so er tingfundur settur um vit fara ella áðrenn vit fara til dagsskránna so skulu vit atkvøða um farloyvi tað er soleiðis at kristin mikkelsen løgtingsmaður hevur sent soljóvandi bræv til løgtnsformannin undirritaði við um farloyvi sambært paragraff trýogtrýss í tingskipanini frá í dag tretivunda mars og at næsti maður á listanum hjá sjálvstýri tekur tekur sat r løgtingið fyrimeg undirritaði tekur sat aftur á løgtingið mánadagin ellivunta apríl tvey túsund og tveyogtjúgu tað er undirskrivaðir khristun mikkelsen og næsti maður á listanu hjá sjálvstýri er jógvan skorheim og hann hevur sent soljóðandi bræv til løgtingið kristin mikkelsen hevur boðað mær frá at hann fer í farleiv komandi vikuna eg vil við hesum boða frá at eg ikki fái møtt sum varalimum komandi vikuna vinarliga heilsan o jógvan skorai og triðjur maður á listanum hjá sjálvstýrinum er teirji vesturgaard og hann hevur eisini sent bræv til løgtingið hótt vyrði ta løgting í samband við at fyrstu valdi løginslimum cristin mikkelsen ferð í farloyvi og at næstvaldi varalimur varðamaður jógvan skoran ber seg undan skal er sum triðju valdi varða hervið boða frá at undirritaði ikki fær tikið sat sum vara mæðr á hesum sinni og latið í tí sessi víðari til næsta varðamalnog fjórði maður á lista sjálvstýrisfloksins er sámal peters grund og hann hevur verið á tingi í hesum valskeiðnum so tað er ikki neyðugt hjá okkum at kanna valbrøvini so eg far at mæla til at vit uttan atkøðugreiðslu samtykkja at sámalpter grund kann taka sati fyri kristin mikkelsen í hesi tíðarskeið tað er samtykt so kann sámal ptergrund taka satið ger so væl so fara vit til dagsskránna í dag og tað er bara eitt mál á skránni í dag tað er aðalorðaskifti um frágreiðing um um løgtingslóg um sjófeingi og vit skulu biðja um framsøgufólk tí sambandi fyri fólkaflokkinum er tað jacobvestergaard fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldið høgni hoydal fyri fyri miðflokkin er tað billiustinussen og fyri framsókn ruttvang og so fær fyrsti framsøgumaðurin orðið og tað erjaob

takk fyri harra formaður orsaka eg gloymdi at siga at sánváb petdi grund hevur eisini biðið um

takk fyri harra formaður øokur viðgera í dag fiskivinnuna frágreiðing til løgtingslóg um sjólfeingi sum skal verða afturvendandi á hvørjum ári har mann gjøgnumgangur tað sum er hent í fiskivinnuni kann man siga farna farna tíðarskeiðið tað vil siga frá hesari tíðini í fjør til hesa tíðina í ár eg skali gjøgnumganga frágreiðingina og gera viðmerkingar til til tey ymisku punktini í tann muntíðin loyvi tí tað soleiðis at tann nýggja lógin um sjálfeingið nú hevur verið í gildi er gott tvey ár okur beinanves hendan samgongan kom til so gjørdu okur eina ja eina nýggja lóg um sjófeingi sum setti ørvírsuni og eftir míni tykki betri karmar fyri fiskivinnuna og tá ið mann broyti tingini so gongur ein tíð ein skiftistíð áðrenn øll viðurskifti koma upp á pláss og nú fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu er so tann skiftistíðin burtur har ið ásetingarnir um at øll rættindir ella ja meginpartin av rættindunum skulu leggjast á skip hog tað er tað er so tann taðn síðsta tað síðsta sumsum er hent við við at fáa ta ta nýggju lógina implementeraða tað er okkurt okkurt eftir tað er tey longtíðartindini ella tað sum varð selt á uppboðssølu fyri við átta ára rættindum sum seinni verður gjørt tilvarandi rættindir og so er tað okkurt av útlutaðum kvotum sum sum so kann kann gerast tilvarandi rættindur og kemur inn undir vanligu

men tað við veiðiloyvim veiðiloyvi sum gevur atgongd til til at fiska tað er sett í gildi nú soleiðis at øll ja øll rættindir skula verða løgd á á skip og tann tann prosessin hevur tann prosessin hevur gingið rímiliga gott tað verður nakrar nakrar ivaspurningar fram móti ársskiftunum men tað haldi er greitt soleiðis ati tann tann skipanin er er fingin at virka soleiðis at rættingini eru knýtt at veiðiloyvinum og tað er so ein treyt fyri at tú kanst brúka tíni rættindur og tað er eisini ein treyt fyri at tú kann handla og fáa útskriva tíni rættindur og kvotur at tú hevur knýtt av tínum skipi

so tað er tað er tann atgongdin og belettunman hevur til at firka fiskidagarskipanin í førføroyskum sjógvi so hevur mann hevur mann farin frá tí árliga afturvendandi at løgtingið sum hevur setir fiskidagar men at landsstýrismaðurin sum í kunngerð lýsir hvørjir fiskidagar skul verða galdandi fyri heimaflotan og tað er so gjørt í útgangsstøði í eini umsitingarætlan sum sum so er sett í gildi og sum allir partar eru samdir um at brúka fyri at hava ein burðardyggan fiskiskap eftir eftir eftir teimum bottfiskar sløguni sum eru í føroyskum sjógvi og tað er tað er ein skipan sum faktiskt komin komin væl við hon ger ikki ógvuslig útsving í áseting áv dagatali og hon hon ger jú tað at okur fáa góðkent okra fiskiskap sum burðardyggan m c góðkendan og tað haldi ag mann hevur sett týðiligt aftur í fiskaprísinum serliga prísurin á á hýsi hevur verið rættiliga góður og tað haldi eg kann tað kann tilskrivast tí ati at okur okur hava innført eina sum er góðkend av av havstovuni og góðkenningin frá aisis hon er nokk ikki komin enn men tað er ein prosess sum eisini skal í gongd soleiðis at tilráðingin hjá eisis eisini er í tráð við okra umsitingarætlan so tað er øllum førum ein góð ætlan og visti er so loypi eg lítist sindur longur sindur aftur í í frágreiðingina tá mann nú tosar um bótnfiskasløgini undir føroyum so er tað soleiðis ati bótnfiskurin í føroyum er ikki í góðum góðum standi má siga stovnarin er ikki væl fyri stovnurin á at torskið eri ikki væl fyri hýsanin er eitt sindur sindur frægari tað sær itt sindur sett eitt sindur frgari út meðan mann sigur ati upsin uppsastovnurin framvegis er í er væl fyri hóast

ikki verið góður fiskiskapur eftir eftir eftir upsa seinastu tíðina ella seinastu árini tó hevur tað verið hampiligt nú hesa hesa tíðina og tað kanska ber boð um at tað kanska fer at bragda aftur við fiskiskapinum trolfiskiskapi við skiljirist tað hevur leingi verið eitt ynski frá vinnuni teimum sum serlja parsólar frótarnum í føroyum at sleppa inn á leiðir sum hava verið stongdar ung fisk við at brúka skiljiriskt og tí var eitt arbeiðisett í gongd í fjør har mann royndi at finna útav hvussu mann skuldi skipa hesi viðurskifti

haldi eg sátt í semju so skipaði mann tað soleiðis at mann samstundis sum mann innførdi skuldi brúka skiljirist so opnaði mann nøkur økir fyri at geva betri atgongd til fiskiskap meni eftirfylgjandi hevur mann nokk ásannað tað at tað hevur ikki gingið akkurát sum mann hevur ætlan okkurt av økjunum var kanska í so smalt enn geil norðanfyri har mann skuldi trola frá eystara vesturum var í hisum smøl og at skiljulistin kanska skilti fór gott soleiðis at fiskur sum ikki var undirmálsfiskur fór út mann fekk hann ikki í troli so hevur diskussjiónin verið og har hevur landsstýrismaðurin eisini verið inn yvir diskussiónin um hvat er ein hvat er smáfiskur hvat er henn ein undirmálsfiskur í føroyum hví skarhan hví mann ikki brúkar mann ikki somu meskavík sum mann brúkar í londunum kring okur og hví hava okur øðrvísi mát fyri annað øðrvísi mát fyri í minsta mát enn enn mann hevur í í londunum kring okur tá tað kanska ein partur av ussastovnum er ein um sami stovnur tann didiskussiónin koyrir koyrir enn men mær vitandi so so arbeiðir landsstýrismaðurn við onkrum av hesum tingunum fyri at fáa teyrættar tilaftur soleiðis at hetta skal fara ati at virka t at virkaat virka betur

frágreiðingin greiðir eisini frá at ein partur av tí sum er er selt ella varðselt tá uppboðssølu undir undanfarna samgongu er lagt um til til egin rættindir hjá teimum sum keyptu kodurnar tá meðan ella tað er trý ára rættindini meðan áttaárarættindini sjálvandi tað er ikki gingin so nógv tíð enn at tað er ikki umlagt enn og ein talva yvir hvussu hvussu stórur parturin taðer og tað er ja ein lutfassliga lutfassliga lítil partur menningarkvotur og kotur til vinnuligar royndir o verkætlanir menningarkvodurnar vóru jú soleiðis í tí nýggju lóggávuni har bleiv har bleiv jú ásett ati har bleiv jú ásett at mann landsstýrismaðurin í loyvistíðarskeiðnum kundi taka støðu til at leggja kodurnar um til varandi rættindumi sma helt at hetta virksemið var skilagott og burðardygt burðardygdr sovorðut útvarnorð men at tað var skilagóður rakstur í tí og tað evur tað er so ja ein stórur partur av teimum kvoduni ell á meginpartinum tí bleiv lagt um í loyvistíðarskeiðinum so tað eru rættindur sum nú eru varandi ella tálvara rættindum sum alt annað sum tey sum tá fingu menningarkvotur sum hava okunna gagnnýta okur høvdu eina tilgongd við okur høvdu eina tilgongd við at útluta kvodur til vinnuligar royndir og verkætlanir og ítøkilig skipakeyp og í ískoytiskvotur og tað bleiv ein ein g rímiliga long tilgongd og tað vóru onkrar lógarbroytingar í tinginum eisini fyri at nágreina tað sum mann veruliga vildi við við teimum við teimum kvotunum og tað eru blivið so útlutaðar síðsta heyst og tað var nakað av nakað av orðaorðaskifti um tað og her er talvur her er talvur í sum vísa hvør fekk hvør fekk hvat og og hvussu stórar nøgdirnar vóru tað tað er so einávís tað koyrir sjálvandi han diskussiónum tað framvegis o ein kanningarstjóri er settur at kanna embatsna hja undirritaða í mun til til ta til ta tilgongdina so vukur síggja hvussu hvussu tað verður til til ta tíð ø sjálvandi haldi eg at að vgjørt soleiðis sum tað soleiðis sum tað skuldi og og at tað bleivu brúkt teytær grundgevingar sum sum skuldi í mun til tær kvoturnar ein partur av hesun her bleiv eisini bleiv eisini brúkt til til ískoytiskvotur til verandi flota og hever ein talv yvir hvussu tær ískoytiskvoturnar eru fordeildar tað ver ongantíð meiningin at ískoytiskvotur skulu endurmetast endurmetast á hvørjum ári og tí er lógarbroyting í tinginum sum kann geratar hesar her ískoytiskvoturnar onkursvegna kunnu viðgerast sum aðrar og og vanligar vanligar kvotur tíðin gongur øiliga skjótt eg skal viðgera eitt lítis sindur av tí sum hevur við

onnur lond ella selja tað sum hevur við makrel svartkjaft og sildatgera okur eftir stríð gjørdu okur eina makrelavtalu aftur í tvey túsund og fjúrtan og tá makrelavtalan bleiv so endurnýggjan inntil bretland fór burturúr es og bretland hevði eina aðra tilgongd um atgongd makrelavtalan innibar ati okur eisini kundu fiska ein part av okara makreli í agasjógvi sum tá ið bretlond fór út í bretskum sjógvi men bretland hevð ein heilt aðra tilgongd til tann spurningin enn tað sum var í makrelavtaluni og tí bar ikki til hjá okur at halda áfram við tí avtaluni og tí settu okur í fjør eina eina eina størri størri kvotu enn tað sum távarandi semjan vísti okur samskifti rættiliga nógv í noreg um teirra støðu og okur settu eina kvodu sum svaraði lutfalsliga til tann norsku kvoduna og okur fingu eina fína avtalu íg lgur norðra faktiskt ar okur fingu atgongd a fiska ein part av ein stóran rímiliga stóran part av makreli í í norðskum í norðskum sjógvi talvurnar her vísa so hvussu fordeilingin hevur verið tað er rímiliga nógv av makrel fisk í føroyskum sjógvi men eisini kundu okur gera nyttu av at fáa atgongdina til norskan sjógv okur vónað sjálvandi ati tað ber til at kunna fiska makrel eisini burðardygt okur síggja jú á tí sum framgongur av hesum tilfarinum í frágreiðingini at mafiskaral for nógv og at stovnarnir av stovnurin av makreliur undir trýsti so okur skuldu helst fingið ein avtalju í lag áðrenn áðrenn stovnurin á makrel bleiv fiskaður for langt niður viðviðvíkjandi ivíkjandi sildini so hevur hevur mann ikki megnað at nærkast eini samráðing ela eini semju enn yvirøvur áðrenn var tað es sum var partur saman við okur íslandi norðeg úr usslandi egveit kkum eg havigloymt nakran men tá ið so bretland ferð es so dettur es út sum strandaland í í sild og bretland kemur inn í staðin men tað hevur heldur ikki eygnast at fáa nakrar nakrar samráðingar í gongd um at fáa skipað vðskipaviðurskiftini ordiliga við við silda við sildini men tað er kanska eitt sindur øðrvísin ír sildini mann sigur at tvey túsund og sekstan árgangurin hevur verið rímiliga góður og kemur inn í fiskiskapin út tí heldur nøkulunda nøkulundastand men aftaná tvey túsund og sekstan heldur mann ikki at tað er nakar serlig tilgongd verið so tað kann vera løtuvinningur men tá tað kemur til pilagisku stovnarnir so eru øgiliga stórir spigningar og ein góður árgangur kann halda halda halda stovninum í eina rúmatíð svartskjafturin er undúr stórum trýsti og og og tíer kvotuna minkaðir á svartskjaftið nógv komandi árini neið undanfarin árini og mann roknar við at tað heldur fer niður framvegis men tað er onkur árgangur sum mann metur er hampiliga hampiliga góðum standi soleiðis at mann kanska fer stabiliserar fiskiskapin nøkur lunda har sum mann er nú men tað vil so tað vil so tíðin vísa tað er tað sama við svartskaftinim har heldur ikki borið til at finna semju millum millum strandalondini og tað røkist nokk heldur ikki fyri ati nøkur semja er í eyðsjón men alt annáð líka stovnarnir eru úndir trýsti so eg vóni at tað skjótt ber til hjá pørtunum at ásanna at okur mugu hava skipaðiar viðurskiftir okur mugu kunna gagnnýtasa stovnarnir mest møguligan mun og tað inniber so at okur gera avtalur men eisini at okur kann man siga avtala atgongd hvør hjá øðrum soleiðis at okur kunnu fiska fiskin tá ið hann er hevur mest virðið og tað hevur so ikki borið ordiliga til undanfarin ár men vónandi sjálvandi ber tað til framyvur tíðin gongur skjótt harra formaður hhetta var tað eg hevði takk fyri rennur avstað so er tað nakrar
viðmerkingar fyrst er tað jakum mikkelsen ger so væl harra formaður jakovestekar kom væl runt um í hesari frágreiðingini áhugaverdi frágreiðingini frá odna skoli landsstýrismanni sum annars hevur klárað seg sera væl hesa tíðina nr siti og komið við nógvum góðum tingum ikki minst tað at hann hevur nú opnað føroyabanka aftur fyri vinnuliga fiskiskapi og fleiri onnur ting afturat tann parturin sum sum handlar hvørjar ætlanir landstýrismaðuin hevur hyggja at fremja er stak áhugaverd men har er eitt ting sum mær ikki dá mær og tað er tað at mann tosar um atlandið gevur kvotur til feløg sum kunnu brúka pengarnar til at keypa skip fyrr tað er nakað sum kom eg komi inn undir hesari samgonguna sum vit sita í og tað líkist visti mann kann siga tað akkuá sum her svartast á ongum tað líkist ongum at mann útlutar kvotur til feløg sum kunnu keypa skip fyri fyri kvoturnar tað hanga ikki saman í mínum høvdi tað eiga vit at sleppa okkum burtur úr so skjótt sum
yvirhøvur ber til takk fyri
so er ta jacobvestergaard takk fyri harra formaður tað er nú soleiðis at tá ið lóggávan sum nú er galdandi fór í tingi so hendi forskerligu ting í tinginum fyri at fáa lóggávuna ígjøgnum og tað sum eviður við alt tað við ískoytiskvotun kvotur til vinnuligar royndir verkætlanir og ítøkiligt askipakeyp tað var ein partur av kabaluni fyri at fáa alt at ganga upp og so kann mann vera ósamdur ela samdur um tað er ein góð skipan illa ikki men tað er so framt soleiðis sum lógin hevur ásett að skal fremjast og so er tað kann mann siga yvirstaði og tí er ikki meira í her til til tann partin til ítøkiligtskip

so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking ger suvæl harra formaður eg skal nokk koma aftur til teir meira prinsipielu spurningarnur men eg fari at spyrja jakovestegaard tveir spurningar annar er hetta tosað um at nú eru fiskirættindini knýtt at stálinum altso á ávís veiguloyvi eg spurdi landstýrismannirnir fyri umnn kundi greiða mær frá hvussu hesi fiskifiskirættindi eru býtt út á skipini veit jakod vestegaad tað at siga hvørji rættindi eru sett út á hvørt skip og er ta ikki so at teir kunnu eisini bara leiga tað út fyri fyri eitt ár til hvønn annan so er tað nakar munur og hitt er semjan um um ta burðardyggu umsitingina sum eg vór g glaður fyri at vit fingu men nú e mann longu undirmendera hana tí at mannhevr flutt fiskidagar úr bølki fýra upp bólk trý nú gevu man nýggjar dagar á føroyabanka og tað undirminderar ta semjuna sum var ein treyt altso at man ikki fór aftur at býta ímillum bólkarnar at bólkarn
teir høvdur høvdu rættintil sítt tilfeingi
vestigaard arr formaður okur royndi at rætta nakrar feilir sum eg helt at undanfarni landsstýrismaðurin høgni hoydal hevði gjørt við at loyva bátin í bólki fýra at brúka dagar í bólki trý har koma heilt skip inn sum brúkti dagarbólki trý og mann kundi ikki við lógarbroyting taka grundarlagið undan tí t skipinum og tí bleivu nakrar ásetingar gjørdar tí viðvíkjandi men tað bleiv ikki mett at tað órógvaði umsitingarætlanini sum so tað er í øllum førum orð frá havstovuni tað at tað at rættindini skulu leggjast á skip tað er í øllum førum tað var í øllum førum eitt eit eitt kravt itt ynski frá fleiri ikki minst frá manningafeløgunum og hevur tú nøkur rættindurso hevur tú øllm skalt tú brúka tey so verur tú noyddur at hava í skip ella atgongdtil ait skip fyri at kunna gera nakað við rættindini yvirhøvur hin skipanin rættindavar skipanum hon hon heimlaði jú at tú kundi brúka tírn rættindur uttan í heila takið at hava nakað skipað í sykti yvirhøvur altu
takk fyri
ja so er ta jóhannes joensen gersuvæl hara formaður ja nú snakkar vit nógva um veiðuna sjálvar men tá tað kemur til søluna so so verður meir meir í dagkravt íav keyparun at ver mcgóðkenning hugsa um hvussu nógv fiskasløg vit hava nú fleiri fiskasløg sum hevu góðkend men hevði mann nakrar ætlanir um ella nakrar mál fyri at fáa allar allan fiskastovnir sum vit illa allan fiskin sum vil fiska mc góðkennas so vit fáa besta prís veit landstýrsmaðrin um ella fyrrverandi landstursmaðurin um at mann hevði ei nakað málnøns tað økið ella um tað er nakaðum
bara kemur henná vegin
cvestigord tað sum fiskimálaráðarar royna gangi út frá allur tað er tað at mann hevur ein burðardyggan fiskiskap at mann skipar fiskiskapin eftir teimum ráðgevingum sum eru frá okra fiskifrøðing frá aisis og og tá ið mann ger tað so kunnu feløgini søkja til privata felagsskapin sum eitur mmsc og fáa ta góðkenningina sum eitur mmcgóðkenning tað er ikki nakað sum myndugleikar sum so søkja um tað er nakað sum tey vinnurekandi skipabólkar søkja um trupulleikin sjálvandi við teimum pilagisku stovnunum seld makrel og svartskafti sum øll vóru í mxgóðkend tað er ikkimcgóðkend longur men øll londini eru líkastill í so máta tí eingin hevur nakra crgóðkenning tí mann gagnnýtir ikki teir stovnarnir burðardygt soleiðis sum fiskirøiheldur
er aktu gagnnýtast ja og so er tað billiosin
tá ið vit tosa um at býta um við onnur lond so hevur jakuvestegaard verið í í mongum vasi og tað nýggjasta sum er at tit hava vit hava fingið eina eina avtalu við bretland um at býta um og har er nakað botnfiski í øhvussu sær jakub vestegaard upp á møguleikarnar fyri at mann útbyggir tað at býta um við onnur lond og hvørjir hvørjir møguleikar eru hvat hvat vilja onnur serliga hava frá okkum og hvat hvat vilja vit serliga hava frá øðrum og hvørjir møguleikar liggja í hesum kanska serliga nú vit hava nøkur øgiliga vánalig ár hjá
hjá heimaflotan
ja takfyri hara formaður her eru áhugaverda talvur um hvussu okur býta um víð onnur lond og tíðin loyvti ikki at koma inn á ta diskussiónina tí er tað gott a biljus stinussen spyr okur hava seinnu árini roynt at býta botnsfisk om við uppsjóvafisk fyri onkursvegna at umfordeila til okra flota her í føroyum tann sum kann fiska botn fiska tann sleppur í tokiliga fiskabotsfisk heldur enn at fáa uppsjóvarfisk og tað er ymiskt hvat lond vilja hava fráðkur tosakorin í bretland so eru tað ikki øli interseraður í tað sum okur hava nógv av svartskjafti sild men akkat sum vilja heldur býta botnfisk um í botnsfisk og tað hildu okur eitt sindur undarligt kanska høvdu teir havt brúk fyri atgongd til sild men tí er nokk so ymisk hvat ið londs vildi hava frákur okur hildu eisini okum fáa meira frá grønlandi til grønlandis hevurnum og ein pilagiskan flota tí kundi vr var nemmari at býta um tað hevur gingið hampiligt okur havat fingið nakað afturat men mann roynir alla tíðina øllum førum higartil at fáa býtt botnfisk um við uppsjóvarfisk
takk fyri har var morgun ja takk fyri so var tað næsti
okur viðgera nú eina ferð um ári aftur í ár eina frágreiðing um sjálvfeingi tað er ein har mann er lítur attur upp á árið sum fór og mann hyggur fram á tað sum mann ætlar at fremja í tí komandi árinum fyri mítt viðkomandi so mítt viðkomandi og hjá nógvum her tinginum so er tað sum oftani mest áhugavert ella hevur oftani stóra mann kann siga týdning sum oftani man blaga sjálvt fram til tað er at hyggja eftir hvørjar ætlanir eru eg hyggi at fremja hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin frameftir og fyri at líka fáa seta tað upp móti hvørjum øðrum so so havi eg gjørt mer tann beina at hyggja eftir teimum ætlanum sum tað er ætlanin sum vórðu settar fyri einm ári síðan og ja man skal ikki man blíva klokkur men men soleiðis er tað at taer ætlanir eru oftani vísta seg øllum í hesum førnum eru næstan akkrát tæt somu nógvir v teimum setningunum teimum ætlanum mann ætlaði at gera er simpla kopieraðir frá undanfarnu ári og so er ta bara fluttar til ár í ár ú skal egi siga tað okkurt er broytt komma eru flutt og okkurt orðið er broytt og okkurt nýtti ag komi inn men í tí stóra heila eru ætlanirnir lítið og einki broyttar framtíðarætlanir sum eru fara til komandi ár sum vóru í undanfarna ár

formaður tað sum tað snýr seg um í størsta heila tað er at tað er tað sama sum seinast man ætlarr víðari at fáa flutt tað er tað tað syndrið sum er eftir yvir til eginkvotur út til nøkur fá annars er gott at hoyra fyrrverandi røðara jakubvestegaard at hann at hann hevur fingið so áhuga fyri fiskivinnu aftur tað er ikki langt tí síðan at at fiskimálaráðurnin blakaði frá sær í ótíð eittanstað tað stóra arbeiðið sum lá fyri sf samráðingar við serliga við bretland og aðrastaðni a spennandi øgiligani viktigt arbeiði við føroyar bleiv kastað til viks fyri at mann kundi koma í løgtingi og ávirka eitt lítið mál har sum eittanastað skuldu geva nøkrum børnum nøkur rættindi sum øll okur taka fyri givið í dag men harra formaður hetta her uppskotið her hetta her frágreiðingin vísir at tað er seinasti ela ter fái seinastu hundraðtals milliónirnar av fiskirættindum har greiðir verandi fiskimálarárar frá summi bleivu lagt upp til sum okur øll vita at viðs okul taka tað stóra heila ta stóru virðini sum vóru eftir tey blivu deilda út aftaná sírska tríggjar ella fýrrar dagar aftaná samgongan tók við við tí úrslitið faktiskt sað sum var í sum verksligt við tí úrslitið at føroyska fíggjarlógin hon fór frá einum vaksandi yvirskoti til eitt undrandi undirskot og tann leisturin ella tann planin ætlar mann at halda áfram við mann ætlar at taka enn meira virðir og koyra tey afkasum burtur frá fíggjarlógini og til a og vaðkføddu føroyska borgarar tey seinastu fiskivinnuvirðini blivu givin burtur og sjálvt og sjálvt um okur í dag hava besti úskrligur búskaparligur tíðir nakrantíð í føroyum so blívur landsstýrið við at hava at klára tað ómøguliga tað ómøguliga við at hava eitt undirskot hvørt einasta ár undanfarni fiskimálaráðirð varð so frammi við at vísti á at fyri komandi ár hetta her árið seinasta árið eittanasdað har sum hendan samgongan situr eitt heilt ár vildi tað koma í út við einum lítlum yvirskoti og tað er gott tað er veruliga gott men gundi hjálpt meg harra formaður nú vísir tað seg at undirskotið kemur allíkavæl tátta up í tvey hundrað milliónum tvey hundrað milliónir og hví tað jamen tið tíman byrjaði at fara frá einum yvirskoti upp á fimm hundrað milliónir gevur virðir út afturat aftur sir sirka fimm hundrað milliónir sum koma í kassan tann kassan hjognum øllum og so hevur mann aftur undirskot øll hesu árini tí er tað altíð vísr tað seg tá mann hevur hesa samansetingina í løgtinginum tað hevur mann veruligani tað er veruligan ein dystur ein kampur at koma fyrri seg aftur sum onnur samgonga aftur at beginna at samla pengar inn men tað er einki nýtt hetta er tað verið hetta søgu søgan talar og tað er tíverri soleiðis men harra formaður tað sum er við tað sum eg haldi sjálvur er eitt sindur keðiligt og syrgiligt taðer tað at hetta er eittannas ein avvikling sum undanfarni landstýrismaður byrjaði uppá byrjaði men tann vvitlingin sjovondi hon steðgaði eitt sindur upp tá ið landsstýrismaðurin legði frá sær men so eitannaðstað so veit mann at so kemur hannýggjur landsstýrismaðurin til tiðer kanska nýggj vón birtust kanska vildi onkur annar landsstýrismaður e landsstýriskvinna fara at hava eina øðrvísi nýhugsan kanska tað sum hon kann snakka um menning av fiskivinnuvørum krav um at brúka ordilig krøv um at brúka og gagnnýta sum tey siga at brúka veruliga allan fiskin í føroyum og har sum mann hevur sagt at flyta seg frá ráðvøru útflutningslandi til eina matvøru útflutningstjóð tað er tað sum hann hugsar og tað bleiv leitað allastaðnis ella øllu førð en allastaðni í klaksvík er tann nýggja landstýrismannin og sjálvar sum eg sjálvur var eitt sindur keddur av ikki tí eg haldi kur har var sigran skilagóðan mann í landsaras sessinum í dag so var so setti nógv nøsina ímóti at beini ohannesen fór at fáa fór at fáa sessin hann er ungur hann er toppskaðrar fólkaflokkinum hann hevur allar førleikar hann hevur altso hann er voksin upp við sum hin síða einum tosti í hondini heilasti lív og veit hvat fiskivinnan snýr seg um mentað vildi verið ovspiltur ogalt tað sum har eg hoyrdi við til

men sum sagt eingin kundi brúkast men mann so funni ein dugnuligan vinnuhivsmann eingin ivi um tað ein ein ein veruligai dugnaligan royndan vinnulívsmann eingin ivi um tað og tað er eisini áhugavert men tað sum tað vísir seg ópinvart at eg veit ikki um tað var tað at sjálvandi leitari mann eftir einum undangongumann einum avloysari til undanfarna men mann roynir akkurát sum at koyri tað eitt sindur víðari at atat kanska ikki var tað tað framskygda tað nýggja sum hann hugdaði og leitaði eftir harra formaður sum veruliga kanska skuldi flyta líka fáa øll samlagi her á tingi hvat vildu mann vit í føroysku fiskivinu hvussu nógv fer mann so aftur til tað føroyska samfelagið sum yvirhøvur møguligt men í staðin fyri so víska tað sum um at mann leitari eftir einum sokallaðum koradur altso ein koradur er ein bústjóri kallað mann tag innanfyri tá ið mann roynir at at felag fara í heysin og royni mann at finna tey síðstu verðini og soroyni mann at fáa tað fyri virðini sum yvirhøvur møguligt og tað er eittanasta at avvikla tað síðsta sum eg tí eg haldi øll eri samd um tað eru ikki so nógv eftir at arbeiða við úti í fiskimálaráðnum altso tað skuldi ikki undrað meg at at nøkur ár so er fiskimállaráðið en partur av fíggjarmálaráðnum ella onkrum øðrum tí at tað sum er eg fari út til tey sum skula har sum siga tað har sum tað eru best øll tann føroyska fiskatilfeingin skal liggja úti hjá teimum sum duga betur at stýra og opin mar sigur mær so samstundis at tey sum sita í fiskimállaráðnum ikki duga at stýra eg veit ikki men mann sigur í øllu førum tað skal ikki liggja í fiskimánlanum tað skal

einasti munurin í hesum tat syrgiliga førunum kann mann siga at vanliga tá ein bústaðerð er úti atit roynir at fáa so nógv virðir inn sum møguligt til til felagið í hesum førum í følagi tað føroyska samfelagið men taðer ikki í hesum førunum her skal tað latast út og so skal mann krossa fingrar at mann fer inn n rúgvu

formaður tað sum gongur aftur í hesum her tíverri eisini í tí undanfarnu frágreingfrágreiðingini faktiskt næstan næstan orðarætt tað er tað at tað tað sum er eftir tað sum er úti í tey koyrt út til ískoytiskvotur tað til dømis tað sum jaku mikkasen vísir á ískoytiskvotur til íítøkiligt skipakeyp og ískoytiskvotur til at styrkja um verandi grundarlag altso verandi kvotogrundarlag innan fyribelagiskan fisk trupulleikin er í heimaflotan í botnhúskinum tað er har trupulleikin er tann heilt stóri tað er eingin ivi um tað at sum at tí kann mann siga harra formaður altso hví blíva tykur við eittanastað hví blíva tykur við við at pumpa pengar inn í tann allarsterkasta partin av flotanum tann allarsterkasta partin av flotanum feløg og bankar teir rópa pær skó tú skalt betala at tú tú hevurt nógvar pengar inni altso tað er ikki pláss fyri pengunum í dag tað flýtur yvir allastaðni ta víski tað flýtur yvir av hesum her men samgongan vil blíva við at mjólka tey seinastu virðini og krostaði tey inn í tann lítla øgiliga væl bjargaða partin av flotanum í dag altso bara tann væl væl bjargaða samstundis samstundis sum mann ger tað hvat ger mann so so geur mann einki fyri at heimaflotin spakuliga bleiður út flakavirkin ger tað sama millum tvey túsund og tvey túsund og fimm hundrað skal eg siga tvey túsund og tvey túsund og fimm hundrað fólk føroyingar sum tey allarflestu tjena minsti løn minsti tímaløn og minstlønubara bátin men sum halda lív í heimaflotanum sum halda lív í flakavirkin í føroyum á landi eisini og minst til tað hesi fólkini brúka at koyra eguliga etiliga einasta krónur í føroyum hvør egili i til einasta króna kemur aftur til føroyska í tann føroyska kassan har er eingin ætlan tað er eingin við sjón fyri at bjarga ella hjálpa hesum partinm av fiskivinnuni í føroyum tað er eitt stórt skríggjandi null loysn sum okur síggja og tað eri eg keddur av harmur av at ikki nýggir landstýrismannir hugdu a lofta tí elikki hevur lofta tí tí vistr tú hyggur eftir teimum ætlan um hann ætlar at fremja her tað verður ikki nevnt táskur hýsa upp seg nakrastaðnis tað verður ikki nevnt flakavirki tað verða ikki nevnt heimaflotum skal hetta a dyttahin einki mann plagar at siga í øllum samfelagnum sum okur samanberakum við hvønn eg tað mann skal hjálpa skal mann hjálpa teimum allarallarsterkasta samfelagnum ella teimum allar allarveikastu hvørjum skal mann hjálpa hvørjum plagar mann at siga mnn skal hjálpa mann skal samanbera samfelag við tey veikastu í samfelagnum ikki tey allarsterkastu okur eru øll samd um at tað er gott at tokur hava eina sterkan uppossjóvarflota og so víðari men tað er fínt men at blíva við at pumpa og krósta peningur høvdi áv teimum samstundis sum mann vendir tað blinda eyga til og sigur veitst tú hvat kanska bara steðgar heimaflotin upp kanska lata uppá flagavirkini eftir og møguliga gera eingin nakað burturúr at tvey túsund fólk møguliga mess arbeiði ogu kunnu ikki gloyma taðat hað eru hundraðtals ár og nokk teim virkinum og og heimaflotaførunum sum eru í gongd í dag tey hava verið í gongd í tretivu fjøruti ár hálvtrýss

fyri at halda fast í tí hesi síðstu virðini sum mann ætlaði at líka koyra út aftur altso tað hevði verið altso eg hevði tiki undir við tí sjálvt um han kanska ikki gevur meining altso hví tak tey virðini og hvat hvat ferslufyri verðini gev heimaflotanum øll verðini gev flakavirkin øll verðini lað tey so selja hetta til heg seg at rúka seg so tey kunna eitt annaðstað tað man ikki ynskir mann sjálvur at at slandsstýrið ikki sjálvskalað peninginum hví tekur mann so ikki bara gevar teimapengarnar som kunna styrkja heimaflotan sjálvu tey kunna styrkja tey kunna styrkja flakavirkini líva sterk og so kann mann kunna uppiskja iskipini allíkavæl at fáa fáa hendrað teimum og fiska tasi og tjena pengar upp á tað eisini í staðin sumhann tekur alt til eitt lítið stað sum hann sigur mann leggur øll eggi eitt reiður og so letur mær restina atstanda til

harra formaður tað eri nú skal eg líka eg veit ikkum hann er kanska ísi neiligur men tað er tað eru nøkur smáting mann roynir at gera sum sum mann ikki hevur sæð so nógv fyrr mentúg heur snakkað um tað eg haldi er fínt at mann prøvar at gera vinnuliga royndir ella vinnuligvinnuligi vinveruliga vinnuliga fisk at byggja foyoyabanka aftur líka mikið hvusu man skiparan tað finnur landstýrsmaðin útav tað haldi er fínt og so eitt las so las eg eisini eitt ting í her sum var so las seg um eitt at mann hevur gjørt eitt vakstrarforðum eitt vakstrarforðum harra formaður og tað var tá eg sá tá orðið og vakstrarforður um eg hevði gjørt eini bókling sum eitur havið og framtíðin og eg haldi at veruliga mann manglar í føroyum at mann brúkaran parta av hasum pengunum til fiskivinnu gransking og sovíðari hasin ikki mangl bara leta til tey privatu men har sum landið eittannasstað leggur linjuna at tað skal gerast at skal brúka pengar upp á tað millum annað bleiv hann partur av tí uppboðssøluni sum beiv seld í seinastu setur har skungdi hann partur brúkast til tað tíverri bleiv har sum hann skuldi gera nakar fiskivinnugranskingarstovnar í føroyum e tað bleiv men lav tað fara men hesin her hesin her bólkurin her vaksrarforður um og hevur so skrivað eitt bókling sum eitur havið og framtíðin

har verður lagt upp til at tað skal leggjast nógv meira saman enn tað gera í tag og tað skal ikki betala serskattur tí ella tekur mæn tína mykkin úr altso nógv meira saman okur tað vera færri men nógv størri eg veit ikki hvussu øgiliga gott tað er vist tað eru bara tvey eftir men aðsm tað sum veruliga leyp í eyguni á mær nú tonkti eg at nú fór mann út nú fann mann tey fremstu innan fyri sum menna fiskavørur í føroyum tay sum fiskafiskón tay sum hava verið í vinnunig í nógv ár reiðarir skipar og flakakvinnur øll sum eru granskingarforðurum át korju einstakum harra formaður kann eg lesa nøkur fáupp sum eru í rakstrarforróminum og eg kann líka siga at eg tori at siga eingin av at hanun veit nakað sum helst sum fiskivinn yvirhøvur ja tað er sum tað er tjúgu skoti eftir løgmaður bárastein nielsen unu rasmussen landsstýrismaður jenus arana landstýrismaður magnuss rasmussen landstýrismaður ikki fiskimálaráð harrin hata bar ikki við og so sjálvandi hava okur nevndarformannum bakkafrost hann skal við og so nøkur kommunufelagi er við starvsmannafelagið við men hvussu í himmalska navnið kann mann gera eina framtíðar aftan um havið og framtíðin har sum eingin hevur nakað á fiskiin at gera yvirhøvur einki men harra formaður tíðin er farin sum sagt og vónandi fær fer mann norðreg aftur til onkurt smáttaríur men sum heild eri eg eg eri øgiliga keddur av at landstýrsmannin ikki hevur lortað tí partinum av flotan av av fiskivinnu í føroyum sum hevur tað svárast eg vóni at han kemur og sigur atirhann feilur frá mína síðu eg komi upp og eg fari at gera nakað við tað
takk fyri at fáa mær ja so eru tað nakrar viðmerkingar
fyrst er ta høgni hoydal ger suvælja harra formaður bjarni hammer haldi lýsti væl karvit kan vit standa í føroyskum fiskivinupolitikki ídag um vit hevu a kunna kalla tað tað tí tað er jú so at siga lagt burtur frá løgtinginum nú til heilt aðrar valdshavar í samfelagnum at avat avgera tað men so kom hann inn á spurningin umum at fíggja og undirskotið hjá fíggjarlógini og tað er tað eg eri púra samdur bjarni hammer tað er løgið at tað yvirhøvur ikki fær ans at tað fyrsta henda samgongan gjørdi var jú at geva ein stóran skattalátta til tey stóru reiðaríini sum altso var upp á tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir um árið meðan mann framvegis tosar um undirskotið á fíggjarlógini og hvussu ringt er at finna fígging til hetta á hattar tað var tað teir gjørdu og tað haldi eg bat man skal siga opið tí at mær tykist at føroysk fiskipolitikkurin snýr seg um at tosa nakað heilt anað en tað sum veruliga fer fram men tahatta er ein av orsøkunum til at hendan samgongan sjálvandi framleiðir undirskot hvønn ainastan dag tað fara tey altíð at gera tí tað er ikki
áhugaðe í at landsskaðlaga undirskot nei yvirskot
ja takk fyri takk fyri harra formaður einaferð stóð ein ein ein tingvinn ir segði her og snakkaði i fiskivinnu at tað snýr seg ikki bara um fisk tað snýr seg eisini um onnur ting tað snýr seg eisini tað sum fiskivinnan kann geva til tað føroyska samfelagið soleiðið okur kunna hava tað vælferðar samfelagið sum okur hava í dag tí vissu teir tyngstu herararnir ikki bera tær tyngstu elessini jamen so hava okur ikki að samfelag sum okur hava í dag sum sum øll øll øll reypa okkum av runt allastaðni øll kunna fáa skúlagongd øll kunna fáa at farað at læra øll fáa arbeiði og so víðari og har sum tann sum eg hevur kanska tey ringastu korini kann røkka tæir tehægstu tindarnar næstan líka lætt sum onkur annar tí er tað eisini eitt sindur keðiligt at visti mann tekur blivur við at taka hundrað tals milliónir beinleiðis út úr landskassanum altso vit vilja visti kia tað er ikki nakað loynar at øll vita av tí jam sjálvandi kemur tað merkjast onkrasens sogtað hevur so merkt tað at tey allarallarbestu búskaparligu gongdini í føroyu
blíva við við at hava kempi kempi yvirskot ónskot
ja takk fyri har formaður ja nú verður nevnt í sær her frágreiðingini at sum nakað nýtt so fer mann útlutan mann ískoytiskvotur til sum mann kann keypa skip fyri og vit vita at upprunaliga tað vóru jú nakrir aktørar sum søktu um ískoytiskvotu og umsitingin hevði gjørt eitt tilmæli um hvørt skuldi fáa men tann landsstýrismaðurin hann valdi so ikki at fylgja tíð tilmælinum eg veitki hvat um bjarni hammer veit hvørjir kriterium vigaðu meir enn tey hjá umsitingini og um hvat hann heldur um eitt her við at nú skulu ískoytiskvoturnar brúka

bjarnar mær ja tað sum ja eg veit ikki undirfarin landsstýrismaður nevndi nøkur ting í áðni millum annað har sum hann fekk eina áfinning frá frá jakob mikkelsen at tað lýktist færtast á ongum segði jakob mikkelsen men men undirfarin landsstýrismaður haldi eg var nátt so greiður hann segði at at tilmælini hevur havað einki at siga ella hann skreiði nú skal eg ikki legja eina orð í munninum men at tað eru politiskar semjur um at onkur skuldi hava ískoyndiskvodu hevur skuldi hava kvotur til ítøkil og skipakeyp og tí skuldi hesi hava og tað er kanska soleiðis mann hevur fingið semju tíverri hevur fingið semju um fyrstvinnulógaðum í føroyum sum er høvuðsvinnum í føroyum tað vísir seg at tað hevur verið ein partur av einari politiskari avtalu sum gott nokk hevur kostað samfelagnum millión nógvar tíggju tals milliónir men tað ringasta á øllum kann mann siga at tað er eisini nøkur sum hava mist eina forførda rúgvu sum ætlanasta vóru tilnevnd til at fáa hesar her ískoytskvoturnar men soleiðis er alt so so merkiligt og undirnarsamt

so fær jørgunniclasen eina viðmerkingja hara formaður eitt sindur spesiell røða vitgjørdi ikki so nógv fiskivinnu men men tað var løgið at hoyra frá eini javnaðartingmanni at at javnaðarflokkurin vild einki hava fólkaflokkinum at gera men so brúkti hann stóran part av taluni javnaðarmaðurinum um hvør skal vera landsstýrismaðuri hjá fólkaflokkinum altso taluna gjarna bestemma man ikki samstarv men so sigur hann altso eg var samdur við ann at beini johannesen er ótrúliga dugnaligan framtíðar politikari og so snakkaði hann um at at kvalifikatiónin var at hann var uppvaksin við einum toski men eg veit ikki hhvar hv hvørjum hann er uppvaksin saman við hvørjum toskum og hvar veit ein av teimum endaði so sum formaður í javnaðarflokkinum men men harra formaður eg eg vil siga upp á tann mátan tá mann tosar um úrslitið av fíggjarlógini eg avleveraða rokniskap roknisskapurin fyri landskassan í fjør er yvir hundrað og trýss milliónir í avlopin eg avliverað eitt fíggjarlógaruppskot sum hevði yvirskot men í løgtinginum brúkti mann nakað meir eg vil rætta eina hond út viss javnaðarflokkurin vil siga
bjarna hamar
kunna løgtingið um at hann aliverar eitt yvirskot fjøruti milliónir men samstundis komuð tá hálvtrýss eykajáttanirnir beltandis miðan løgtingið beint aftaná sum gera tðk hva dundrandi umskot og hann eigur so ikki hann hevur sjálvandi hann er umskiltathann er ikki har fíggjarlógun meir men har kann eg so siga tað at í øllum førum eitt ár av teimum fýra sum tey verða sitandi var tað ikki hansaraskyld av av átta at tað var dundrandi unnirskot hvørt einasta ár men eg eri samdur við harsum manni nevnur beinur johannesen sum ein skilagóðan mann við toskiim og har sum mann vísir á at í hasari familjuni eru fólk so skilagóð at okur hava fingið ein ein formenn in í fok sum ót í javnaðarflokkinum sum hevur bestu undirtøkur kanska nakrantíð í føroyum so tað eru men mn men men tað ringasta øllin tey diiteriini burdu vegað nógv tá ið mann hevur bróðursonin sitandi í fólkaflokkinum sum toskoyrara so burdi mann sagt her er nakað ma summan hav satsa uppá men gud hjálpir meg blivin a skógva til at veksa
tíverri ja men takk fyri formaður takk fyri tað er annars frágreiðing um løpsla um sjófeingi sum er til viðgerð men nú verður tingfundur niðurlagdur eina løtu og tikin upp aftur klokkan fjúrtan fimmufjøruti trýss góðrar til trý tingfundurin er uppafturtikin og vit fara at halda fram við aðalorðaskiftina um løgtingslógin um sjófeingi og nú fær edva
útvegar sirka fimm seksoghálvfems prosent av tí sum føroya land livir av og tað sum er tað er tað tað er ein ein frágreiðing sum kemur út á hvørjum ári og um og hon sigur hvat er her í gongd hvat er broytt og hvat landsstýrismaðurin hevur í kanska at hyggja og hvat mann hyggur fram eftir hvat mann hevr hug at arbeiða hendan nýggja lógin hon kom so í gildi fyrsta januar tað eitt av tað fyrsta sum vit settu okkum fyri tað varð at fáa broytt lóggávuna soleiðis at tann lógin sum við settu í gildi hon kom so í gildi fyrsta januar í tjúgu sum avloysti ta lóggávuna sum tó ikki var so gomul sum hevði verið frammanundan summar av skipanini er so ikki komnar at virka fyrri nú í tveyogtjúgu og har er so aftur onkur ting í lóggávuni sum ikki koma at virka fyri skuldi verið trýogtjúgu men men verða virkað í fýraogtjúgu og tað er tá mann kallar tað sum mann tosar um brúkskyldu og tað eru tað er hon skuldi komað í gildi fyrsta januar í trýogtjúgu men men eru útsett til fyrsta januar fýraogtjúgu og skal takast sum ei partur av lóggávu sum mann fer athyggja upp á í ár so tað er ein líkasum ein partur av lógini sum hann hevi rullað lísindi famman fyri sær kanska tí mann ikki ordiliga hevr verið klárur við teir broytingarnar sum skulu gerast men men brúkskyldan inniber nakað í sambandi við nær mann kann loyva sær at skifta um rættindir og hvussunógv mann skal hava brúkt sjálvur og og ymisk ting sum liggja aftan fyri tað hugtakið við og nú var bjarni hammer inni á í áðni ati at hetta her lóggávan sum vit arbeiða við í løtuni har hevði mann bara flutt okkurt komma bleiv tað sagt líkasum at mann arbeiddi við øgiliga fáum tingum mann hevði fáar visjónir eg sigi eg eg havi ofta havt tað tanntankan tá ið tað kemur til okkara høvuðsvinnu at tað er gott at vit onkrum løtum bara flyta komma tí at tað kann gott vera at ein ein stórur partur av okkara flota kanska serliga eisini eitt nú kanska botnfiskaflotun sum ofta verður sárbarur taðhevur ofta havt stóra týdning fyri hann at landsstýrismaðurin heldur flutt komma enn at seta punktum og og venda alt høvdið tí at tað eru øgiliga stórar broytingar viðhvørt sum kunnu henda innan fyri okkara høvuðsvinnu soleiðis um tað liggur nú so er fleiri og fleiri størri og størri partur lagt um til eginkvotur og mann hevur lagttað sum liggur fyri framman tað er at leggja rakjurnar við svaldbard at leggja tað eisini um til eginkvotur og í fjør bleiv fremjiskapp og grønland eisini veittút sum eginkvota annars er tað verið ein felagskvota felagskvota bitýðir ofta olympis seskarí hvør sleppur skjótast avstað og hvør kann hvør kann líkasum eingin vil bíða inntil ein annar hevur brúkt mítt tilfeingi soleiðis er tað nú eina ferð og vist t er nógv skip so er tað allarbest at mann líkasum hyggur upp á hetta her við við eginkvotum tí tá veitst tú hvat tú hevur og tú veitst hvatið tú hevur at gera gott við og tú kanst sjálvur bestemma nær tú velur at ein túrur passar best fyri teg illa a tú møguvíst veitst at at eitt annað skipi hevur so so nógva kvotu og møguligt kunnu viðkomandi býta um við teg og tú kanst spæla íslands staðin fyri hatta er tann meganisman sum hevur altíð ligið inni í fiskivinnuni sum haldi eg eri er góð fri fyri tey sum hava vinnutólini at mann ikki blívur last fastur í einari bestemtar skipan tá ið vit arbeiddu við fiskivinnulóggávuni so bara feðat koma inn á nøkur ting so var tað tað at vit skuldu hava nakað til nýkapandi verkætlanir á landi og og skipakeyp stóð so í tí og hevur eisini komið fram í dag o mann kanska fyri ímóti tí men tað var so ein partur av tí tað skuldi vera trýss prosent bleiv tað til og fjørut prosent skuldi ískoytiskvotur har hevur tað so aftur verið tað er altíð soleiðis tá mannsk má tosað um at og tað er ein ein bstemt parturavnøgn sum skuldi brúkast til tað sum lá eftir inn í skipanina og tá ið eg ofta hugsa um hvat leggja vit dent á tá vit snakka um ískoytiskvotur ískoytuskotu er til onkran sum sum hevur kanska for lítið at gera gott við til at kunna fáa fáa tað vinnuliga at bera til mangla eitt sindur í til at fáa tað at at mala runt soleiðis at tað kann hvíla tað sjálvum og har er tað kanska ymiskar meiningar um hvønn mann leti til og hvussu tað skal vera men har hevur mann so roynt at verið so rationellur sum tað ber til men men sjálvandi tað altíð mannkann altíð koma aftur um aftur og siga at okkurt kundi verið annaðloys hevði ein eini fyrispurning her á tingi ein skrivligan fyrispurning og tað var í sambandi við at eg hugdi eitt sindur uppá eg havi altíð hugt nokk so væl eftir botnfiskaflotanum tí tað vísir seg øgiliga ofta í síðstu árini hevur tað verið at uppsjóvarflotin hevur hevur verið øgiliga sterkur havt øgiliga nógvar rávøru og nógvar resursur at arbeiða við men boffiska flotin hevur havt ja hevur havt ein eina eina rættiliga stóra avbjóðing í longri tíð og avbjóðingin er kanska ikki minni í dag enn honn onkuní hevur verið men hon hevur eisini verið trupult fyri nøkur ár aftur tíðina og so gjørdi mann nakrar broytingar í samband við í fjør har tók mann og og valdi at tað skuldi vera skiljurist í í hjá tá mann fekk sitrolfisk og í tey mesta bólki í bólki tvey sum hevur tað at gera og har valdi mann æ at skiljurist tí hav sum prøvar at spurt meg lísindur fyri teir sum fáast við vinnuna og eru innan fyri tað økið hvussu ev tað nú hilna altso hvussu riggar hetta her við skiljiristini tí tað var soleiðis at tað var nakur goyrar sum mann kundi fiska í og skiljiristini skuldu vit gera tað mann kundi lata onkur øki upp og og so skuldi mann halda tí smasta út men ta vísti tað seg ella eg tosaði hvussur ein sum skipaði á einum hesun her trolarunum sum segði nemliga at at goyðurin sum teir táa í hann er altso haldi eg forsmalur og slað fáa for lítið arbeiði vesr altso tá ið teir skuldu arbeiða innan fyri nú veitik um landsstýrismaðurin hevur gjørt nakrar rokni við at hann hann kennir til hasar avbjóðingarnar her at at tað er kanska økið sum mann hevur valt at lata upp grunda skiljuristini er kanska eitt sindur fortepurt í forhald til at teir fáa útnýttútnytta síni sín royðskap optimalt og hevur kanska givið teimum avbjóðingar ein avbjóðing kanska er at at tað sum vit havivi annað støddarbýti og tað haldi at tað er ymiskar meiningar um og tað er eisini altíðí ordan við tí men men tað liggur faktiskt kanska nokk so væl sum tað er men men onnur lond hava havt tað støddarbýti sum hevur verið annaloys og viðhvørt so spyr mann inn til hví er tað tað og tað haldi eg mann kann loyva sær at at spyrja inn til og og gera sær nakrað tankar rundanum tá ið vit tá ið vit tosa um vit annað evni sum eg dánti líka t taka fram altso tað er ati ja so høvdu vit nøkur loyvi tólváraloyvir í ætlanini fyri at gera meira tryggar karmar rundan um khøvuðsvinnu okkhøvuðsvinnur ikki altíð havt tryggar karmar tað er púra vist og tað er eisini so sigur onkur ja men tað var eisini skip sum vóru umbúnaðsorir nógv bankavirksemi hava avbjóðandi at loyva nakrari fígging summann sigar nakað sum helst av fígging tá mann ikki ordiliga veit hvat fer loyvir hvussu lang loyvir hesir bátarnir hava so tað tað er alneyðugt at og øgiliga gott at mann hevur lagt eina trygga legu so er ein umsitingarætlan komin í samband við tá ið tann síðsta fiskivinnulóggávan bleiv sett í verk sum hendan samgongan sum valdi athalda fast í og tað er tað at tú kanst tú hyggur eftir deyðatalinum henda við í handavi men tú kanst ongantíð flyta tei meirna fimm prosent hvønn vegin og har er hevur mann so gjørt tað nú í tvey ár trekk t at upsa fiskiskapurin har hevur mann økt deygatalið við fimm prosent tvey ár afturekk og innan fyri hýsa ogtosk illa annað botnfisk hevur mann lækkað deygatalið fimm prosent tað vil siga í tvey ár er tað lækkað tíggju prosent av g eg sigi bara er umsitingarætlanin ordiliga góð illa kemur hon at forkoma okk heimaflotan tað tað er haldið atð ann spurningur mann skal seta sær sjálvum eg veit tað skal vera mann skal vra burðardiggur tað skal vera gott og tað virkar so øgiliga ótil forlátiligt tí tað fer fimm prosent um árið tíggju ár so má so mánn minka til hálvtrýssprosentum og tað kanska loysir seg ikki at loysa hjá líknum báti samstundis sum mann hevur eina rúgvu av luft í skipanini tað vil sigat vit hava ræðla nógvmeir dagar inni enn bátarnir brúka so g hali eg fara heita á landsrýrkimnun eisini at at eg veit at man blíva last fastur í hesum umsitingarskipanm han fær einki gjørt og tað bleiv sagt tat tað var so øgiliga deiligt mann skal frá at koma niður á løgtingið við tí eg veit ikki um tað er altso ov mega mann skal halda løgtingið uttanfyri tit trast altíð við sum skuldu taka støðu tá ið nakað skal so at tað kann vera deiligt viðhvørt tað kann ljóðar gott at mann heldur løgtingið uttanfyri men mann skal eisini vera vakin upp á hesa umsitingarætlanini hvat hvat kemur hon at gera við okkara bomfiskaflota visti tú hyggur eftir til dømis balki fýra so haldi at teir høvda einaferð eini áttaogtjúgu hundrað dagar og teir hava kanska eini átta níggju hundrað dagar í dag og nógvir av teimum sum kanska hava keypt dagar fyr eina rúgvu mista teir spakuliga attini eingin kompensatión einki nakað veitst hva umsitingarætlan sigur tað fínt øll klappa men eg haldi ikki at teir klappa líka hart sum hava bátarnir tí teirra kanska manglað nakrar dagar frammanundan og nú ger umsitingarætlanin tað at teir mangla teyr afturat men tað er søtt mosikkur í í oyrunum og tað skal tað sikurt helst vera hjá mær eisini men eg sigi bara tað at tað er aftanfyri hvørt tons sum verður fiskað føroya grunninum har eru nakrar menniskjur aftanfyri er ikki vist at teir sum eru við hesum skipinum halda tað at tað er fínt at missa fimm prosent ár fimm prosent næstar fimm prosent triðju ár tí at tá ið tú hyggur eftir hvat ið mann ofta hevur tilmælt so már tilmælt at vit skulu skerja alt við hálvtrýss prosentum tað er veri mer enn einaferð inni her so umsitingarætlani ho ger tað kanska bara meir líðandi og vit sita síðulinni og vit fáa tað sletti hálvegnan við vit lesa tíeinum í einum í hesum her at nú vevður aftur fimm prosent afturat altso eg hugsi bara aftaná eitt tveyar afturat so burdi man eftirmett hvussu síggja hvussu sær daygatalið út og kann hesin skipabólkur fáa nakrar dagar úr buffarinum tað haldið kundi verið nok so áhugavert at vita hvat ber til so ræðuliga nevnt at avhøvda ein ein botn fiskaflota tað tað vit hava eisini hoyrt fólk inni her sum høvda sagt at tað kundu bara tveir stórir bátar fiskaalt hvat ska verðað vegin men also problemið er bara tað at ta r ein rúgva av fólki aftanfyri tí er ein rúgva av fólki á landi tað er in rúgva av manningum sum skulu eisini liva við hesum her eitta er bara etsær eitt sindur hvønn veg eg havi havt handa fyrispurningin tað var um at lata makrel til bólk fýra og fimm serliga bólk fýra hví skal bólkur fýra t fáa makrel og ikki fýra tað eitt sindur áhverk fyrrverandi landsstýrismaðurin var øgiliga trekur hann prynti at vera øgiliga lagarligur tá beintu áðrenn jól men tá visti og lítið um at t han ikki fór at vera landsstýrismaður leingi afturat tað er tað mest legarliga n verið um akkurát tá tað við at lata makrel til bólk fýra menmen men tað tað er kanska eitt sindur nevnt tá mann sum situr á næstu rekki men vit hava altíð masigur kom væl og tavdi tá vit hava tosa um fiskarí men árni skoli hann kennir mína støðu til hatta har men so sigur mann tað atja men altso teir kunuikki fiska nei eg gottam bai sær eitt yvirlit ið hvussu nógvir kunnu fiska av teimum sum vit hava latið makrel til og hvussu nógv tíggju túsund tons vit høvdu torað tikið aftur frá teimum bólkunum sum higartil hava fingið so tað er akkurátsum eittprinsipp men eg hevði ein fyrispurning inni her og eg kann gott uggara tykkum við at tað var øgiliga lynniligt altso bæði frá javnaðarflokkinum og serliga frá tjóðveldi var óinterseraðr í at teir skuldu fáa nakað tá fer mm at snakka um lat okkum heldur býta um eg sigi bara viðhest bólkin fimm skal g úta bólkur fimm skal til grønland ella okkur svorðir sor ella bólkur fýra skal til ísland so haldi at mann er tá ja onkur bólkur fýra eru teir størstu men men tað er ikki altíð so avbjóðing tað e altíð tað er altíð niðurstøðan her høga tingi tá man fer at snakka um eftir her lat okkum heldur finna onnur rættindir lat okum býta um men eisini bólki fýra t hakað gott ger avtalu við varar hann á fiskafirðis fínasta ordan øll klappa men túá tú eitur fýra a og b akkurát sama tal av bátum tara seg landsstýrismaðuri líka eg vitandi um tað also tað er tað er nokk so gott tan nokk so nýggjur men men tað er sama tal av bátinum bólkur fimm avbjóðandi ja men tað kundi veri ein lítil píðliga tá ið tú evði fiska

tað er eitt sindur áhugavert haldi eg men annars annars haldi g heta r ein fín frágreiðing og tað er ordiliga gott at fáa øll singin up at venda og og og tað er ikki øðvísi semji um at har bólki fýra fimm nú enntað verði frá í harrans ár eingin hevur viljað aftur so taðe eingin munur men men fyri tað kannmann hava taðup til diskussión
takk fyri harra formaður ja takk so eru tað nakrar viðmerkingar fyrsta er tað
høgni hoydal ger suvælja harra formaður jam tað er gott at sambandsflokkurin er vaknaður úr sínum langa svøgni og fyri an at tosa um hvat tað er sum er hent yvir fyri tí bólkin í føroyskari fiskivinnuni sum í veruleikanum vann okkum fiskimarkið altso útróðpsflotin men eg havi so ikki sæð nakað sum sum sum tekur hædd fyri tí hygur nú efti tendra á føroyabanka bokkar fimm hann fær ikki inn í eygað meðan nú fáa líniskipuð og annað har sum kundu selja sínar fiskidagar men eg flai at spyrja edvar jakobsen e tað sum hon nevndi um brúkskyldu sum hon byrjaði við og um sambansflokkurin kann forklára mær hvat hendi við rúdini tað er eingin brúkslildagaldandi nú man útskotið tað til næsta ár men tað er so bara fyri heimaflotan tað er ikki fyri uppsjóvarflotan og tað vil siga tað vistimann ikki broytir tað so verður tað jú frítt at selja og keypa og virka í fiskivinnuni uttan um nakrantíð fiskar í uppsjóvarflotanum og ætlar sambandsfokkurin at tað skal vera so

edvajacobsen fyri harra formaður bara fyri at koma til tað fyrsta sum høgni hoydal segði har síðst vissi tjóðveldið nú nú var hannsmaður í sambandsflokkin er glaður viss tjóðveldið ikki átti annað mannskap á tingi til dømis hein í kunoy tá eg sat inn í fyrru ferð so var eingin dagur eftir í føroyum so tað at siga at tjóðveldið hevur lagið knøuna fyri heimaflotan tí fullstendiliga burturvið fullstendiliga burturvið tað skuldi skerjast vi hálvtrýss prosentum við soa enri konu esjeyði gera tað tað har g leggi eg frá mær og so var eingin samgonga nei so slakaði manni eg á tíggju uldla tjúgu og kundu liva við tí nei góða høgni hoydal tað er ikki tjóðveldið sum brennir fyri heimaflotan tað er so óalmindiliga langt burtur frá
takk fyri harra fannar so er tað
jókup samuelsen ja takk fyri teir formaður nú var eg haldi at edvan jakobsen var nokk so neilig um at tað er tann stuðulin sum er tað her sum hon hevur nevnt um at um at lata uppishjóðarfisk og makrelkvotu tann spurningin sum hon setti til landsstýrismannin tá ið septembur um mann fór at broyta lógina so at sær bólkur fýra sum hon nevndi millum annað a og b fór at fáa kundu fáa makrelkvátu eg haldi ikki at at hon ikki fekk stuðul frá onkrum í javnaðarflokkinum tá ið tann spurningurin var viðgjørdur eg minnist eg var her sjálv eg ætlaði nevniliga at spyrja hana tí hon spurdi tá um mann nær landsstýrismaður fór at broyta lógina og eg helt at tann landsstýrismaður sum nú situr her var líka sum gloppaði eina hurð fyri at tað kundi mann eg dugi ikki ordiliga at síggja nakað um tað í hesari frágreiðingini so eg veit ikki um tað er tað at hesin landsstýrismaður er líka neiligur sum sum hin og eg haldi eftir tað er áhugavert at hoyra at edvan nevnir at her er edvan jakobsen

so fer tað edva jacobsen takk fyri harra formaður eg skal ikki eg haldi eykun eykun samuelsen var rímiliga jalig kanska hon hoyrdi ok í minnilutan tann dagin í øllum førum tað bleiv snakkað nógv um frá formannium um at skifta um og sleppa til aðrar leiðir og sovorði og tjóðveldið var so púra neiligt tann dagin men men tað er so tað tað var ein roynd og og eg eg havi statvek havt eina vón men tað verður øgiliga tunniligt inni her sum hava deilt tann tankan við mær so at hvar tað endar men eg fegnist almikið um at mann hevur koyrt trý hundrað og tretivu dagar út á føroyabanka og eg vóni at mann kann siga at at í sosnógv dagar per bát og tað haldi eg eisini at mann hevur tosað um um mann so eisini kann býta um tí a øgiliga gott og summi fari seg út tí eg havi tosað við onkran av teimum og tað er øgiliga gott at fáa at vitað at mann eigur hasar dagarnar so tað ikki blívur hettar her nær mann eg far at hoyra um okkurt aftur men at tú veitst at eg eigu tíggju dagar ella tjúgu ella hvat hvat mann hevur og eisini kann býta um við aðrar so fært tú veruligani so fær tað eisini gjørt mun fyri handa flotan takk fyri harra formaður
ja takk so var ein viðmerking
ungfrá rósu samvølsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg vil siga takk til edvi jakobsen fyri eina framúr góða røðu tað er gott at vit hava kvinnur sum virkuliga vita hvat tær tosa um eg havi tveir spurningar eitt er at mann hevði tosað eitt sindur um eitt her við eygleiðarumborð á skipum eg skal kann mann siga tað hvat er hvat fær mann burtur úr ein eygleiðara men tað er hvussu nøkur ting kann skal tryggja at ikki ganga galið so fekk mann á skipanum eisini um at mann hevði sendarar umborð mann vekk hvar bátarnar eru so er søgur um mann hevði spannir sum ikki sá hvar bátarnar var men tað er sum onnur søga men eg tað so spyrji eisini í samband við bæði við sild og makrel tað sum eg haldi er rættiliga hugstoytt tað er at síggja at nógv av hesum her fiskaslagnum fara av landinum ótilvirkaða altso sild og lakk og mankrelur eru ermiskir tí niskju vørur aðrastaðni hevdu tey ikki eitt hugskot at vit simplum nøkur søgdu krøv um at tað eru nøkur ting sum skulu gerast og skulu gerast ordiligt sum tað kann vera nakað um vit kunnu liva av sum
ja takk eg
vjacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna víðari foretling tað tað er tað er heilt fantastiskt tí er tað eisini ølia týdningarmikið at mann kanska fær góðar eu avtalur góðar avtalur úti heim soleiðis at mann seppur av við vøruna vit hava onkuntíð fyrr mann hevu roynt nøkur ting einafer var at mann skuldi gera nakað burturúr innvøli tað endaði við at hann hann stóð á kaiuøkini harhar sum fiskurin kom upp í sosnógvar vikur so fór hann irf tað kanst t ikki var meiningin tí at tú fekst ikki marknaðin fyri tað tá ið tú setir ting í verk so er tað øgiliga viktigt at tann sum fær í gongd við tað sleppur av við tað har sum hann skal annars kemur tað tí sum hevur vinnutólið eina veldiga avbjóðing men sjálvandi má víðari for epling vera tað sum kemur at geva okkum inntøkur í framtíðini soleiðis at vit kunnu klára tann vøksturin eitt innan fyri okkara sjúkrahúsverk okkara eldraøki á sovarða víða frá etling meir fyri hvørt kilo tað má vera framtíðin men kanska ein ein hampligur vegur onkuntíð áðrennmann kemur til til alt tað men vit mangla eisini vit mangla eisini man sigur avtalur góðar avtalur
takk fyri
ja takk so er tað jacobvestergaard eina viðmerkingja takk fyri frú forkvina tað var hetta her við døgunum til heimaflotan nú er tað soleiðis at allir partar vóru samdir um eina umsitingarætlan og tag a mann tosar um ølag nógv ár at fáa eina umsitingarætlan og nverandi umsitingarætlanir komin og tá inir komu so má mann bara fylgja henni altso tað eg væl upp til landsstýrismennin at fylgja tí sum umsitingarætlaninsigur er niðurskurður ella ti at leggja dagar afturat og vónandi koma teir fiskastovnarnir aftur sum ger væl fyri seg at tað ber til at leggja dagar afturat men havaein umsitingarætlanir ikki fylgja henni tað tænir onkrum endamáli annars er tir at siga at bólkur ikki pýra a veg men bólkur fýra sum hann eitur nú har er omj ikki av døgum tøkurtakkri

jacobsen gersovæltakk fyri frú forkvinna eg veit at umsitingarætlanin eg veit ø sum skal fylgjast tað sum eg nevndi tað er tað ger einki um at aftaná nøkur ár hyggur hvussu er minstri og hvat er tað sum ger tað tí at tað kað eisini kunnu koma stjørnur til sum ongantíð betur um talið bleiv ordiliga lítið og tað sum jakuvestkurin eg á tað veit eg væl at at nógvar dagar inni taðhevur bara ikki altíð verið so fleksibult eg haldi tað er blivur betri nú við teir buffarnir sum eru t ikki altíð vri líka lætt at koma framat teimum døgunum men tað haldi e at landstýrismaðurin sum eisini vava fyrrverandi sum vit høvdu fekk inn í lógina vist eg ikki takið púra feil so tað er eitt sindur lættari at koma framat døgum í dag enn tað hevur verið tað hevr ikki altíð verið verið so lætt at koma frám atdøðum og tí sigur tað er nógvir batar í teimum lógarverkunum sum vit hava gjørt til frama fyri at vinnan kann virka og og og agera innan fyri hesar karmarnar og tað haldi eg at er tað er ómetaliga gott at tað er so
takk fyri fólkuni
ja takk so er tað steffan klein poulsenvja frú forkvina her er púra greið tala frá edivi jacobsen og hon var millum annað inni á makrelstuðlunum sum fleiri bólkar hava fingið og otað vísir seg at r eru teir allarfakstu av teimum sum hava havt tungarrakstir fingu makrel sum kvodu sum fiskarinr sjálvur ta er aðrir bólkar sum sum fiska tað fyri teir øog har er eg púra samdur við edvi jacobsen eg haldi at tað er øgiliga óruddiligt at mann farin inn við stuðli til til nakrir bólkar øog um nakrir bólkar fáa hví hví ikki allir ha búskaparráðið vísir millum annað at at mann kundi akkurát sama gevur tú en ein posa av pengum tá tæir ikki fiska tær sjálvur og tað tað kann mann so diskutera men eg haldi t tað er óheppið at at mann fer inn við makreli til til nakrar bólkar og ikki allar tí tað er øgiliga kappingaravleirandi fyri bólkarnar síná millum
ja takk eg doyði
ngersætakk fyri frú forkvinna eg fegnist um teir sum hava fingið tí tað er kanska tað sum hevur gjørt tað at teir hava til dømis tað sum agni kostar meir og oljufórabrúkið kostað meir at teir líkasum kunnu hildið stand tí teir hava fingið nøkur aktiv inn sum teir hava kunnað umsitið tað sama sum annað vit umsita altso ein sumeg ikki ferð út á føroyabank hann kann umsita sínar dagar men eg helt bara at vit snakka kanska um tvey túsund tons til bólk fýra og kanska tað sama fimm í allar hesir keppin øgdinum og øllum hesum skip um vit hava latið til so haldi eg bara at rættvísi burdi talað og eg haldi sjálv at lat hinar hava vit snakka um fýra fim túsumd tons halló í allam hesiner kemtunøgdinum at mann ikki skal kunna tora at traðka tað síðsta stigið uttan at føla seg at vera gliðin í toinum tað tað haldi at mann skal mann skal hvussur eg haldi hvussu e mann skal hugsa um taðtakk
fyri frú forkvinna ja takk næstur at røða er høgni hoydal
eg fari at byrja við at nevna nøkur viðurskiftir sum ikki eru nevnd í frágreiðing landsstýrismannsins og sum vit í tjóðveldi halda eru alneyðug fyri at royna at venda teirri skeivi gongd sum er farin fram í føroyskum fiskivinupolitikki serliga undir hesi samgonguni men eisini yvir longri tíð og eg skal bara nevna heilst stutt su t koma aftur til tey men tað fyrsta er at sjálvandi eigur eiga manningarnr ikki at gjalda tilfeingiskjøld nú man jú givið rættindur út til nakrar fyritøkur sum kunnu har mann enntá loyvir teimum at keypa og selja tað manningin eigur einki í tí so sjálvandi kal hon ikki gjalda tað átti at verið gjørt beinanvegin í øðrum lagi útlendskar ognarskapur má út úr fiskiváðiliðnum soleiðisum vit samtyktu hann hevði verið burtur næsta ár høvdu vit hildið fast í triðja lagi má tað ikki verða loyvt at selja fólksins ogn sjálvandi er tað tørvur á at ein vinna kann kann vera fleksibul men skalm skulu fiskirættindirskifta hendur so má tað fara fram um ein opnan gjøgnumskygda marknaðin tað sigur seg sjálvt sum tú eisini sært hvussu nógv hendan atgongda fiskan verður seld til og kann fáa tað inntil landskassan í fjórða lagi so haldi eg vit eru komin í støðuna serliga hjá pørtina heimaflotanum nú serliga parsolararnir og uppsa fiskiskapurin at vit mugu fáa eitt slag av einum leikbrái einum teimaaut har vit siga hvat gera vit bæði fáa gjørligari kanna sjálvt tað lívfrøðiliga grundarlagið sum er hent við uppsavninum men eisini at siga nú er kanska høvi har enn ikki íløgur gjørdar nýggj skip har tað kunn vera færri loyvir færri aktørar og kanska aðrir hættir at fiska uppsavn og á sama hátt tá vit taka heimaflotan so haldi eg eisini línuflotin eigur at fara longur út og eisini teir størru útróðrarbátarnir á serligum leiðum í fimta lagi fari eg at nevna at vit mugu beinanvegin fáa samtykt og allarhelst við í einari føroyskari grundlóg eina fólkakvøðu at tilfeingi er altso ognfara fóls tað kann hvørki í verki ella pappírinum gerast privat ogn atgongdin er ein tíðaravmarkað leiða sum ikki kann seljast ella arvast og tað kunnu ikki verða rullandi loyvi og sjálvandi gjaldið fyri atgongdina gjaldið fyri at fáa hsæ atgongdina fram í tí eigur sjálvandi at fella til tað fólkið sum eigur tilfeingi nevniliga til føroyafólk umvegis landskassan og í sætta lagi so má føroyska fiskipolitikkur fara snúgva seg um hvussu vit fáa meira virði burtur úr hvørjum kilo av øllum tí ríka tilfeingi við taku í sjónum og tann atgongn sum er og í hvussu fyrsta umfari nýggj rættindi mugu bjóðast fram onkursvegna í einari kapping har tann sum kann fáa mest burtur úr hvørjum kilo vinnur kappingina hatta vóru tey seks tingini sum eg haldi eri alneyðug at gera beinanvegin viðt tjóðveldihalda og tey standa tíverri ikki í frágreiðing landsstýrismansins og frú forkvinna skulu vit taka frágreiðingina og tað sum er hent tey síðstu mongu árini men serliga tey síðstu tvey hálvtriðja ári so fari at byrja við at siga at sitera kristian matrass ella khristiana brekkumort tá ið hann yrkir ein óskrivað søga ein orðaleys røga um fólkið her livdið skapaði tjóð tí tað er ein óskrivað søga og ein orðaleys røða um tey bongu fólkini tey ættarliðini undan okkum sum av fólki bæði á sjógvi og landi sum hava vunnið okkum tey rættindi og tað virði sum gera føroyar til heimsins ríkastu tjóð í livandi fiskiríkidømi og øðrum livandi tilfeingi í havinum síðstu árini hava vit fiskað umleið sjey hundrað túsund tons árliga tað svara til tólv tons fyri hvønn íbúgva í landinum tað svara til fimmogtretivu til fjøruti kilo til hvørt einasta fólk í føroyum um dagin fyri eina familju við tveimum vaksnum og trimum børnum ja so svara tað jú til at vit fáa tvey hundrað kilo av fiski inn í hjallin um dagin og kunnu vit ikki liva av tí og hugsa tykum so at við sæt enda fingu kappingina um at fáa enn meira virði burtur av sínir dýrmettu kilogunum og vit biðja um bloksstuvul og vit biðja um bloksstuðul í danmark við øllum hesum ríkidøgunum sum vist tað bara verður skipað á ein hátt so tað verður atkomiligt ikki bara hjá okkum sum nú liva men hjá øðrum at vinna mest burturúrhesun her so eru vit heimsins ríkasta tjóð uttan nakran iva við livandi tilfeingi men sambært sitandi samgongu og sambært frágreiðingini hjá landsstýrismanninum so er ætlanin at søgan um føroyskan fiskivinnupolitikk skal enda her eg síggi frágreiðingina mest sum og tað er ikki bara orna skóli fyri at læsta taðvar tað sama hjá undanfarna lansstýrismanni frágreiðingin er val eitt slag av minningarorði um føroyskan fiskivinnupolitikk nú liggur valdið hjá nøkrum heilt fáum sum ikki eru fólkavald hjá reiðaríum fíggjageiranum hjá onkrum landsstýrisfólki ið sigur seg hava rætt sambært lógini at taka avgerð eftir egnum høvdi um hvør kann fiska og ikki kann fiska nýggjasta dømi er føroyabanki og nú er tað liðugt siga tey sambært teimum teir hava býtt virðini út til nøkur fá og nú kunnu tey sum keypa og selja teð ímillum sín enntá við útlendskum ognarluti altso selja atgongdina til fiskiríkidømi á privatum uppboðssølum tað er tað sum er hent tað er tað sum er støðan í dag og hetta virði sum tað er at sleppa framat fiskiríkidøginum tað hevur jú einki við tað stóra arbeiðið og tey virðini sum tey fólkini og reiðaríini í vinnuni hava skapað og skapað hvønn einasta dag við at fáa tilfeingi upp ví sjónum og til høldar og eina slíka slíkari góðsku at tað kann virðursøkjast tað virði skulu reiðaríini og fólkini starvasvinnuni sjálvandi hava og fáa vinningin av vit tosa bara um tann tað viðið sum liggur í at fáa atgongdina til at avmarka tilfeingið altso tað so nevndu tilfeingisrentuna hetta er ikki nakað sum hvørki vit politikarar eia heldur vinnan skapar hetta er nakað sum vorðið harraskapar á hvørjum ári og hvønn dag og tað er tað virði sum sjálvandi skal koma øllum fólkinum til góðar tey sum hava skapa hesa tjóð og tey sum hava skapt hesi virðini men tað er sambært frágreiðingini sambært esi samgonguni liðugt søgan er endað

um tey virðini sum vóru harra og náttúran skapa hvønn dag so hava teir sagt at vit hava givið tað til nøkar heilt fá og tey skuldu kunna brúka tað sum sína privatu ogn kunna keypa og selja tað ímillum sín og tað skal kunna arvast til teirra eftirkommar og bara sum sørvan nir í dag so tosað tað altso um nøkur um kanska eitt promillu av føroyska fólkinum skal nú eiga ræðisrættin og enntá virðini hav at fiska sum alt føroya fólk eigur og sum øll ættarligu undan okkum hava skapt føroyskur fiskivinupolitikkur frú forkvinna hevur undir hesum flokkum higartil inntil hesar frágreiðingina og kanska tað seinastu verður stýrdur av einari meginreglu bara og bara einari meginreglu og tað er tann kenda tú ein lítlan eg ein stóra tavil si at meðan mann hevur framt hesa útlutingina til nøkur heilt heilt fá nakrar heilt fáar fyritøkur har nógv dugnaligur fólk eru tagi ikki tað eg sigi so er mann nú komin til tað at sjálvt tær sindru tær stlentrurnar sum vóru eftir tær skulu nú eisini endaliga gerast til eginkvotur ella hvat landssýrsmaðurin kallar tað og tey kunnu ta aftur seljast keypast ímillum og tit vita øll tingfallum hvat er hent tað a mann hov givið heimaflotanum makrelkotu altso parsódarflotan og líniflotanum tað ger jú eisini tað at sjálvandi hava tey stór reiðaríini keypt hesi her reiðaríini upp taðe nøkur heilt fá eftir stórar ivnir hav eisini hjálpt teimum gjøgnum eina ringa tíð og sjálvandi seta

og tað er tað sum frágreingin nú sigur altso nú er tðikki longur eg ein lítlan tú mánst stóra súrer tað bara eg ein stóra

og tað allarsíðsta sum er eftir sigur landstýrismaðuri hesin eisini sum egeri ómetaliga harmur um at ein fyrisiting varð ligga avgerð altso ein landsstýrismaður kann bara taka avgerð um tað nán eg geri eginkvotur har eg geri egnar fiskidagar á føroyabanka ímóti tilmælinumfrá havstovuni økja tali og øll fegnast sjálvandi um at tað trúgvi egikki minst at llíniflotun ger har norðuri og kanska bólk 4 men hvat var bal kki fimm nú far hann aftur svartuper hann átta tretivu dagar á føroyabanki bankan famanundan hevur ann havt langa tíð um man her havt royndarfiskjiskap men nei neinei nei nú skal línuflotin sum bólkur fáa hundra og hltrýss dagar tað verður so býtt út á tey einstøku loyvini sum var da givið átta í part men tey kunnu so bara avtala hvør fiskatað tað var selja tað ímillum ella umbýta sum tit plaga at rópa nað og so fiska kanska tvey endra trý línuskip teir dagarnar aftur har hvør ferð eftir hvør fer eftir tí hetta kann keypast og seljast aftur verður alt hetta savnað á fáum hondum fyri at fáa fatur um makrelinum og vónandi verur tar góðir fiskiskapur á føroya banka uttanvál fiskastovnum niður og so aftur aitt virði har sum fer at verða keypt og selt so tað er søgan um føroyskan fiskipolitikk sum her verður sagd at verða at enda men sum nevnt frú forkvinna vit í tjóðveldi fara ikki og ætla ikki at føroysku fiskipolitikkuri skal enda her hóast fólk nógvastaðni uttan iva hava givið upp mong tími helst ikki a hoyra meira uppá tað hoyri eg mangan tími iki hoyra up á teg meir men vit fara ikki at geva upp vit fara ikiat atahata fara í søguna vit ætla ikki at eg skal vera talan um óskrivaða søgu og orðaleysar røður um tað fólki sum livar her og skapa tjóð vit mugu skapa hesa atgongdina aftur hjá tí fólki sum her býr og veksur upp og hjá teimum sum eftir okkum koma at tað er gjørligt hjá teimum sum vilja reka vinnu í føroyum at virka eftir rímiliga jøvnum treytum tað er tað so slett ikki í dag nú nevndi eg bara dømi við bólk fimm hvat hvat hvat er tann fyriskaliga viðingina tí at siga blokkar fimm fær einki bokka trý fær hettar nú kemr hann aftur tað ójavna býta niðri í tí niðurpíin ta heimaflutdanum eg skilji stekki hvussutað kann vera ein stakliga avgerð hvar kemur hon frá og eg fai at spyrja landsstýrismannin hvar er heimildin fyri at gera tað hvar heimildin fyri at landstýrismaðurin nú útbýtur egnar fiskidagar á á føroyabanka hv hvar hvar er lógini er tann heimildin og er hon í lógini hvussu kann tað som vera ein sakulig fyriskialiga avgerð at nú aftur nakrir partar av flotanum og ikki teir sum vórua frammanundan sum høvdu nakar fáar dagar ø fáa so nógvar eykar dagar tað hevði verið áhugavert at vita hvussu man kann koma fram til ta avgerðina men tað er jú bara tilvildarligar politiskar avgerðir sum hava stýrkt hesum her skal eg siga hesin landsmaður so ikkiverða ringasohannersom nýggjur men serliga tann sum frammanundan var sum tók sær rættin til at siga at her bestemmi eg eg kann býta út hetta virðið sum allir føroyingar eiga uttan nakar treytir og sjálvt um eg fái nakar sakligar insetlingar so sum fylgi tamæm ikki og eg sigi tað ikki ein av tykkum inni her og nógva tykkum hava verið virkin í kommunupolitikki ikki ein av tykum inni her hevðt tú kundað gjørt tað í eina føroyskari kommunu at ein kommuna legði lendi inn ognar tók tildømis lendi frá av haga og annað legði tað inn og gjørdi tað til grundstykkir hevði so bara tann borgarstjórin sagt jamen ruttvang tú fært tvey grundstykkir helga abransen tú fær fýra og tit kunu selja að ímillum men tú fært ikki tí tað við eg bestemma tað er tað sum hendir í føroyskum fiskipolitikki vist eg ikkihava sæð tað enn hvussu kann tað bera til í einari fyrisiting sum vit løgtingið eiga at hava eftirlit við meðan tað ikki kann bera til sjálvt í allarminstu kommununa í føroyum at nakar ferð soleiðis við ognini hjá skattgjaldaranum men tað hava vit ella tað góðtaka tit vistu t ikki gera uppreistur móti hesum og tískil frú forkvinna so fari ega endurtaka at fyri at gera tað t sindur einfalt at tað sum hon sum minsta mark má gerast tað er manningarnar mugu ikki gjalda tilfeingisgjald útlendskur ognarskapurin má út úr fiskivágini beinanvegin tí hann fer t framvegis at liggja eftir hesum her tí at tað veksur bara í virði jú meira má privatisera tað og jeg meira má konsentrera tað tað skal ikki verða loyvt at selja fólk sins ogn tað má vera eitt krav at tá i tað skifta hendir og tað haldi vinnarin væl kann geras sum tað var í okkara undanfarnu lóg som má tað bjóðast fram á einumgjøgnumsygnum sum at saka prísurin er og so fær landið tað sum tað kostar í atgongd meðan sjálvandi skal tann sum tann sum frágevur rættindini fáa virði av tí sum hann sjálvur hevur skapt ella hon sjálvur hevur skapt og í fjórða lagi tað má vera eitt slag av vit vit mugu brúka brúka kjansirna nú tað vónar landstýrsmaðurin eg haldi at hann hevur hann hugsað nógv um tað hvat gera vit fyri heimaflotan serliga nú við uppsagn og og parsótalafotan her er ast kjansurin til at fáa minkað um tar trýsti sum er við fisjutaðarskipanini er tað jú so avgerandi hvussu nógv fiskirætðskapur er úti og hvussu nógv er fiskað hvussu nógver fiskað pær tíma og vit mugu regulera tað vit kunnu ikki senda altso líva tey loyvini uppaftur sum eru í faresteratonar har er jú eg haldi at makrelin var uppeftir haldi eg eru fjøruti loyvir sum skuldu givir tjúgu pør men í løtuni eru verjim so nógv pør aktiv so hevði mann nú kunnað gjørt nakað sum gjørdi tað at tað var burðardygt fyri tey sum kunnu hava hava vinnutólini har og samstundis minkað um veiðutrýstir tað hevði verið einastandandi og í fimta lagi tilfeingið er altso ógnførafólk tað má staðfestast aftur aftur atgongdini tíðaramarkað hon kann ikki seljast til at arvast tað má ikki vera rullandi loyvir og gjaldið fyri atgongdina má fella til føroya fólk og verðu tað ikki gjørt við eini marknaðarskipan som má tilfeingisgjldið sjálvandi nógv upp fyri ta vinnuna har í mest har mest tilfeingisrenta er í løtuni og atgongdin at bjóða seg fram í føroyskari fiskivinnunu má vera ein liberal skipan har tað verður kappast um at tann sum fær mest burtur úr hvørjum kilo sjálvandi eisini vinnukappingina tey tingini eru týdningarmikil og so fari at bar at enda við frú forkvinna at hetta við eftirlitunum sum landstýrsmaðurin skrivar um ella vørum skrivar um e sera týdningarmikið og hann skrivar eisini nakað um virðisøking og tað er tað er teir frigastu partar í frágreiðingini mer alt hitt sum hevur við føroyskan fiskipolitikk at gera er altso eitt slag av minningarorðum har mann heldur at nú er lestog liðugt man nú býtt út og nú er tað onnur sum bestemma atað er ikki løgtingi t ikki nakar annar tað er ikki atlit til fólkið tað er tað er lagt út til vinnuna og so at enda frú forkvinna fari eg bara at siga at tað sum vit hava upplivað seinastu tíðina í føroyskum fiskipolitikki tað svarar altso til tað størsta ránið sum er farið fram av fólksins ogn í nýggjari tíð í hvussu er í hesari øldini í øllum heiminum meti eg hetta er atso virðið fyri einar seksogtretivu milliardir krónur bara yvir tólv ár sum verður givin til nøkur fá og tað er altso eitt rán á alljósum degi sum vit tjóðveldi ikki fara at sleppa og ikki fara at góðtaka tað má ikki blíva staðfest við hesum her menningarorðunum hjá

vmerkingar helgi abranesen fyrst ger so væl frá forsvinna vit eru so rík tað sama segði høgni hoydali nítjan hundað og áttaoghálvfems tá n komu við politikk vit eru so rík og nú er eingin umskylning vyri ikki at loysa tí vit eru so rík og vit fingu hvítu bók vit fingu íslendsku tølini vit fingu kravsgreining og hvat alt kallaðist vit eru so rík vit hava onga orsøku til ikki at loysa so fer mann niðan frá handla men av tí mann ikki feinn fimtan ára at so ekk n danska at betala okkum blokkstuðul og fimtan ár aftan á mannar loyst so sleyt mann samráðingarnar og loysti eg ikki og síðani í hogn í hoydal verður fleiri fyrði samgongu og hevur ikki loyst og nú eina fjórðings øld seinni stendurhann aftur og tingið seg t vit eru so rík að er einki umskyldin en u okkar annar sum skyldina av at ríkidømi ikki bleiva rætt fordeilt alt mín spurning er bara hví loykis tú iki
ja takk høgni hoydal ger so væl
vert iki fólkaræðið tað vil at siga tað veru iki hgnu at hoydal so loysir tað var ikki helga abramsen sum loysir tað verður ikki biljustinussen tað r fóra fólk og tann meirilutin sum fóra fólk velur sum loysir og vit høvdu ikki meirilutan tíð helgja abasen nevndi tað hví hví hvhví hví hví bleiv ikki loyst í tvey túsund og tá vit høvdu samráðngan við danir tjóðveldin var klárt til at siga enntá nei takk bloksstuðulin men fólkaflokurin hoydi ikki tað veit tað gj abanse væl og tað tor han s slett ikki ídag hata erblivi meira samband enn tað so tað er tann tað er tann politiska pronsessin sum sum sum sum gera alt steðgar upp tað sama er hent í fiskivinupolitikkinum eg eri púra sannførdur um at sambandsflokkurin í veruleikanum fek kki tekkur undir við hesum her stóra ráðnunum sum er farin fram á álljósum degi eg ei púra sannførdur um tað so tei roynt at pynta ta við onkranarai skattalóg sum teir nó eisini undirminderað so tað er tað sum hendir í politikki og tað veit helgi aprans sum verður so leingi í tí at tú mást fáa ein meiriluta o vis ein meiriluti inni her upp á seytjan tekur undir við valdsmisnýtsluni hjá landsýrisfólki sum víðarsu vit hava sæð jamen so far tað ígjøgnum og tað er tað sum fólkaræðið snýr seg um tjóðveldi mer kki í fólkaræðiðtað tí vit vilja hava fólkaræðið og sjálvandi eru vit so rík
eg haldi t sambandflokkurin segði at vit fóru at doyggja tá ð vit skrønt í skóa er ploksstovun drý seksogfjumiliónir men tað gjørdu vit so ikki vit eru ongantíð ríkarin tað sama ja takk so er tað pollari
natygvu gersovælja takk fyri forkvinnan eg veit ikum eg kann ugga formannin og tjóðveldi siga tað at at søgan endar ikki her beint altso tá ið valdshavarar koma har til at ter royna at seta punktum fyri søguna tá er tar so nær við at missa endan sum tær nakrantíð eru so søgan endar ikki her hon byrjar faktiskt her og vil mann nóg nógv broyta ta søguna so klárar mann eisini at koma á mál og eg eri sannførdur um at vit fara at fáa eina betri útgávu av einari føroyskari fiskivinnuskipan enn vit hava í dag men tað kann vera tað tekur nøkur tungtøk frameftur takk fyri
ja
høgni hoydal gersovælhasi orðini vórðu uggandi tí at ota ofta samanrætlaga svart upp á tað men eg prúva samdur við palarenatúgvu at at at vit eiga at byrjaeina nýggja søgu eina søga sum altíð snýr seg um at tað er fólki hsm landinum her sum eigur landið og sjógvin og tað sum hartil hoyrir og sjálvandi skulu vit hava eina frælsi av vinnu sum fær mest møgulit burturúr tí tað snýr seg bara um at skipa viðurskiftini so at tað veruliga verulig møguleiki hjá vanligum fólki eisini í framtíðini at bjóðast framat í vinnuni og at taðe ikki er livi et munopol hjá nøkum heilt fáum fyritøkum sum hesar fyritøkurnar neyvan t hava biðið um tað e tað heilt løgnam við tí nógv av fyritøkunum t tey blíva forneymar tá ey sita eg havi einki ímóti teimum persónunum meneg haldi ikkity hava biðið um tað tey hava fingið hetta krossini er yvir seg í eina politiskari skipan sum ikki riggar har nakrar heilt fáar kreftir sum arbeiða fyri halda seg arbeiða fyri fyri fyri stórkapitalin hava kroyst hetta niður út yvir okkum tað er tað sum er hent og tí mugu vit byrja eina nýggja søgu púra samdur við við pollareinat tepuo
tað ber væl til ja
ljastinsen ger so væl forkvinna tað er sárt at hoyra høgna hoydal tosa um at hann framvegis ætlar at keglast um hvussu í býtispolitikkurin innan fiskivinnuna skal fara fram eg halda hevði verið heilt einastandandi um høgnu hoydal við øllum sínum kreativiteti og sínum kreativum fólkum brúkti meiri orku upp á at viðgera hvussu vit menna føroyska fiskivinnur aftaná fiskurin er komin upp hvussu vit menna marknaðir hvussu vit menna vørur og áh góðskaðu fleiri produktir burturúr tí fiskinum sum kemur upp hvussu fingu okkum betri avtalur við onnur lond og suvíðari ats tað er so nógv onnur økir sum vit ongantíð koma til tí vit blíva við at keglast um hetta her frumburðarrættin onkursvegna er ta møguligt at vit kunnu koma víðari

ygersvævíst bæði kunnu og skulu vit koma víðari men vit vit sleppa ikki undan og vit fara ongantíð at gevast við at tað tað at tann tað stóra ránið har mann sigur tað t mnn hevur givið atgongdina til tilfeingin til nakra heilt fáar fyritøkur sum kunnu keypa og selja tað og sum fara at konsentrera tað og sum fara at keypa upp annað og tað sigur seg sjálvt tað ger tað longu nú hví hví vil kristan andreasum selja føroyabankan ella baknordik tað er fyri at nú nú skal hesin kapitalinum at keypa bankan tað sama sum at sá í íslandi og tey fara at keypa upp í bústaðarmarknaðin allar aðrar fyritøkur skal longu gera partvíst í dag tí tey mugu jú fáa hesi ómetaligu virðini onkursvegna at kasta av sær og tíverri fara allar íløgirnar ikki ntil a kasta meira av sær til júst tað sum bilisinussen nevnir nevndi tað hvussu kunnu vit fáa nógv meira burturúr tilfeinginum tað er sannføriu vit kunnu og eg skal gjarna brúka alla orku up á tað men vit sleppa ikki undan vit fara ikki enda á søguna og siga tað ráðnið tit hava gjørt og tað tann útlugningin tit hava gjørt hon steðgar ikki her tað kemur ikki up á tal tað skal vera yvir okkara
ja takk jakobuskoyurin
sigaard ger sovæltakk fyri frú forkvina orðaleysar røður við føðrum orðum høgni hoydal fyrireikari seg áravís hann gekk við lidnum uppskotunm undir arminum í áravís og so bleiv høgni hoydal fiskimálaráðari og hann visti ikki hvat hann skuldi gera frú forkvinna hann fann sín sjúkrustjóra at royna at fortelja sær hvønn fiskivinnupolitikk an skuldi hava og skilið bleiv hareftir og alt tað sum hann nú í eini røðu hevur skuldsett okur onnur fyri at gera tað gjørdi hann sjálv keypisøla átta ára rættindi sum byrði handlaði hansara tí stóra sølu fór fram tað sum hann skuldi støðga við brestuntragum til sama røða aftur nú og tað fer at vera atgerð at loysi tá ið høgni hoydal kemur aftur um at vera fiskimálaráðið tað fór einki at henda og tí er faktiskt púra óskaðiligt tað sum høgni hoydal stendur á tingsrøðarfalli í dag og fortelji fyroyafólki og tinginumm

jatak øgni hoydal gersoælja eg fari at siga til lukku við jakuvestegaard tí at eg haldi hann váttaði nú at mann ætlar at enda søguna um føroyskan fiskivinpolitikk føroyska fiskivinnusøgu nú tað yvirtstaðið men søgurnar um tjóðveldið høgni hoydal tær liva víðari í vestuvelguvun eg vórðu endu tiknar aftur aftur og tað kann eg ktað er kanska eisini ein partur við mín mína egnu orsøkvi tannum tey orðini mann brúkar mentað er púra óviðkomandi øhvat ið høgni hoydal sigur sovíðari hetta snýr seg um hvat verður grundarlagið hjá fólkinum sum livir her í landinum í meðan vit liva hjá okkara ommubørnum og og abbabørnum og lgog og langa børnum tað e tað tað snýr seg um og tá er persónar óintersantur men tað dugir fólkasfloknin ótrúliga væl at at tær ó endaligu søgurnar sum gera alt persónligt og koyra altíð yvir á persónar tær taka fokusi frá tí stóra ráðnunum sum er farið fram her sum eg trúgvi ikki eg trúgvi ikki ta eru tey flestu hava ikki ivið sær fara um tað enn hvat er sum er hent við við tí ráðnunum sum eg og har liggur okkur
fór avbjóðing ja takk næstur at røða er biljustinussen ger so væl
forkvinna ja tað er tað árliga aðalorðaskifti um okkara fiskiveiði sum er til viðgerðar og eg haldi ati vit heu komin har til í dag at vit kunnu siga at fiskivinnan hevur hvussusverið sæð frá eini einum borgarligum sjónarmiði fingið stabilar og varandi karmar so mikið atvinnan er hevur trúgva upp á framtíðina og torir at gera íløgur og tað er í hvussusover eitt haldi eg eitt positivt og og gott aftursvar frá vinnuni til politisku skipanina tí tað er neyðugt at vinnan torir at gera íløgur soleiðis at vit eisini tann vegin kunnu fáa eina menning menning av betri vørum og menning av betri arbeiðsumstøðum og menning av effektivari rakstri og so víðari eg haldi hetta her skjalið er sera áhugavert og sera upplýsandi sum orni skoli hevur lagt fyri tingi og tann sum hevur onkrar spurningar í samband við fiskivinnu hann fær nógvar av teimum svaraðar við at lesa at lesa hesa frágreiðingina so hetta er eitt ógvuliga upplýsandi skjal eg haldi at nú vit eru komin har til at vit onkursvegna eru komin til endan á tí kjakinum sum vit hava verið ígjøgnum nú í nógv ár um hvussu vit býta út fiskiloyvir og at tey rættindini eru nøkulunda forvaraði úti í vinnuni og skulu tey skifta hendur so skifta tað hendur úti hjá vinnuni og tað er frí um setliðheit úti í vinnuni so loyvir kunnu altíð skifta hendur untað er áhugi fyri tí um onkur vil selja onkur vil keypa og tað er tað til tíð og aðra alt eftir hvussu hvussu konjukturarnir í fiskivinnuni eru so tað eri eg ikki so óttarfullur fyri at tað ikki eisini fer at ber a til í framtíðini tað sum eg havi havt stóran áhuga fyri

onkursvegna at tala fyri at mann eigur alla tíðina at stremba eftir at menna fiskivinnuna og kanska serliga í í í tann mun at vit tosa um menning av fiskinum tá ið hann er komin á dekki og hvat hendi víðari og sjálvandi skal fiskurin koma á dekkið í so góðum standi og so frískum standi sum yvirhøvur til ber og at mann tekur hond um hann frá fyrstu løtu av sum at hetta e ein dýrabar vøra sum eigur og skal seljast til til hægsta prís og skal gerast um til tí bestu vøruna sum marknaðurin yvirhøvur hevirhug til at bjóða og eg var ógvuliga fegin tá ið fólkaflokkurin valdi nýggjan landsstýrismann at mann fór út í vinnuna at leita eftir einum landsstýrismanni sum als yvirhøvur ikki hevði nakra søgu politiskt faktiskt eitt slag av einum tromp kunnu vit kunnu vit kanska siga eg skal ikki annars samanbera orna skoli upp á nakran máta við tromp tað er stórur munur á teimum báðum men tað er eitt sum er felags teg tað at teir hava altso ongar onga traditión sum politikarar og tað trúgvi eg kann vera ógvuliga gott tað sum eg haldi er spennandi við akkurát orna skoli tað er at hann kemur frá einum vinnulívi og einari vinnufyritøku sum hevur havt menning av nýggjum vørum sum sítt aðalmál og sum eina aðalætlan og eg haldi at tað virkið sum orni skoli er eigari og stjóri hevur verið stjórin fyri hevur havt sum aðalmál at menna haldið í fýra nýggj søluproduktið hvørt einasta ár vissi eg havi fingið tað rætt við og tað er jú ein fantastiska ambitión hevði tann ambitiónin verið galdandi fyri alla ta føroysku fiskivinnuna so kanska vit vóru komin munandi longur fram á leið og og eg eg vildi ynskt at vit kundu havt eina slíka ambitión fyri føroyska fiskivinnu hvar ið føroysk fiskivinna saman við føroyska granskingarumhvørvinum fróðskaparsetrinum og politisku skipanini hevði eitt mál um at menna til dømis fýra nýggj produktir burtur úr fiskivinnuni á hvørjum einasta ári tí eg haldi at í løtuni so er skipanin soleiðis at tey sum fiska og kanska serliga uppisjóvar fisk tey hava tað ríkiliga gott teirra teirra motivatión fyri at fáa enn meiri burturúr bihøvus ikki at vera til staðar tí at tey tjena so mikið nógvar pengar men tað merkir ikki tað at ikki onkur annar kann koma við hugskotum og ætlanum um at menna nýggja vøru burtur úr einum makreli einari sild ella hvat tað skal vera í botnfiskaflotan er støðan eitt sindur øðrvísi tó so eg havi hugt eftir hvussu tað er við hvussu er við okkara fiskiskapi av fjarleiðum og visti mann til dømis tekur eitt produkt sum toskin so hava vit allíkavæl rætt at fiska upp ímóti tretivu túsund tonsum av toski um árið á fjarleiðum og tað er nú ikki so galið altso vit hava tvey túsund og fýra hundrað tons

undir íslandi vit hava trý hundrað og hálvtrýss tons í eysturgrønlandi føroysk fiskifør og føroysk lýniskip hava tvey túsun o hundrað og hálvtrýss tons undir eysturgrønlandi so hava vit í norskum sjógvi altso norska havi í barenshavið knapp sjey túsund tons av toski hýsu upsa og øðrum botnfiski og í norskum sjógvi tað vil siga avtalan millum russland og føroyar hava vit trý túsund og sjeyhudraðog hálvfems tons í bareneshavin í ussisk sjógvi har hava vit næstan seytjan túsund tons og so eru tað nafo og flemmishikapp næstan níggju hundrað tons og í svaldbardssvaldbardssáttmálan hava vit góð fjúrtan hundrað tons altíð alt upp ímóti tretivu túsund tons tað samanborið við at vit í fjør fiskaðu undir fimm túsund tons av toskið í føroyskum sjógvi tað sigur tað at vit eiga eisini at hyggja úteftir og at virðismeta tann stóra týdningin tað hevur at vit hava avtalur við onnur lond so at eisini tá ið vit tosa um um um botnfiskin so so haldi eg tað at vit vit hava møguleikar fyri at menna tann partin undir føroyum er er biologiin øgiliga altso lívfrøðini er øgiliga skinklut vil eg siga grundarlagið hevur verið øgiliga voykt í nógv ár og og tað sær einki út fyri at siga tað soleiðisnar tí er tav stóran týdning at mann politiskt og handilsliga kann gera avtalur við onnur lond og vit hava nøkur av teimum allarallarbestu samráðingarfólkunum sum yvirhøvur finna so sum eisini í okkara í í norðuratlantshavið ganga undan og og og og og er millum tey sterkastu so har hava vit stórar fyrimunir vit eiga at spæla upp á slíkar streingir eisini men tá ið vit so tosa um hetta við at við at menna menna vørur so haldi eg ather

hvørjar ætlanir í landsstýrismaðurin hevur ið hyggi frameftir og har leggi g merki til at hann brúkar kanska meginpartin av sínum teksti upp á júst hettar atat vit hava møguleikar fyri vinnuligari menning og nýskapan av føroyskari fiskivinnu íí verandi sjófeingislóg og og tað fari at heita á árna á skoli um at onkursvegna at at konsentrera seg um tann partin eg haldi at við teimum royndarloyvum og royndarkvotum og menningarkvotum sum higartil hava verið givin pá einel annan máta so hevur mann gloymt akkurát tann partin tí visu vit hyggja at teimum skipumum sum eru komin afturat so er eingin menning í teimum í tí fiskiskapinum tey gera júst tað sama sum tey skipini sum vóru frammanundan gera tey fiska og avreiða og har sum tey fáa sum frægast burtrúr og og tey fáa ríkiligt burturúr men tað er eingin nýggj vøra sum so ment tey tað einasta sum hava gjørt eitt lítið sindur av nýggjum tað er tavan í leirvík og og sjógætu við streymin sum hav hava verið ei lítiðsindur frammanfyri í so máta at at menna nýggjar vørur og og tí vóni er tað at at kumm og siga at at árni skoli verður ein sovorðin katalisatur av at fara veruliga í holt við at skapa eitt milliø hvar ð mann fer í holt við at menna føroyska fiskavørur longur fram enn tað sum mann ger í dag tí her er so ófatiliga stórt tilfeingi og tað er altso tað kunnu saktans búgva hundrað túsund fólk í føroyum vistu vit koma inn á hesa breytina akkurát sum einki í løtuni ber tað ikki til tí vit eru forfá og tað er forfáar hendur til at seta eina rúgvu av nýggjum arbeiðsplássum í gongd men hetta kann vera við til at skapa samfelagsvøkstur búskaparvøkstur og fólkavøkstur um vit dyrka tað og eg vil siga at nú nú hava vit viðgjørt ein sáttmála við es um granskingarsamstarv fróðskaparsetrið granskingarráðið mentamálaráðið undirvísingarmálaráðið og sovíðari eru øll við ein partur av hesum her eg haldi at vit at í føroyum burdu vit sett nøkur nøkur átøk í verk sum snúgva seg um gransking innan fyri at menna fleiri matvøru burtur úr tí ovurstóra náttúrutilfeingi sum vit hava livandi tilfeingi tað haldi eg kundi verið spennandi at at gjørt eina kunnu kunnu vit siga eina eina fimm ella tíggju ára verkætlan eg síggi tað at í vakstrarforðum har hava tey sett eitt langtíðarmál tað er tað sum landsstýrismaðurin endar sína frágreiðing við hvar hann sigur at útfongsvirði á føroyskum sjófeingi skal vaksa úr sjey komma sjey upp í ellivu milliardir áðrenn tvey túsund og tretivu mann sær ikki í her hvussu í vakstrarforðum sær fyri sær at mann skal gera tað men eg trúgvi at tey hava nakrar tankar um hvussu tað skal gerast og nakrar ætlanir eisini og har haldi eg hevur týthev stóran týdning at vit sum politisk skipan eisini spæla við og eru við til at lyfta hesi økini saman við granskingarumhvørvinum saman við vinnuni og eg haldi eisini nú vit hava tað sum eitur tilfeingisgjald inni í vinnuni sum sum sum ein skatt o haldi at mann kann eisini leggja nakrar gularøtur inn í skipanina siga tað at tær vinnufyritøkur sum í dag hava fingið hesi her lukrativu loyvini vissi tær lata part av sínum tilfeingi inn í granskingarsamstørv so kann tað so kann tað mótroknast til dømis ít tilfeingisgjaldi tí at tað kemur inn sum ein granskingarkostnaður í staðin fyri ein ein útreiðsla sum kanska landið sleppur undan vissi í vinnurnar vinnan sjálv vil lata so so stóran part av av sínum sínum tilfeingi til granskingarsamstørv eg haldi at tað liggja nógvir møguleikar í at hugsa tann vegin og tað vóni eg at landsstýrismaðurin

eg haldi eisini ati vit hava møguleikar fyri ati arbeiða meiri aktivt við at menna handilsavtalur við onnur lond brúkað teir møguleikar sum vit hava í tí almennu skipanini at fáa fáa góðar handilsavtalur vit hava í nógv ár saknað eina betri atgongd inn í egasmarknaðin men nú hoyrdu vit ukrainska forsætamálaráðharran tosa um at tey londini sum gjalda ein prís og aktivt eru við til at boykottar russland tey kunnu fáa lukrativar avtalur við ukraina í framtíðini um so er at mann kann lísa á at vit hava verið við til at leggja trýst á leggja trýst á russland sum fer so illa við ukraini í dag og tað eru eisini møguleikar sum mann altso politiskt eigur at viðgera hvørjir eru nakrir møguleikar har ukraina er ett veldja eitt stórt land altso við yvir fjøruti milliónum íbúgvum tað er ein veldigur marknaður hjá einum so lítlum landi sum føroyar at kanska kunna fáa nakrar ordiliga góðar avtalur við eitt sovorðt so eg haldi at vit vit eiga at vera aktiv rundan um hetta her at skaffa føroyum betri avtalur hvussu vit selja okkara vørur hvørjar vørur í lond vilja hava og hvussu vit menna slíkar vørur at vit eru aktiv við at fáa gransking setta í verk fyri at menna sovorðnar vørur og at fáa vinnuna at vera partur av granskingarsamstarvunum og menningarætlanum sum hava við hettar at gera og eg trúgvi eisini at mann onkursvegna frá landsins síðu eigur at gera eina saman við vakstrarforð um eina ætlan fyri hvussu vit lyfta alla virði á allari føroyskari fiskivinnu upp longur upp enn tað hon er í dag eg trúgvi upp á tann mátan og tað er kanska mest til høgna hoydal og tjóðveldið p á tann mátan kunnu føroyingar fáa ein nógv størri part í fólksins ogn við tað at mann skapar fleiri arbeiðspláss á landi fleiri á landi burtur úr tí tilfeingi sum kemur upp í einum góðum jaligum samstarvi við vinnuna heldur enn bara at vera á á stig eitt hvar man framvegis skríggjast um hvør skal sleppa at fiska altso eg eg vildi ynskt at vit sloppu komu víðari og viðgjørdu hvussu vit fáa meir burturúr hesum takk fyri

høgni hoydal ger sovæl harra formaður eg eri púra samdur í bilistinusi tað er htatað erhetta sum tað egur at snúgva seg um men tað sert ikki burturat so mást tú eisni hyggja eftir hvussu er so bygdrnarin í fiskivinnu hvat kappast tú um kappast tú um at koma framat fiskinum og liggur keypir og sælur tað fyri stórar upphæddir ella kappast tú um at fáa sum sum mest burturúr og eg kann mynna biljistinusen á at í lógini um sjófeingið varð samtykt sum atkvøddu fyri í tvey túsund og seytjan har stóð í fyrstu grein fyrstu greinum í viðmerkingunum at endamálið í hesum lógini var av trífalda virði av tí føroyska fiskatilfeinginum yvir tíggju ár millum annað við menningarkvotur milun anað við at fáa kapping um at at at tey sum rindatilfeingi eisini sjálvandi tá tey sum fáa mest burturúr hvørjum kilo tá eru kappingarfør so tað er ógvir møguleikar at gera t tað í so fai bra at nevna tað eru eisini nógv góð ting sum henda og lesandi umsóknar sum eru komnar á menningarkvotur ikki tey sum hava fingið men onnur so hava so tað verið stórar ætlanir og vitkunnu nevna høvdavirkisjókæti tak norðborg tað eru eisini nógvar ætlanir sum veruliga hva gjørt nakar

ja takk biljustinusen ger sovæl ja eg trúgvi at tað endamálið var øgiliga gott og tað var eisini milum annað tíð eg tók undir við tí tí eg sá at tað lá ein menningarætlan í tí sjófeingislógini men samstundis má eg siga tað tá man so evaloerar tað sum hendi altso mann broytti millum annað tað at menna føroyska fiskivinnu og at menna nýggjar vøruburturúr fiskivinnu tað broyttir mann til at menna nøkur lokal økir í føroyum altso hevur einki hvørt annað at gera tað at fáa meir prís burtur úr einum makreli tí at mann ger eina nýggja vøru burtúr einum makreli tað hevur einki at gera við tað um sandoyggin ella suðuroyggin fær eitt fiskiloyvi altso tað at mann mennir eitt øki tí at arbeiðsloysi í einum øki tað merkir ikki tað at tey sum eru arbeiðsleys í tí økinum fara at knappliga at menna eina nýggja vørupurturúr einum makreli altso tað var altso tað var so skuffandi at at síggja at ð tað tað bleiv mann pulerað til nakað annað enn tað sum upprunaliga ætlan
har tíverri ja takk so er tað sama hann er

ja takk billijustinussen gjøra
ja takk fyrifrú forkvina ja eg eg segði tað við høgna hoydal altso staðin fyri at mann brúkar orkuna upp á at diskutera hvør skal sleppa at fiska at mann heldur brúkar orkuna upp á at p á at hugsa frameftir fyrst og fremst má tar koma frá tað sum hevur við okkum at gera má koma frá landsstýrinum frá teimum fólkunum sum landsstýrið hevur ráðað yvir tí granskingarumhvørvinum sum finst eg eri ikki granskari eg kann ikki siga hvat vit kunnu gera men eg kann í hvussu ver virka undir at mann ger tað at at vit hugsa tann vegin í staðin fyri bara at kríggjast um um tað skal vera uppboðssølu ella ikki uppboðssøla og og so víðari sog tað er tað er tað sum eg haldi er er týdningarmikið og at mann kanska setir ein granskingarmálsetning fyri føroyar at mann kanska kanaliserar granskingarpengar til ávís innsats økir tað haldi eg er ein máti sum mann
um hetta ja takk billius dinsen hava tú pappírini við telda næsta røða er ruth vang
ja vit ha fingjð eina frágreiðing um fyrisiting av feini frá landsstýrismannunum og eg má siga at eg haldi gott vit fáa hesa her árligu frágreiðingina eg haldi hon gevur eitt gott innlit í støðuna í fiskivinnuni og ikki tí vit viðgera ofta fiskivinnuna á á tingi men men eg fáa eina grundaða gjøgnumgongd eg haldi eisini at viðgerðin higartil hevur verið áhugaverd ymiskir vinklar sum fólk hava valt undanfarni røðari biljustinussen byrjaði við at sæð frá einum borgarligum sjónarmiði hevur vinnan nú fingið í veisk eg mana hevði tryggar vinnuligar karmar eg vil siga at zá einum borgarligum sjónarmiði hevur vinnan fingið planøkonomiskar karmar borgarligt er hettar ikki munopolkapitalisma hevði onkur kanska kallað hetta røðan hjá hørna hoydal fekk meg at hugsa um fookoama og verkið hjá honum endahysturi fokojamas boddi at eg endan a kalda krígnum so góvust vit øll at kríggjast tí ideologiskt vóru vit so stórsa samd tað var einki at kríggjast um longur mann hevði funnið líkasum ideal loystin fyri at skipa samfeløg og tað er ikki so undarligt at mann hugsar um tað tann mátan sum tað verður tosað um hesa her fiskivinnulóggávuna vit hava fingið nú hetta er líkasum loysnin hetta er lógin sum gevur tryggar karmar og trúgvi líka so lítið upp á tað sum sum sum spádómnmun hjá fookojama sum jú heldur ikki vísti seg at halda serliga leingi avgjørt er hettar ein nøktandi skipan fyri partar av fiskivinnuni verandi aktørar eru nógvir nøgdir tó ikki allir og allir flokkar eru væl ikki ella eru vitandi um at ikki øll ikki allir aktørar kenna seg rætt viðfanan í skipanini tað eru nemliga soleiðis at ein skipan við politiskari útlutan hon leggur sera sera stórt trýst á politisku skipanina og eg trúgvi ikki at tað bara er hjá okkum at tað javnan bankar upp á við fólki sum vilja gera vart við hvussu illa tey eru viðfarin í politisku skipanini um mann stendur til svars yvir fyri øllum í einari planøkonomiskari skipan við politiskari útlutan í mun til eina marknaða skipan vit hava síðani hendan lógin komað at ati í gildi og eisini kanska áðrenn tað í ein missan mun sæð at vinnan hon tilagar seg tí politiska veruleikanum fyri at fáa lut í fiskiríkidømi atgongd til veiðurættindi so er tað alt avgerandi við politiskum sambondum mann skal hava sínar agentar tla sín agent í politisku skipanini tað sóu vit sera ítøkiligt

annað í sjónvarnssendingum sum lýsti samskiftið ímillum aktørar og politikarar hvussu tað gekk fyri tað fer fram eitt illa goymt bíti í politisku skipanini ímillum politikarar ikki allar men nakrar og tað er væl eisini tað sum jakuvestergaard vísir til í sínari røðu tá ið hann sigur at kabalin skuldi ganga upp fyri at fáa opolitiska undirtøku og tá ið billijustinussen vísir á at nógv av hesum veiðurættindnum sum vórðu ætlað at menna fiskirættindina ikki hava givið serliga nógva menning so er tað væl nakað sum b boð um at tað sum vit kalla vinnuligar royndir og verkætlanir og menningarkvotur ofta bara er ein máti at hála nýggjar aktørar inn í vinnuna aktørar sum onkur politikari ella onkur í politisku skipanini arbeiðir fyri er kedd av at siga tað men soleiðis er tað eg upplivið fiskivinnuna í øðrum londum hevði mann sikkurt hildið at hettar grensar til koruktión men hetta er ein máti vit hava valt at gera tað uppá í føroyum við politiskari undirtøku soleiðis er tað nýggi formaðurin í fólkaflokkinum segði einaferð eg minnist ikki akkurát orðarætt hvussu hann segði tað men líkasum at nú skuldu vit fáa alt útlutað og so skuldu vit annars halda fingrarnir vekk og eg tulkaði tað sum at formaðurin la núverandi formaður í fólkaflokkinum dugdi væl at síggja at hetta var ikki rætti liberali ella borgarligi mátin at luta út rættindir men at tá ið mann nú líkasum hevði sæst fyri at býta alt út so mátti mann fara at spæla eftir marknaðartreytum eitt sindur sum tá ið vit spæla matador at vit býta út við byrjan og so spæla vit eftir eins reglum øll somul tí er bara soleiðis í hesum spælinum hevur onkur frá byrjan av longu fingið ráðhusplássi meðan onkur annar hevur fingið rødolvrivági ella hvussu tað eitur og meðan onnur slett ongan bil hava

øhskal eg fara kanska meira til tað sum vit eru minni ósamd um vit fáa eina støðulýsing viðvíkjandi fiskiveiðueftirlitinum sum eg haldi eitt sera áhugaverd har verður staðfest at fiskivðeftirlatið hevur fingið nógv fleiri og tyngri arbeiðsuppgávur vit hava fingið tvær heilt nýggjar lógir upp á nøkur fá ár og tað økir um tørvin á løgfrøðingum fyrst og fremst og so er tað so nógv annað sum sum krevur eftirlit eitt nú hetta her um at alt skal um føroyskan bryggjukant vit hava eina avtalu við við noreg og es frá tvey túsund og tjúgu um at tað skal gerast fult eftirlit av fimm prosent av landingunum og sjey komma fimm prosent av nøgini sum verður landað av uppisjóvar fiski í føroyum tað er nakað vit hava forplikt okkum til so tað eru vit noydd til at halda

og og tað kann undra haldi eg at vit ikki vit ikki raðfesta fiskiveiðaeftirlit til dømis meira enn vit gera tá ið nú vit eru burturav ein fiskivinnutjóð tað hevur verið frammi um eitt nýtt skip og og eg má siga at eg havi ikki hoyrt eitt orð um tað í politisku skipanini men onkur frá fiskiveðeftirlitinum varð frammi og og greiddi frá um eitt skip sum var til sølu eitt átta ára gamalt skip sum við neyðugum tillagingum hevði kostað hundrað og tíggju milliónir tá ið tað var í og tað verður ikki lætt at skaffa tær hundrað og tíggju milliónirnar her og nú vænti eg ikki við tí teimum íløgunum sum mann hevur sett sær fyri at gera men tað kundi verið áhugavert at hoyrt landsstýrismannin um tað er nakað mann umhugsar ber tað til at leiða eitt skip fyribils ella ella hvat fyri tankar hevur landsstýrismaðurin á tí økinum og so nú míðan veg snakka veg um fiskivaðueftirlit so verður nevnt tar mittásíðu ellivu í frágreiðingini at at um vit til dømis hugsa um tey russisku skipini sum javnan umskipa í fyrstu farmaskip so er onkur teirra blivin so stór at tað tekur eina viku at tøma tey tey læsta eini seks túsund tons eg má siga at eg havi havt ta fatan at mann slekki hevur kannað at mann hevur havt ein et læra óformiliga avtalu um at mann kannas slekki russisk skip o tí helt eg at her var rættiliga áhugavert o tað kundi eisini hugsað mær at fingið landsstýrismannina greitt frá altso hvussu er eftirlitið við skipum útlendskum skipum í føroyskum sjógvi ella sleppa tey púra undan eftirlit

ja støðan er jú øgiliga spent í løtuni og og í danmark síggja vit at tað er nógv trýst á fyri at fáa stongt danskar havnir fyri føroyskum nei fyri russiskum skipum í fall mann velur at gera tað í danmark og tað eisini kemur at sløa ígjøgnum føroya í føroyum hvat merkir tað fyri okkara fiskivinnu okkaravið russlands so hetta eru viðurskiftir sum sum virkuliga sum skapa órógv í okkara fiskivinnu kann eg ætla eg giti at landsstýrismaðurin kann ikki siga so nógv um tað men men eg kundi gott til dámt mær at fingið hana hugleigt um um støðuna og um mann kann siga okkum nakað um støðuna tað hevur verið eittdiskutera eitt sindur um makrelkvotur sum stuðul og eg skilji sera væl edvar jakobsen hon hon hevur víst á hetta her við hvørjir bólkar fáa og hvørji eru ikki fáa tað er øgiliga ringt at skilja logikkin og heila tikið haldi eg at mann heilt yvirskipað eigur at seta spurningin at tá ma nú fer at býta út fiskirættindi til fólk og feløg sum ikki fiska hvør skal so hava tað virkar ikki sum um at tað eru tey sum neytur villiga hava størt tørvin á tí sum fáa og vist mann fer at býta út til fólk sum ikki fiska hví skal tað so avmarkast til fiskivinnuna kundi tað verið heilt onnur økir sum kundu fingið makrelrættindi at selja heilt aðrar vinnur ella kanska enn tá okkurt sum sletkiki var í vinnuna eg haldi at spurningurin má setast undir øllum umstøðum haldi eg at mann eigur at seta spurningin um tað er skilagott at mann stuðlar einari vinnu hvørt fiski grundarlag ikki er til staðar at mann styrkir tey økonomisk við makrelrættindum til at fiska enn meira av fiski sum ikki er har økonomiskt og og eisini út frá einum burðardyggum sjónarmegi so virka tað ikki rætt tað rætta hevði verið at funnið aðrir veiðumøguleikar til hesir bátarnir tað hevur mann so ikki valt ella ikki megna

øh ja eg noteraði meg niður her um tað her við tilfeingis gjaldinum sum høgni hoydal var inni á við við hetta her við manning um manningin skal betala ella ikki og tað hevur verið ein afturvendandi diskussión og eg má siga at vissi mann altso tað sum sanført meg um tilfeingisgjald tð er tað eu rigin um tilfeingis rentu tað í okkara tilfeingisvinna er ein yvirnormalur profittir sum onkursvegna øll føroya fólk skulu hava sín lut í og tað er tí man tekur tilfeingis gjald men soleiðis sum manning og reiðarí hava avtalað hýri ímillum sín so er tað øgiliga ringt at síggja at mann skal sleppa frá at taka tilfeingisskatt frá manningini tí manningin fer jú avstað við einum parti av tilfeingisrentuni so kann mann politiskt halda at tað er bara reiðaríið sum skal bera útreiðslurnar av tilfeingisgjaldunum men eg haldi at at tað er ringt at forsvara ta sjónarmiðu út frá tí teoriini um tilfeingisrentu viðvíkjandi framtíðarætlanum so haldi etta er sera áhugavert hetta her við reyðu æti og eg síggi at fiskimálaráðharrin hevur skrivað út fimm royndarloyvir og har kundi eisini hugsað mær at vita hví hví akkurát fimm og og hvørji hava kriterað hini verið onkur heldur at hetta kann vera tað nýggja fiskivinnuævintýrið í í føroyum og onkur heldur at tað kann blíva líka líka stórt sum uppisjóvar vinnan tað vita vit sjálvsagt ikki enn men haltstovan hevur sagt at tey meta at tað er grundarlag fyri at aat fiska hundrað og tjúgu túsund tons um ár av reyðætu sjálvandi vita vit ikki hvat ið prísurin verður fyri fyri reyðætu men undir øllum umstøðum so eru hetta nakað sum er sera sera áhugavert og eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um øll sum hava víst áhuga í at royndarveiða reyðæti um tey eru øll sloppin framat ella um tað er avmarkað á nakra máta

mann hevur valt at lata upp fyri fiskiskapi á føroyabanka havstovan mæltir til tvey hundrað dagar og har er at mann so endaður við trý hundrað og tretivu døgum tað er nú ikki óvanligt at mann politiskt velur nakað annað enn havstovan sigur tað tað hevur heldur verið undantakið enn reglin at mann hevur fylt tíð og tað er ikki bara galdandi fyri nú sitandi landsstýrismann avgjørt ikki og í so máta eri eg sera fegin um at vit hava fingið eina semju um eina umsitingarætlan og eg kann blíva sera bangin um at hon aftur nú kemur undir politiskt trýst nú vísti edva jacobsen á at hon átti at verið endurskoðan sjálvandi eiga allar skipanir at verða endurskoðaðar men eg ræðist hetta við at mann alla somli tíðina pylka við og koyrir meiri fiskidagar inní skipanina vissi mann ger tað so er umsitingarætlanin púra virðisleys eftir mínari meining tíðin hjá mær er farin eg haldi eisini eg var við at koma ígjøgnum tað sum eg
ætlaði at siga takk fyri frú forkunnug takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta
frá bjarna kárasom petersen gersovætakk fyri frú forkvina ja takk fyri ruttang fvang fyri eina váhugaverda røðu hon nevndi hettaher við makrelinum at at mann brúka tað onkursvegna sum einsera óbeinleiðis stuðul haldi m eg hava hoyrt at tað var onkur miðnámsskúlanæmingur sum hevði spurti undanfarna lanstýrismann og fiskivinnumálanum teir kundu fáa makrel soeisir at tey kundu fara námsferð tað sigur eitt sindur um hvat fyri leiklut hesum makrelini hevur fungið eftir hondini men so er tð hetta her við tryggar karmar sum rutvangur inni á altso tað haldi eg eta besta politiska spinnu í nýggjari tíð kanska friðarradarin kundi fingið eitt gott annaðpláss men potrygga karmar man heldur tað merkir støðugar politiskar karmar at virka undir og leggja íløguætlan eftir eftir lang áramál tað merkir at mann politiskt útlutar til nøkur ávís uttan at taka tað neyðugu tilfeingisrentuna inn tað er so sára simpult tað haldi eg so ómetaliga keðiligt at mann hevur billa fólki inn at tað er øðrvísi og so tað sum er so keðiligt tað er undir marknaðartreytum tá kappaskt mann og man vinnur um mann er dugnaligast og mest innovativur og so framvegis

takk er útvanngerðsvæl takk fyri at vit hyggja eitt sindur aftur tíðina nú er tað næstan ongastaðni mann brúkar planøkonomiið longur men í teimum samfeløgum sum mann hevur brúkt tað hevur tað verið rættiliga trygt tað verður hampiliga forosiligt eftir tað skal blíva saman og tað fer tað upp á einlanda máta eisini at gera hjá okkum tað er samføra um og vit sleppa ik ikki undan at so vit kunnu antaka at hetta við reyðæti fer at vera nógvir pengar nógv virði í tí hvussu fer mann at býta tað út fer tað umaftur at vera til tey somu ella fer tað at vera til tey sum eru tættast upp á politisku skipanina vit hava virkuliga tørv á marknaðartreytum í okkara fiskivinnu
tvær
ak edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna í sambandi við eg tosaði einaferð við ein fiskivinnufrøðing sum var á havstovuni og hann sigur nemiliga akkurát í sambandið eftir tilmælir og frá frá frá teimum frá eisis tað sigar hantað so gott allíkavæl hann sigur men má ikki gloyma at vit ábókstavi men vit ganga á botni taðtað er taðtað mann ger í yvirførdum týdningi meðan tit sum politikarar eisini mugu taka sosial og fíggjarlig og onnur atlit tí er tað ofta spenn í tað sum fiskifrøðingar og tað sum havstova kemur við og tað sum endar við at vera viðtikið her altso vit hyggja ikki eftir nøkrum uttan bilogini so eg helt eg helt at tað tað sigur ofta hví vit spigulera ofta hví hví er tilmælin so langt frá tí sum vit komani til men tað er akkurát tí at vit hava so nógv onnur atlit sum skulu byggjast inn í etir her í so fallið skal halda inntil inntil tá kanska kemur fiskur aftur og hvat hvat mann sú roknar uppá
takk fyri fólk
nger so væl takk fyri ja etva ekasein hevur púra rætt í hasum har at at allir serfrøðingar etlar flerstu allir serfrøðingar hava eitt atlit at taka meðan vit politiskt hava nógv fleiri atlit at taka men vandin er at vit vit hvørt taka nøkur øgiliga stuttsygtaði atlit sum so hevna seg aftur seinni og tað er hvussu er tað sum mann hevur hildið at hetta við at tað loysir seg ikki at fiska stovnarnir upp men at mann og tað er væl tað sum er øll teoriin aftan fyri hesa her umsýtingarætlanina at mann veit at mann má ikki fara upp um eitt vist í mun til gýtingarstovn og og smáfisk og so víðari
takk fyri
høgnihoydal ger sovælja frú forkvina eg helt a ruttvang hevði fatur á øliga nógvum týdningarmiklum viðurskiftum og so nevnir hetta við at eg havi sagt at mannink skal ikibetala og eg skilji væl ruttvang sigur tað jamen manningin fær eisini ein part hýrisavtalurnar eru so at mann fær ein part av veiðuni men tað sum hendir nú og sum er hent leingi gsum fer at henda uppaftur meira í í framtíðini tað er tað at nú selur mann atgongdina at fiska so tilfeinsrentan verður kapitaliserað við at keypa og selja kvotur fiskidagar ella loyvur har fær manningin einki burturav so tí er ettprinsipi elsæ tei mum sum finna út av tum teir broyta hýrussáttmálan men manningin kann ikki betala fyri atgongdina hjá einumprivatum felagi at fiska tað ber ikki til
í morgin
ruttvang ger so vælja j nei eg skilji væl eg skilji væl sjónarliðið hjá miðið hjá oygna hoydal og og og og serliga útfrasina her at manningin jú ongan ágávan fær av tá ið tað verður sett men men nú hevur mann jú ikki tíð upp á nakran máta er tilhangari av av hesari her eyftirsett lógini at mann nú ætlar sær at fanga líkasum tann yvirnormala vinningin soleiðis at eingin sleppur út aftur úr vinningini úr vinnuni við vinningi tað er jú eisini eitt sovorðt planøkonomiskt prinsipp púrasta altso har sum vit síggja nei fyritøkur hava góðar orsøkir til líkasum at lukka niður og fara víðari og selja skip ella hvat tað nú skuldi vera nei so ger mann tað ikki um ikki ómøguligt ógvuliga trupult soleiðis at tú faktiskt fær hildið nøkrum aktørum føstum í vinnuni sum kanska hsl ikki skuldi verið har hetta er jú púra sjúkt eisini út frá einum borgarligum sjónarmiði biljustinussen sum vísti á hetta borgarliga
takk fyri
eygum samuelsen ger sovælja takk fyri frú forkvina eg helt at rut vang helt eina øgiliga góða røðu um hetta her við planøknomini og hvussu tann politiska skipanin líkasum hongur upp á alt tá ið tað er stýrt upp á hendan her mátan og so nevnir hon hetta her við tryggari karmum at altso tað er fyri nøkur fá eg veit ikki vit hava hoyrt at henda lógin sum er heilt nýggj er broytt eg veit ikki óteljandi ferðir og vit síggja í hesari ætlanini at eitt lógaruppskot er sent til hoyringar við ymiskum nágreiningum og at mann eisini í heyst ætlar at broyta hetta her við hvussu umlagdar menningarkvotur skulu teljast við í miðsavningarregluni fyri uppissjóvarfiskisløg asu mann pilkar pilkar og skrúvar alla somlu tíðina so at fyri tað fyrsta so er tað nøkur fá og fyrtað næsta so dugi eg øgiliga illa at síggja hvussu trygt tað er tá ið mann broytir alla tíðina og trýstir vørn til dømis sum slekkik megnar at umsita allar hesar broytingarnar so tað eg haldi ikki her er serliga

takk ruttvang ger so væl takk fyri frú forkvina ja
ja tað er so tað at hóast mann kanska er blivin samd í politiskt um nøkur yvirkipaði prinsippir so verður mann alla tíðina avbjóðvið at skula taka støðu til smálutir og útgreina nágreinað og tað skilji eisini av landsstýrismanninum at mann arbeiðir við fleiri broytingum í heyst sum mann metir eru eru neyðugar og tað tað er eisini ein avbjóðing haldi eg at at vit í politisku skipanini og vit sum ikki eru í vinnunevndini vit skulu virka at stríðast og gera okkum ómak fyri at fylgja við hvat ð er sum hendir í okkara fiskivinnulóggávu og eg skilji at tey sum eru í vinnunevndini hava eisini stríð við at gjøgnumskoða nakað eftir hondini takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsti røða verður sámal petur í grundvæl
takk fyri frú forkvinna tað eri frágreiðingin til løgtingið frá landsstýrismannum í fiskimálunum um umsiting av ella fyrisiting av sjófeingitil viðgerðar oeg skal ikki leingja hetta orðaskifti so øgiligt men døg to ogu nøkur ting eg hevði hug at nerk tað við eri uppvaksini í einari tíð hvar ið páparnir fiskaðu langt vekk frá føroya grunninum fyri tað nógva grønlandið íslandir ní funnulandi og tað nógva veiðan sum var undir føroyum tað vóru eingis menn sum trolaðu tað var nógvur toskur til og so varð tað snellubátarnir sum fiskaðu uppsæ alt tað er broytt í dag snakkaðu vit tái vt snakkað um fiskarí so snakkaðu vit um uppisjóvaskip tað er har pengarnir eru meðan heimaflotuni sum so er minkaðu niður í púra einki og hyggjaðu bara í ta yvirlitið sum er í hesum her lóg um sjófeingi so ella fyrisiting av sjófeingi so síggja vit at dagatalið er jú minkað betýðiligt niður bátatalið minkað betýðiligt niður og og fortreytirnar allar broyttar tað vóru ella nøkur fá ting sum eg ætlaði at nerkt tað við í hesari frágreiðingini annars haldi í frágreiðingin er góð men eg sakni allíkavæl eitt lítið sindur av hesum heri tey koma til kvoturnar um vinnuligar royndir og menningarkvotur at tað stendur at landsstýrismaðurin eftir eftirmeting hevur bestemt tað givið til eginkvotu men mann sær ikki nakað av iraltso hvat hvat eftirmetingin í tí føruum gongur út uppá tað stendur um um burðardygd og annað men hesir seinnu árini hava hava kvotur verið lætnar til vinniligar royndir og tað er tað er og fylgið lóggávuna sjálva sum sum gevur loyvi til tað men mann kundi tonkt sær at fingið eina eina frágreiðing upp á hvussu úrslitið er eri eri nakað nýggj nakar nýggj vinnuveður eru nøkur nýggj produktir eru nøkuraltso kunnu vit vísa á at hesir pengarnir hava givið nakað ella eru pengarnir farnir aðrar vegir altso hvar hvat hava vit egentiliga fingið burturúr hyggja vit eftir frágreiðingini á síðu fýra so so stendur um menningarkvotur kvotur til vinnuligar royndir í einum reglubroti at latast kundu í mesta lagi átta komma fimm prosent av samlaðu føroysku kvotuni av svartskjaftir makreli og norðrasilt í reglubrotinum beint niriundir har stendur at norðasegld um makreli skulu átta komma fimm prosent setast av til vinniligar royndir altso í næast somu setningin sigur mann at tað kann og tað skal men so vísir mann at hesir her vóru lætnar sambært grein trýss lógini um fyrisiting av sjólfeingi og sum høvdu gildi fyrsta janua er fess

eftirmetingin er gjørd og mann hevur lagt um til eygnarkvotur um mann metir at tað eru virðisskapandi og burðardygdar eisini stendur í eserlógini um menningarkvotur og kvotur vinnuligar royndir at mann hevur givið tað út um landið tað vil siga tað at mann mann líkasum spráir tað út otí kundi eg plant mær eisini tíforndin at hugsa um og hevur mann so tryggjað sær at tað verða verandi úti um landið ella ber tað til at at hetta er aftur samlast á nøkrum fáum støðum men serliga kundi eg toymt mær at vita um hesin peningur sum er játtaður um um vit hava nøkur ítøkiligr produktir til dømis sum eru komin burturúr vit vita at tað eru skip komin til landið sum hava fingið loyvi og tað er gleðiligt tí at hað eru stórar nøgdir men tó so er koma við einum hjartasuffi afturat og tað er

línubatarnir í beikki trý sum hava endurnýggjað seg vit hava leingi rópt upp um eina endurnýgging og og teir hava so hóast mann ikki bygt nýtt so av teir endurnýggja seg soleiðis at teir hava fingið betri skip og teir hava fingið betri umstøður til manning og og fáa tað bera til men serliga við tí at teir eru farnir aftur til tað sum eg vaks upp við at teir sleppa burtur av føroyagrunnunum flemmsi kapp ísland til grønland at fiska og teirra grundalag er har tí at føroyagrunnurin ber hetta ikki longur um tað so hevur samanhang við at vit fiska so nógv av av uppisjóvarum fiski øðrum til í mun til tá hvar tað var ótroytt tað skal g ikki gera meg klókan upp á tær aðrir sum vita tað betur síðani havi eg hug at koma inn á fiskiváða eftirlit eg haldi at tað er ein dapur lesnaður í hesum hesari frágreiðingini men vísir tað at teir eru klárur yvir at teir klára ikki hesa uppgávurna er stendur at tað eru fýra eftirlitsfólk í fulltíðarstarvi samstundis verður víst á at meira enn átta hundrað og tveyoghálvtrýs týss tons er handfarið við bryggju í føroyum í tvey túsund og einogtjúgu landa og umskipa og hetta er at sirka seks túsund landingar tað sigr seg sjálvt at tað ber ikki til at halda tað stóra eftirlitið við tí og teir eftirlýsa eisini at fáa meiri fólk og tað haldi eg at at vit hava skyldu til vit hava skipanir og vit hava skyldur til at hava eftirlit við at hetta gongur og fyri ikki minst fyri havstovunaskyld at vit fáa tey røttu dateini inn at tú koyrir m ein eitt millm annað forkertun íeni teldu jumi so fær mann forkertsvar og tí er tað størsta týdningi at havstovan fær akkurát tey teir røttu upplýsingarnar eisin loymti mær at vita hvat eftirlit er við fremmandum skipum í í føroyskum sjógvi hvussu stóran mun vit kunnu vera trygg við at teir upplýsingar vilju fáa frá teimum sum fiska har eru rættir eg havi sjálvur verið sjómaður fiskimaður og tað kanska ger tað at eg havi eina skepsis við um um akkurát fiskimaðurin gongur upp í tað at havstovan ella myndugleikarnar skulu hava akkrat teir røttu upplýsingarnir og

eg gangið út frá at tað ikki betýðir tað at teir undir mannaðir tí tað er ikki loyvi so tað betýðir artað at tjaldrið bert siglir hálvt ár so stendur eisini skriva at at tjaldrið er so mikið gamal at tað slepst ikki undan tekniskum avbjóðingum trupult at fata eykaluti men hetta ger at skipið liggur meira enn ætlað tað vil siga at skipið liggur altso meira enn hálvt ár við bryggju atir hesum og so verður nevnt at vørngir av tí fatanm áttu at fingju eitt nýtt skip men tá ið hetta skipið frá nítjan hundrað og seksoghálvfjerðs nú veit ikki hví ta ber evr hálvan manning um mann ikki hevur ráðtil tað av mær enn hálvan manning ella mann heldur tað at brymil kanska klárar tað eftirlitið nú vit hava so nógvar bjargingartænastur runt um í landinum og sum eg haldi er ótrúliga gott og óstrúliga stórum týdningi at vit teisini hava spjalt tað út um land ella vit tað eri ú áhugarbólkar men vissi nú ikki mann hevur ráð til at hava tjaldrið siglað meira enn enn hálvt ár so er tað púra burtur úrviti at fara at byggja eitt nýtt skip til akkurát ta tænastuna so átti mann heldur at stuðlað teimum bjargingarfeløgunum sum eru kring landið at tey kundu tikið ta uppgávuna upp á seg sum í nógvum førum er tað sum ið mann skuldi roknað við at eitt vøktar og bjargingarskip skuldi makrelurin sum hevur rið ein sólskinssøga hann var ein tann størsti parturin í hesum her umbýdinum sum eg veri ella menningarkvotum og og vinnuligar royndir eg haldi eisini at sæð við við eygum hvar mann hyggur eftir tí samlaða skipaflotanum so hevði tað veri nógv betri at vit prøvaðu at vinna okkum rættindir til til dømis sbólt trý við tí makrelinum sum var heldur enn at fara at býta tað út á nøkur onkult virkir tað virkar avlærandi fyri onnur virkir

kundi tamt mær at at landsstýrismannin í tífarin vísir á tí tað gangi eg út frá at hann kann um tað eru nøkur úrslit táfyr liggja nøkur úrslit av hesum her sum hevur gjørt til vinnuligar royndir annað enn enn at vit hava fingið tvey ella fingið fleiri skipi inn og tey hava ngi ískotiskootur tað er ógvuliga gleðiligt tí tað sær út til at tað er nokk til teir ætlar

krøvini til fiskiveiðaeftirlitið eru økt stóran mun tað sigur umsitingin í vørn teir hava fingið ella vit hava avtala í norra og es at vit skuldu hava eitt størri eftirlit og eg haldi avgjørt at tað eigir landsstýrismaðurin at hugsa um at at vit fáa eitt eftirlit ð betiri tað vildi ger tað at vit uppfylla tey krøv sum eru sett til okkum og eg yvist onga løtu í at tað kundi bøtt um tað tølini at vit vóru meira sikkur upp á at øll hesi tølini eru røtt annars fari eg ynskja fiskimálaráðharranum sum eisini nevlja nýggjur góða eydnu við arbeiðinum á hesum øku
takk fyri takk fyri tann næsti røða verður landsstýrismaðurin árni skoli ger so væl
takk fyri frú forkvinna
er eingin ivi um at vit kunnu gleðast um at tað gongur væl í

fantastiskt at síggja at at hendan vinnan hon hon fær góð resulutátir árið í fjør ár tvey túsund og einogtjúgu er gott ár hjá uppsjórðarvinnuni teir koma út við góðum tølum tað sum eg havi sæð og tað er at fegnast um tað er eisini øgiliga gleðiligt og tað er stuttligt at síggja at tað er komið nýggj skip vestmunningur eru komin á vestmanna og vit sóu kristian í grótunum ei spildurnýttskip koma á klaksvík fyri ikki so nógvum døgum síðan og tað er heilt ótrúliga gleðiligt at ein vinna megnar at at koma við nýggjum arbeiðstólum at hon megnar at endurnýggja tey amboðini sum skal brúka fyri atskaffa til høldar tæ resursuna sum sum hetta er og vit vita jú at tað eru fleiri skip á veg til hendan bólkin tú hevr eisini gingið gott hjá teimum virkjunum á landi sum fáast við uppsjórarfisk tað sum eg havi sæð tað sum eg havi hoyrt so er tað eingin ivi um at virkini á landi í tvey túsund og einogtjúgu hava eitt fantastiska gott ár kanska tað besta tey hava havt yvirhøvur so tað er eisini ein sólskynssøga at vit hava fingið hesi virkini sjálvt um vit kanska ikki fingu tey soleiðis øgiliga frívilja v blivu kroyst til tað tá ið vit bliva útihýst á sinni fyri nøkrum árum síðan men tað sær út til at tey virkini veruliga ger ein mun og gera tað at okkara útflutningsvirði faktisk er vesindligt hægri enn tað annars hevði verið vissi vissu støðan var sum var áðrenn og tað er gleðiligt tað er eisini stuttligt at síggja ta søguna um tann fiskin sum viður fiskað til ídna ella tann bíliga fiskin pilagdiska fiskin sum fer inn á eitt virki sum blívur til mjøl og lísið og blívur til fóður og sum so blívur til hágóðskulaks sum kemur út áeitt market har sum tað fær ein marknaðarprís sum er langt hægri enn enn kappingarneytan hjá okkum klárar at kappast við vit fáa ein vesindiligt hægri marknaðarprís fyri okkara laks enn okkara kappingarneytir at gera tað er eisini ótrúliga stuttlig og gleðilig søgu at síggja sum resultat av okkara

fiskiflotin í barenshavinum klárar seg eisini væl tvey túsund og einogtjúgu er eitt gott ár hjá tí flotanum teir teir hava eitt gott ár tað roynist væl og vit vita eisini at har eru fleiri nýggj skip í ger til tann partin av flotanum og tað sama sum ger seg galdandi fyri hin partin arflotan tað er ótrúliga deiligt og og stuttligt ella eg veit ikki spennandi sum fiskimálaráðið at síggja at amboðini sum skulu brúkast í eini vinnu verða fornýggjar vit fáa betri møguleikar betri tøkniligar møguleikar men eisini effektivari og rationellari amboð at útinna okkara virki við tað er ótrúliga spennandi

vit vita øll at tað hanga dókskýggj á luftini men tað fara vit at lata liggja beint nú vit hava í tvey túsund og einogtjúgu eisini tvey úsunog tveyogtjúgu fleiri fiskivinnuavtalur við onnur lond og tær eru nøkulundað sama støði sum tær vóru í í fyri tvey túsunog tveyogtjúgundi sum tær vóru í einogtjúgu altso fyri ísland grønland og norra so eru tær akkurát teir somu tað er bara rudla ygur tað er akkurát akkurát sum tað var meðan í russlandssáttmálaln er eitt lísindi minni vit hava tvey túsund og sjey hndrað og trýss tons færri av toskihýsi í russlandtssáttmálanum og vit hava fimtan hundrað tons færri av rækjum í russlantssáttmálanum í tvey túsund og tveyogtjúgu enn vit høvdu í tvey túsund vit kunnu fegnast um at vit hava fingið ein botnfiska eina botnfiskaavtalu við brekland mann royndi í tvey túsund og einogtjúgu tá bar tað ikki á mál men vit hava í tvey túsund og tveyogtjúgu eina eina avtalu við brekland og tað er ein avtala har sum tað er álei eg haldi gott trý túsund tons í tí avtalunum so taðer ikki nøkur stór avtala men men tað er eitt fantastiska gott fyrsta skrikt haldi eg flemma ikki kapp er eisini ein einja har gongur tað framá vit hava í ár í tvey túsun og tveyogtjúgu átta hundrað og fýraoghálvfems tons at flemma ikki kapp men avtalan við bretland gevur okkum eisini hundrað og hvussunógv var tað hundrað og seksogfýrs tons tað havi sæð alt íð alt so hava vit túsund og fýrs tons sum vit kunnu fiska á flemja ikkí kapp í ár og tað er ein ein vesilig munur í mun til tað stað var í fjør sum var trý hundrað og fimmogtretivu tons at flemmj iki kapp er tað eisini soleiðis at vit eru virknir við at gera royndir havstovan gjørdi royndir í fjør at flemma ikk kapp við einum báti tann royndin lukkaðist næstan beturi enn mannja eg vet ikum veg var for góð um mann kann brúka tað orðið mann hevði avgjørt eina royndarætlan hvussu mann skuldi gera hesær royndina áðrenn mann fór úr føroyum og mann helt seg til at man meðan mann var har og tað resulteraði í at mann sum royndarveiðarflammið ikki kapp í fjør fiskaði oman fyri seks hundrað tons mann hevði faktiskt væntað ein faktor tíggju minni ella okkurt sovorðið tá mann setti royndina upp so har var heilt fantastiskar nógvir fiskur at fáa og mann fer aftur at gera royndir í ár og vónandi verður hetta grundarlag undir at vit kundu styrkja okkara krav um at kvotan á flemmi ikki kapp eigur at verða størri enn hon er í løtuni uppi í svalbard har hava vit eitt lít sindur minni áv toski í ár enn í fjør trý hundrað og sjeyogtrýss tons minni tavlsi vit hava fjúrtan hundrað og áttaogtretivu tons aðrar kvotur í altjóða sjógvi eru at leitað sama sum tær vóru í tvey túsund og einogtjúgu tó er ein ein kvota í føroyskum sjógvi sum er ásett í ár sum er kvotan fyri gulllaks gullaksa tilmæli í ár var nógv størri enn tað var í fjør føroyar hava vistmann hyggur í eini eini tíggju fimtan ár aftur í tíðina fiskað áleið fimmoghálvfjerðs prosent av tí gulllaksinum sum hevur verið fiskaður sunnan fyri føroya ella greinsil millum føroyar og bretland og fiskimálaráðharrin valdi tí í ár at seta føroysku kvotuna til fimmoghálvfjerðs prosent av tac tað er ikki tað sum teir hava gjørt sunnan fyri granskina teir hava sett sín lut til tríggjar ferðirnar tað altso tríggjar ferðinar tey fimmogtjúgu prosentini sum hevði verið teirrara partur av tv seg um teir fylgdu ssama loysni so vit eru farin bevíst inn at arbeiða við at gera hetta til eina burðardygga vinnu tí tað er tað sum vit ynskja okkum og tað ynskja vit okkum eisini á øllum møguligum øðrum økjum eisini tá ið tað kemur til

vit vit fingu eitt tilmæli frá havstovuni sum sigur at vit skulu ella teir mæla til at vit fara undir ein varisligan vinnuligan fiskiskap og teir nevna so tveir siga so tvey hundrað dagar vit hava tikið avgerð um at tað verður trý hundrað og tretivu dagar tað er statvekk eftir mínum tykki varisligt føroyabanki er áleið tíggju prosent av tí føroyska landgrunninum vit hava um millum níggju tíggju túsund dagar á landgrunninum fiskidagar so eitt eitt varisslig meting hevði verið at føroyabankin var umleið níggju hundrað dagar vist tað var líka sum á føroyagrunninum annars so trý hundrað og tretivu dagar er statvekk eit øgiliga varisligt ein varislig byrjan til fiskiskap aftur á føroyabanka og tí ru eru vit lendir á hesum hesir dagarnir verða býttir sum egindagar til línuskip til bólk fýra og til og sum felags dagar til bólk fimm tað verður hundrað og hlvtrýss dagar onkur hevr nevnt her til bólk trý hundrað oghálvtrýss dagar til bólk fýra og tretivu dagar til bólk fimm í bólki fimm er tað bara nakrir av bátunum sum eru útgjørdir til at fara út á bankan tí har eru ymisk teknisk krøv til bátarnar sum skulu harút

fiskiskapuri hjá útlendskum skipunum í føroyum er eisini skipaður nú eftir somu reglum sum fiskiskapurin hjá føroyskum øskipum undir føroyum og tað er ein broyting í mun til hvat tað var tá ið vit høvdu sáttmálan við es tað at vit hava nú hav fingið henda sáttmálan við bretar gera at vit skulu gera ein einigera reglur fyri hvussu teirrara fiskiskapur skal vera í okkara sjógvi og nú er eru øll sum fiska í føroyum undirløgd somu reglar haldi stórsa hundrað prosent bæði við hvat hvt hvat gýtingarfriðing viðvíkur hvat viðvíkur tekniskum reguleringum sum meska stødd og so víðari og onkur hevu verið inni á tí og til dømis við ristini sum vit sum hevur verið snakkað um eisini ristin bleiv innførd í septembur í tvey túsund og einogtjúgu og ristin er innførd í samstarvi við vinnuna tað vóvðu fleiri aktørar í vinnuni verið inni og og líkasum viðgjørt tað mann gjørdi royndir aftur í tvey túsund og trettan og fjúrtan har s mann fann út av hvussu hetta skuldi skipast ella hvat hvat mann vildi mæla til men tað útmyndaði seg ikki í eini einari kunngerð fyrr enn í tvey túsund og einogtjúgu tá ið mann saman við vinnuni ger reglur fyri eina ryst og samstundis letur nakrar kassar ella nøkur økir upp

tað hevur verið nokk so nógv aftur og fram um ristina síðan eg byrjaði í hesum starvinum

tað er so endað við at vit hava broytt kunngerðina ella hon er broytt hon verður til hoyring hon skal kunnast um át landsstýrisfundi og so verðu hon kunngjørd so tað verður siklurt í næstu viku og har verður ristin broytt soleiðis at hon frá at verða ein heil rist í í einum stykki nú er ein kann verða ein tvídeild rist tað ger at hon verður nemmari at hontera og fáa upp á trumlina og so víðari t hon verðr nemmari t hontera umborð á á bátinum

ímillum rimarnir verður broytt frá at vera fimmoghálvtrýss millimetur til at vera hálvtrýss millimetur og orsøkin er at við tí ristini sum mann var komin fram til varda ein forstórur partur av teimum tí fiskinum sum var loyvt at fiska sum fór út aftur so øtí verður tað broytt til til hálvtrýss millometur í samband við ristina so kunnu vit eisini siga at svartkalvi sum hevði krav um rist verður undantikin rist soleiðis at svartkaða fiskiskapur fram at rætta verður uttanryst soleiðs at vit fara aftur til tann mátan sum vit gjørdu upp á áðrenn og tað er tí at fiskiskapur eftir svarkaðut er ein relativt reinir fiskiskapur tað kemur øgiliga lítið av øðrum í og tí halda vit at tað er ráðiligt at gera tað

teimum sum fiska botnfisk í føroyum hon er ikki góð visu vit hyggja eftir tølunum so fiskaðu vit hýsutosk og upsa í tvey túsund og nítjan sjeyogfjøruti túsund og fimm hundrað tons í tjúgu fiska vit seksogtretivu túsund og hundrað tons og í einogtjúgu níggjuogtjúgu túsund ogtvey hundrað tons so tað hevur verið ein støðug niðurgongd hesi síðstu árini so tað er eingin loyna at tað er har sum vit í fiskivinnu í dag hava tann stóra tann stóra útfordingin veiðu virðið bara tað síðsta árið frá tjúgu til einogtjúgu er meira en hundrað milliónir minni hjá hesum partinum av flotanum allíkavæl sjálvt um tað er sagt so er tað heilt fantastiskt at uppliva at tað eri entosiastar persónar sum koma til mín og siga árni hygg hetta er loysnin kunnu vit ikki sleppa at gera henda kunnu vit sleppa at byggja hendan bátin og so víðari tað eru statvekt persónar í skipanini í fiskivinnuskipanini hjá okkum sum teir teir hava nógv hugskot um hvussu tta hvat kann gerast og og koma við hugskotum og vilja sleppa at gera nýggj fiskifør eisini til hendan partin av flotanum teir hava ymiskar avbjóðingar og tað er nakað sum vit mugu arbeiða við men men tað er ein vilju í vinnuni til eisini at finna loysnir sjálvt um tað gongur so illa sum tað gongur hjá hesum partinum av flotanum vit hava

í lógini um menning menningarskipanir ella royndarskipanir tíðin fera fara frammær so eg haldi eg komi inn á tað í í næstu ferð øtað er eitt tað eru nøkur stór potensialir føroyskari fiskivinnu onella tað hevur verið veriðokkurt ev verðir nevnt her í frágreiðingini er verið neviliga verið reyðatur nevnt reyðatið verður hildið at tað stendur at tað er sjey milliónir tons sum fara út í stórhavi údjúphavi og at vit kunnu taka varliga heftir ein øgiliga varlig meting hjá hasum sigur hundrað og fimmogtjúgu túsund tons við teimum prísunum sum eg havi hoyrt hetta má takast viðeitt sindur av fyrivarni so er hetta eitt virði sum er á leið hálv onnur milliard ella har áleið so vit tosa um øgiliga stór virði visu vit kunnu fáa hetta at fungera men men tað er ikki nevnt tað er tað er dýrt og tað er tað er ringt at fáa hetta at fungera reint tekniskt so her eru stórir útforningar eitt annað sum eisini er eitt stórt potensiali er tað sum er tann mesi pilagiski fiskurin har eru tvey sløg sum serliga verður nevnd til lakssild og prikafiskur og tað er eisini eftir hvat eg líka sum havi skilt øgiliga stór virðir og tað kundi veriða øgiliga áhugavert at fingið tað at fungera tí at høvdu vit kunnað fiskað tað burðardygt so hevði eg eisini tað tann parturin sum fór inn á virkið og bleiv til laksafeður kundi verið komið út aftur sum burðardygt og vit hildu okkara mc góðkenning sum onkur eisini hevur
áður tíðin er farin so ja takk tað eru nógvar viðmerkingar tann fyrsta frá eydisi
sartman niclasen ger sovæl takk fyri frú forkvina eg ætlaði at spyrja lansstýrismanninum um hann kom greitt frá at nú verður royntmøguleikarnar at royna eftir reyðati sum hann akkurát nevndi og um hvussu mann heilt ítøkiliga ætlaði sær at gagnnýta reyðhæti í framtíðini og so hoyrdi at hatta fer nokk at hjálpa upp á útlutningsvirði sum skal vaksa úr sjey komma sjey upp í ellivu milliardir krónur áðrenn tjúgu tretivu og eisini mann kundi greitt frá um har eru nakrar serligar tillagingar ið skulu til her á landi ella aðrastaðnis fyri at gagnnýta reyðhæti og so ætlaði at at spyrja eisini um niðast á síða tvey í lógarupskotinum har er ein ein ein ein setningur hvar eg halda sær út sum um at fiski farið viðvíkjandi veiðiloyvini at fiski farið sjálvt skal hava eina reina straffiatest og um tað er ein misorðing ella um tað veruliga er so
takk fyri frá fakfelag takk fyri
landstýrismaðurin ger sovæl ja spurningin um um reyðati eg eri ikki so øgiliga væl innií tí ront tekniskt hvat mann ger og hvussu mann hvussu prosessin er við reyðati men sum eg skilji so er hetta nakað sum verður gjørt aðrastaðni norðmenn teir fiskareyðati í dag og tað eru skipanir í norra sum sum gagnnýta reyðati og gera tað til vøru og tað r tað er hávirðis vøra tí at tey tey evnini mann færa út serliga haldi eg oljurnar sum mann fær burtur úr tí eru øgiliga hava øgiliga høgt virði ella eru øgiliga góðar eg veit ikki akkurát hvussu men men tey produktini sum tað gevur eru hvirðisproduktir norðmenn fiska reyðæti um summarið uppi í sjónum meðan okkara hevði verið um veturin niðri í sjónum so so eg veit at teir aktørarnir sum hava fingiðset við eftir føroyum hava verið í samstarvi við norðmenn tí tað passar øgiliga væl hjá hjá teimum virkjunum haryviri sum fáast við tað at kunna fingið ráður her frá um veturin tí teir fáa frá sær sínam egna flota um summari so tað er tað er tað sum eg veit um reyðari eg eg eg má siga veit ikki so ræðuliga nógv tekniskt um
akkurát tað takk síðani er tað eykum
samuelsen ger sovæja takk fyri frú forkvinna nú hevur verið eitt lítið sindur nevnt um støðuna hjá eftirlitinum bæði á landi og á sjógvi men her stendur í frágreiðingini tað at sjálvandi et tað er eftirlit av landi at mann manglar fleiri fólk ella hevur tørv á tí fyri at kunna liva upp til treytirnar h og so nevnir vørun eisini hetta her við at tá tað kemur til á sjógvi at mann at tað er ein heimild hjá summum skipum at ella mann kann seta eygleiðarar umborð á summi skip har so har so eigarin betalir útreislurnar sjálvir skipaeigarin og at vørindir kundi hugsað sær at tann skipanin var galdandi fyri øll føroyskt skip uttan mun til fiskiskap eg dugi so ikki at síggja um andsýrundir ætlaninum hjá landsstýrismannm at nakað verður nevnt ella nøkur støða verður tikin til hasi bæði tingini so kanska landsstýrismaðrin kundi sagt okkurt um
hvat hann heldur um tað
ognus góði gera so væl takk fyri spurningin tað er soleiðis við tað stendur í frágreiðingini eisini at børn eg haldi at tað verður misført tær tí at børn ikki ger tað eftirlitið sum teir skulu eg haldi at í stóran mun gera teir tað men teir brúka millum annað manningar frá skipinum til at gera tað arbeiðið so tað er ikki tað at teir ikki gera arbeiðið men tað er tað at teir í sínum systemi kanska halda at tað er ikki so optimalt at teir skulu brúka síni fólk soleiðis sum teir brúka tey í dag so tað er tað eina hitt at tað skulu fleiri fólk til tað tað er sikkurt nakað sum skal takast upp í samband við eitt fíggjarlógararbeiði tá mann kemur har til tí tað betýðir at tað skal hægri játtan til so mann hevur ráðað betalað sum fólkum í løl so tað er nakað sum má liggja eitt sindur longur frammi í tíðini so tað er ikki nakað sum sum landsstýrismennin ætlar ella fer at gera nakað við her og nú tað er tað ikki tað við eygleiðarskipan er nokk so útbreitt eg havi ikki verið ígjøgnum allar kunngerðir sum verða skrivaðar men eg haldi at teir allarflestu kunngerðir og ikki onkur nikkari til at rista við høvdinum aftur teir allarflestu kunngerðir sum verða skrivaðir í dag hava tað innskrivað at eygleiðar skulu kunna vera umborð og at tað er fiskifarið ella tann sum ja at tað er fiskifarið sum skal betala fyri tað at eygleiðar
her umborð so hatta har er nakað sum ein er ferð við at arbeiða inn í tær kunngerðina sum mann ger takk fyri
síðan er tað etva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna at akkur het her sum sum árni skoli nevndi í sambandi við sjálvt ídnaarfiskur sum er í føroyum sum verðu landaður kemur inn í eina rættiliga virðismikla føðiketu og og vit selja laks út aftur sum sum hetta hundraðprosent verður brúkt til tað er tað er tað er ein slkigeva og lýsir hvussu nógv dugnaligt virksemi við tað í hesum landinum hvuss nógv vit hava fingið upp á staðið av ymiskum fyritøkum til til at gagnukka okkara okkara egnu resursur tá vit koma til reyðaktir so er tað havi eg onkuntíð havtmistngilig nei visindur skeptisk tí tað er kanska at vit ikki fara at fiskif okar egnu føðiketu men men hetta jú ráðførayingar frá havstovuni um at tað eru ættiliga nógvar nøgdir sum men tað stendur her mest sannlíkt er men eg onku sburt inn til tað fyrr men men tað er nokk øgiliga greiðar reglur v at spyrja til gagnsmannn um tað eru øgiliga greiðir ábendingar sum liggja aftanfyri tá ið mann velur at royna eftir her í øllum førum at mann ikki fara

æja tað sum er ð við reyðætinum er at soleiðis sum eg skilji tað so er ein stórur partur av tí reyðætinum sum fer út íg einm bankaregna og fer út í havi suðureftir tað doyr ð og og tað blívur til eg veit ikki biologisk materialurin er já botni onkurstaðnir altso ha tað vil sia tað er ikki nakað sum kemur inn aftur í kretsløpi tó verður tað sagt at ein ávísur partur av hesum reyðætinum er føðigrundarlag undir tí sum teimum bankunum sum eru beint uttanfyri her altso uttan fyri tá ið tað kemur út gjøgnum tað renna har sum vit nú royna eftir tí men at taka hundrað og fimmogtjúgu túsund tons av sjey milliónum tonsum er ikki so ræðuliga nógv altso har eru statvekk seks milliónir og átta hundrað og fimmoghálvfjers túsund tons eftir so so tað eru rættiliga stórir stórar nøgdir sum statvekk renna út í havið suðureftir so so eg haldi ikki at tað er er nakað sum vit eiga at óttast sum sum útgangspundi
tað haldi eg ikki takk fyri einseðan er tað
dvang takk fyri tveir spurningar til landsstýrismannin hóast svartíðin er stutt vit hava í miðlunum hoyrt um eitt átta ára gamalt norskt skip sum vørn metir kundi erstátta fimmogfjøruti ára gamla tjaldrið sum sigst kosta um hundrað og tíggju milliónir krónur er tað nakað sum landsstýrismaðurin kannar sigur ljósligt ella arbeiðir við í brotinum um eftirlit verður komið inn á eftirlit við útlendskum skipum tó uttan at siga akkurát hvussu umfatandi tað er veit landsstýrsmaðurin at siga mær altso kemur tað fyri at mann hevur eygleiðara umborð á útlendskum skipum í føroyskum
sjógva takk fyri takk
tá ið tað draga seg um eitt avloysarskip fyri tjaldri so bleiv eg gjørdur kunnigur við hetta at tað var ein eitt møguligt skip fyri nøkrum vikum síðan sum var á marknaðinum og vørn fekk eitt ein hensingsaklæring frá hesum felagnum sum seldi hetta skipið og hana fekk eg so eisini so eg visti at eg veit at vørn hevur fram til í morgin at taka støðu og eg havi verið runt og eitt sindur í hesum landslagnum og prátað um hetta her skipið men sum støðan er í løtuni so eru ikki pengar í skipanini til at vit kunnu keypa skipið púra ræætta tí at tað eru sítt hundrað og tíggju milliónir talarum hevur verið um men men tað eru ikki hundrað og tíggju milliónir milliónir tøkar í løtuni til at at eg havi nakað møguleika at handla ella at vørn hevur nakað møguleika at handla
spurningurin um tín fari takk fyri jóhannes
hann sær so væl ja tríggir spurningar faktiskt til landsstýrismannið takk fyri torkunaeg hugsi um botnfiskarflotan fiskapurin í bretskum sjógvi hevur landsmaðurin avgjørt hvør sleppur at royna eftir bóttfiskar og tann næsti spurningurin er fiskirættindur sær landsmaðurin fyri sær at vit fara at fáa nýggj fiskirættindur í nærmastu framtíðini og hvar og so veiðan av uppsjóðarfiski mann hevur verið veiðan hevur verið hægri enn tilmælt í fleiri ár sær landsmaður fyri sær hvørja útlitið fyri at fáa eina strandan á semju og so eitt sæti veiðan kemur niður á ein rímiligt stoyr sum mann ikki hevur vandi fyri
demanolfiskar takk fyri
ja ein minuttir svelansursprævi bóltslitskakvotan sum vit hava fingið frá bretum har er gjørd ein kunngerð og at fara remslan upp eg minnist sikkurt skeivt tað er nevn mær at tú lesur hana at bara lesa hana fiskirættindi frá øðrum sjálvandi er tað altíð áhugavert at royna og tað vil eg í allar staðnar har sum eg síggi eina møguleika at gera eina roynd men tað er soleiðis at við allar tjóðirnar rundan um okkum hava vit árligar samráðingar og tað verður roynt á hvørjum ári at gera tær avtalurnar so góðar sum úrhøvur møguligt so at hugsa tað at vit við ein lættan máta kunnu fáa fisk nærhastanara frá tað er utopiskt tað berleggir ikki til tí eingin kann gera eina avtalu við seg sjálvan mann má altíð hava ein part at gera eina avtalu saman við so sjálvandi vilja vit royna og hvat vit kunnu flyta er ivasamt men vit vilja royna at tað er møguligt
tíðin er farin takk síðan er tað høgni
nihoydal ger sovælfrú forkvina eg ætlaði at spyrja landsstýrsmannin um øhgrundarlagið fyri teimum avgerðunum sum eru fráboðaðir her og sum hann var inni á eisini viðvíkjandi kunngerðina um føroyabankan hvør er tann sakliga grundgevingin fyri at landsstýrismaðurin sigur at tilmæli frá havstøvuni um tvey hundrað dagar verður trý hundraðog tretivu dagar hvør hevur gjørt tað grundarlagið hvat hvør er grundgevingin hvør er grundgevingin fyri at lýnuskip skuldi fáa hálvt andrað dagar og balk fýra hálvt andrað dagar enda skilj eg sum eginkvotin hjá línuskipinum og og hjá teimum meðan bólkar fimm skal blíva standandi á tretivudøgum hvør er tann sakliga grundgevingin hvør hevur gjørt tað niðurstøðuna hvar er hon skjalfest og hvussu er hon grundað sambært fyrisikararlógini um sakliga
fyrisiting takk avum
gunsgól ger suvættakk fyri harra høgni hoydal øvit hava viðgjørt føroyabanka í fiskimálaráðnum øeg veit ikku eg skal siga væl og virðiliga taðið hetta var jú tað málið sum eg eg setti sum fyrst á skránna tann dagin eg bleiv settur sum landsstýrismaður og vit hava síðani arbeitt við at at finna ein loysn til hvussu vit skulu skipa hendan fiskiskapin og tað hevur hugt eftir bæði hvat hevur verið galdandi søguliga og tí lógargrundarlagnum sum liggur og um hvørji loyvir eventuelt eru útgingin ella ikki skulu takast við so ja eg haldi eg meti at tað er gjørt eitt rættiliga stórt og sakligt arbeiði fyri at koma fram til ein loyst sum sum verður hildin at vera tann rætti og og tann loysnurin er tað resultatið sum vit hava í dagínú
takk fyri so mongvar í orðini í hesum umfarinum tann næsti har røða verður holla renatúgvu ger so væl
haldi summi fleiri av veruni á at tað er ógvuliga gott at vit hava hetta her árdliga orðaskifti um hesi viðurskiftini vit eru jú øll havsins børn so ella so vit liva við havi áhavinum og avhavinum í føroyum og øll hava vit onkran næstring sum so ella so hevur beinleiðis relatión til havið at mær byrja við tí tí tí fyrsta sum kanska er viðgjørt minst á tingi onkur hevur koyrt nevnt tað vivíkjandi fiskivági í eftirlitinum eg var sjálvur í praktikk við ólavihalga summi fyri umleið fjøruti árum síðan og tá var tjaldrið tað stóra ðtað stóra tað stóra ljósið á á á tí økinum og eg má siga tað t tað harma meg at vera komin øll hesi fjøruti árini síggja tað at tjaldrið statvekk er er um ikki alt álitið so ein partur av álitinum á á sjónum tá tað snýr seg um um fiskiveiðaeftirlit og ikki minst um bjarging tí kundi fegin hugsað mær at at landstýrismaðurin greiddi eitt sindur nærri frá hesari her ætlanini sum eg havi spurt um fyrr um tað at fáa út við eitt nýtt nýttskip fyri tjaldrið landstýrismaðurin hevur áugr fráboða at at tað er møguligt vit hava onkursvegna eitt slag av forkeypsrætti ella ein ein tilboðsrætt upp á eitt skip sum eru vælegnað til endamáli sum hevur sum lýkur ølltey krøv sumfiskivaðeftirlitið kundu hugsað sær bæði við nøktandi sjúkrahúsi og alla tar maskinuorku mann hevur brúk fyri góðar hentleikar til til manningina og so framvegis og so framvegis so og at mann kann fáa hetta her skipið fyri hundrað og tíggju milliónur krónur og eg sakni kanska also eg haldi ikki at at tað er til at øvunda fólkaflokkin kreativitetin sum mann onkuntíð hevur men eg haldi að er undarligt at fólkaflokkurin ikki eru meira kreativur tá ið tað kemur tilat finna fíggingarmodell fyri at fáa út við etta skipið vistu rætt visu loysnini røtt nú visti hetta er tað rætta skipið so haldi at vit skula gera nógv meira fyri at fáa fatur í tí enn enn tað sum tað letur til at samgongan velur at gera tí sum eg skilji a lagnum so er tað bæði møguleiki at keypa skipið tað er uttaniva møguleiki ella samráða seg fram til at mann kann keypa tað í ratum men tað er eisini møguleiki fyri sum eg skilji bæði at kunna leiga tað og keypa tað altso leiga tað avprøvað atað at nýta tað eina tíð og vita hvussu tað riggar so har eru nógvir nógvar fígjarligar konstruktiónir sum bera til vissi mann vil loysa støðuna og eg haldi at landsstýrismaðurin eri øgiliga greiður í sínari frágreiðing í dag sum eg haldi annars er ein væl orðafrágreiðing eg haldi eisini at

nærmast ovurgott innlit í málsøki í mun til at hann situr so stutt í í sessinum tað haldi eg eri alla aðruvert men eg haldi at tá ið tað kemur til etta er vælsignaða skipið so sakni eg at samgongan stendur saman við landstýrismanninum og roynir at lyfta uppgávuna tí landsstýrismaðurin sigur tað sjálvur so væl í frágreiðingini at fiskiváar eftirlitið bæði tann parturin sum snýr seg um leiting um bjarging men eisini tað sum er er er er beinleiðiseftirlit at tað tað røkja vit ikki nóg væl í dag so tað hevði verið ótrúliga kærkomið um samlaða politiska skipanin kundu hjálpt og stuðla landsstýrismanninum at fingið til vega ta neyðugu fíggingina og eg haldi at landstýrismaðurin burdi farið aftur til sína samgongu til samlaða politisku skipanina og komið við ymiskum fíggjarligum myndum ella modellum sum sum siga hvussu klára vit at koma á máliðvið hesi uppgávuni tí hetta her sær út til sum mær er kunnugt at vera ein so góður møguleiki sum vit ikki eiga at lata gleppa okkum av hondum og um so er at landsstýrismaðurin kann útseta forcerisrættin í fjúrtan dagar ella tríggjar vikur ella mánað afturat fyri at vit kunna koma á mál so haldi at hann eigur at gera tað tí at eg havi haldi tað hevur so ómetaliga stóran týdning á hesum frágreiðingini hjá landsstýrismanninum væl undirbyggi tað eitt sum eg komi mær fyri oyrað men sum ikki nævends verður brúkt sum so stórur partur av tí at royna at at grunda ella granskað ella hugsað um hví ið tað verður minni og minni á botnfiski undir føroyum er leikluturin hjá alivinnuni á teimum føroysku firðinum eg haldi at vit eiga at gera eitt eitt gott arbeiði fyri at fáa staðfest um tað er grundarlag fyri at halda at alivinnan kann hava negativa ávirkan á uppvakstrarøki hjá okara botnfiski ella ikki tí er tað so at tað er ein samanhangur so er tað sjálvandi so er tað sjálvandi onkursvegna nokk so ræðandi hinvegin eg haldi eg eisindta øgiliga keðiligt visti tað hangra á alivinnuni at hon kann hava ein ein a negativa ávirkan á uppvagstrarøki hjá hjá føroyskum botnfiskiog og so er tað so hvussur ein ein øgueitt mál sum vit sum politikarar eiga at fyri athalda okkum í eg haldi at feptal skipanum sum sum var galdandi frá miðøld og frameftir har ið i ið tú onkursvegna hevði ein kong sum sat ovast sum s sum so hevði sínar teknar sum sum fingu sínar lutir alt eftir alt eftir hvussu nærutar stóðu kg ikki eg haldi ikki tað var ein skipan sum var góð tá og eg haldi heldur ikki at tað er ein skipan sum er góð í tað at uppbyggja í tvey túsund og tveyogtjúgu eina feutalskipan innan fyri fiskivinnuna tað er eitt tað ringasta sum er hent í nýggjari tíð í føroyskari søgu tað er at fara tvey hundrað og hálvtrýss trý hundrað ár aftur í tíðina og leita eftir skipan sum ikki fungeraðu tá og sum slett yvirhøvur ikki tað at mann ikki er førur fyri ella klárir at hugsa seg fram til at menna eina skipan sum sum byggir á á góðar kapitalistiskar marknaðartreytir tað er ein stór stór falittarklæring ikki minst hjá eini borgarligar stjørn tí eg haldi at tað er einki sum forsvarar ella vit hava einki forsvar sum politisk skipan til til tað at vit luta eina hundansrúgva út til summi og slepta einki til onnur ímyndini okkum at vivgjørdu tað saman við heilsuverki at vit søgdu at tað eru summi sum fáa dýrar upperatiónir udýrar skurðviðgerð bæði hjartarupperatiónir mjarnaopperatiónir so framvegis meðan summi einki fáa tað sama við skúlaverkinum vit ímyndingum at at summi fáa superútbúgvingar meðan onnur ongar útbúgvingar fáa altso tað er ikki eitt forsvar vert í einum nýtúmans samfelag vit mugu hava eitt rættarsamfelag sum gevur okkum øllum møguleikar fortreytir og ógóðar fortreytir fyri at spæla hesum í hesum í hesum her talvunum tað at vit ikki øll koma líka langt tað er ein heilt onnur síða men men men tað at vit hava spælið fortreytir sum geva øllum møguleika at farin á vøllin og gera sítt allarbesta bæði at skora mál og at skjótaðu síðurnar av tað er tann vøllurin sum vit skulu hava fyri samfelagnum sum snýr seg um at at at at virka á vinnuligum treytum og tí eri eg púra sannførdur um at tá ið høgni hoydal fyrr í dag var eitt sindur kanska hugtungur um at at hetta her skuldi vera endin av søguni um hvussu fiskivinnu ríkidømini fiskivinnurættindini í føroyum skuldi verða býtt so eri g ikki tí eitt nýtímans samfelag kann ikki enda á hesari skipanum tað ber snøgt sagt ikki til vit eru alt altkomin alt alt ov langt á upplýsingarslógini til at samfelagið góðtekur at at tað er sumbara summi sum skulu hava ágóðan av teimum virðunum sum hetta samfelagi er agur yvir so tað eru púra sannførdur um at hendan skipanin sum er í dag at hon kemur ikki at vara og hon kemur ikki at vara serliga leingi tað ber snøgk sagt ikki til eg sakni í øllum hesum kjakinum sum fleiri eisini hava eri inni á at vit gera meira burtur úr vørumenning og virðisvøkstri og tá er søluligið ein týdningarmikil partur eg havi sagt tað fyrr eg havi sæð ein fiskamarknaði í barcelona at ein óvirkaður ísaður makrelur kostar hálvfjerðs krónur at keypa meðan tann føroyski fiskimaðurin tá fekk seks krónur og hálvfems krónur fyri kilo altso ohetta var kiloprísurin niðri í barcelona meir enn tíggju falt bara upp á at ísenda makrelin sett hannir til til barcelona og so serja hann aftur fyri tíggju falt peningin ímyndu okum bara hvussu nógv meir vit kundu skapt tð av virðunum í føroyum vistu it vóru betri til at at vørumenna eg haldi kanska at lægnan er eitt sindur tann at av tí at vit hava havt so ríkiligt av hesum vørunum so hava vit ikki brúkt nóg nógv til nóg nógva orku upp á at at at fáa skapt virðisvøkstur og vørumenning støðan hjá botfiskaflotanum og ikki minst hjá útróðrarflotanum haldi eg eri syndarliga í løtuni og eg haldi ikki at vit bara kunnu standa og hyggja at meðan vit síggja línuskipini veruliga veruliga knógva og stríðast og útróðrarvinnan er faktiskt meira at kalla burtur tað er gott at tað gonguskjal í uppsjóvrarvinnuni men vit mugu minnast til at ein stórur partur av tí sum hevur skapt føroyska fiskivinnu higartil tað er útróðrarmaðurin og fiskimaðurin tað mugu vit ikki gloyma takk fyriforma

høgni hoydal eina viðmerking ger suvæl ja sára samdur at søgan endar sjálvandi ikki her og tað má hon ikki gera og t tað var ein góð lýsing hjá pállareynatúgvu av at um vit fóru fram á sama hátt í okkara sjúkahúsverki ella útbúgvingarverki so hevði eingin góðtikið tað yvirhøvur pálareynatúgvin var inni við týdningina av at fáa eitt nýtt skip fyri tjaldrið og tað eri eg púra samdur í og tað verða gjørt nógvar kanningar av at fáa skip sum ikki er nýbygd altso skipi sum hevu brúkt og har eu vørnir hevur nokk havt fleiri tilboð upp á hondina og hevði tað kunnað verið útvegað so hevr tað verið serstaka týdningarmikið men tá mugu vit eisini útvega tað neyðuga peningin til raksturin hjá hjá vørðum hann hækkaði haldið í sjey milliónir undir síðstu samgongu men nú var hann aftur skorin so ein stórur partur av avbjóðingun hjá vørðum er atey havt verið skorin í so ræðiliga nógv ár altso frá nullunum frameftir so fingu tey eina ein vøksturupp á sjey milliónir hú u tað aftur skorið tað er eintýdningarmerstipartur fyri eisini at fáa ta tann partin av okkara eftirliti og bjarging at at rigga

ja takk fyri formaðurin ja eg haldi eg ivist ám ongra løtu í at ein stórur partur av tinginum er sinnaður at hjálpa landsstýrismanninum at lytta øki men tá er øgiliga týdningarmikið at landsstýrismaðurin gongur á odda eisini hevði nærsagt móti sínum egnu og og og setið sínum egnu krøv tí at tí at tí at henda her uppgávan hon er so mikið týdningarmikil og tað vildi jú verið syndar vissu vit koma ta støðu at at vit upplivdu at at sjúkraflutningurin ella sjúkrabilurin ikki kláraði ta brekku sum sum sum mann mann koyrdi niðan ígjøgnum eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at vit altíð kunna hava álit á tí tí bjargingarlg ella teimum bjargingarliðum sum vit hava og eg má siga akkurát sum ær at við tjaldrinum í verandi standi so havi eg tað ikki og e ivist ikki í at tað eru nokk so nógv onnur sum hava tað á sama hátt
takk fyri ja so er tað hendrikoad sum
tíggju minuttir ókey so er ríkilístarí e havi

tagk tað r einastandandi at mann kann líkasum regulera heta eitt sindur harra formaður tað er ein intersamt viðgerð í dag eg lag diskussión í dag tað er fínt at mann tekur hesi he tingini upp til viðgerðar sum sum her er talan um og landsstýrismaðurin skalava takk fyri tað og stendur tað í at tað skal gerast eina ferð um ári

mann kann hyggja ígjøgnum tað sum ja sum fiskimálaráðið sigur o umsyngingin eisini sigur tað sum kanska eg legði merki til fyrst til tað er tað at ella tei manhev verið við til at gera eg var við til at gera eina eeina lóg sum varðu gildi kom í gildi niðarhundrað og fýraoghálvfems hon bleiv brúkt tar rættiliga nógv ár og hon kanska var ikki verðin skreiðasta lóg men hon kundi brúkast nú hevur mann eina lóg sum eingin inni her skilji nakað av ikki eitt ja mann ikki loyvi at brúka tað orðið sum eg brúki hai myndugljagi tíð mán ki lovi brúk heri ha formaðuri nei okur siga bara ikki eitt menniskja at skilja nakað av eg haldi tað var tað haldieg heingin inni her kann siga at hann skiljir hvat ætlanin er sjóvinnulógin eingin tí at hon er sosomiki kompenserað og tað styrkir meg við at mann lesur tað sum fiskimálaráðið sigur lóg um sjófeingi og dagføring av eldru kunngerðini nakrar av eldru kunngerðunum er dakførdar men enn eru fleiri kunngerðir átti at verið dagførdar sum tað samsvarað við nýggju lógina lógin tykist ikki nóg greið at fleiri økjum og hetta ber í sær at viðgerðin stundum gest óneyðuga drúgva hetta sigur fiskimánlaráðið hetta er fullkomiliga rætt øh eg havi prøvar n at gera vatni við tí eisini eisini seinasta samgongu teg ikki sletti ikki tað at tað draga seg um og tað er heldur ikki nakar við hendan landstýrismannin at gera tí hesar óllundina komu langt í verðini áðrenn tað men nú havi eg ikkiso gjørt mær ómaik eftir hondini í nøkum ár at telja hvat ið eri mann ætlar og tað letur seg ikki gera at finna út av hvat mann ætlar í hesari lógini sum okur hava nú frá einogtjúgunda desembur í einogtjúgu nei frá trýogtjúgunda desembur erhun lýsti á har eri ja haldi tykur fast eitt hundrað og trýogtjúgu ferðirnar eitt hundrað og trýogtjúgu ferðirnar sigur mann at landsstýrismaðurin kann ella skal ella ætlar eitt hundrað og trýogtjúgu ferðirnar tað ljógar heilt ófatiligt og tað eru nógvir møguleikar eg havi tikið nakrar møguleikar barta úr eg haldi at tatikið fimtan burturúr veitir eigaran á ávísur fiskifari øur nøkur ymiskur loyvir nummar tvey landsstýrismaðurin kann tó loyva nummar trý landsstýrismaðurin kann í kunngerðseta treytir landsstýrismaðurin kann í serligum førum víkja frá treistum landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um gjaldistreytir fyri rættartrygd nummar seks landsstýrismaðurin kann í loyvistíðarskeiðini geva teg og tað nummar sjey tekur landstýrismaðurin avgerð um at leggja tillutar nøkdir átta landsstýrismaðurin kann geva undantak nummar níggju landsstýrismaðurin kann geva undantak viðvíkjandi treytin landstýrismaðurin skal góðkenna slíkar broytingar nummar ellivu landsstýrismamnerkann í almannakunngera hvør persónur ella feløg beinleiðis og tólv landstýrismaður kann í serligu førumg geva undantak frá

og trettan landstýrismaður kann krevja føroysk týðing av skjøli føroyska tríðingaskjøli landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um fiskiorku og nummar fimtan veiðuloyvi kann kann við loyvi frá landsstýrismannini verða flutt á annar fiskifar hetta er altso fimtan dømir tað eru rættiliga nógv meiri enn tað tað landsstýrismaðurin kann gerast mann vil og eg havi ongantíð skilt at umsitingin í hesum húsinum heldur at mann kann í eini lóg í hundrað og trýogtjúgu førur gera eina heimild til ein persón sum ikki eri í hesum húsinim er at taka avgerðir eitt hundrað og trýogtjúgu ferðirnar stendur tað at landsstýrismaðurin kann gera ja sum man vil ella siga tað sig tað beint út og tað er tað hevur gjørt tað at indressan fyri fiskivinnulóggávuni er løgtingi er dávnað niður í einki og eingin ikki ein einasti ein ella ein skiljir hvat ið ætlanin er at gera eingin eg haldi meg ikki vera nógv skítbýttar enn fólk og vanligvís eru og eg havi roynt at fylgja ófatiliga væl við í tretivu ár og nú eri fullkomiliga settur út á spælli so tað má mann tað kann vera nakað av tí gamalt men tað er eisini parturvíst av fólkaflokkurin hevur rátt for leingi

haldi at tað tað tað sum hevur gingið gott tað skulukur prísa og lukkuliga yvir og og og og og siga at tað er fínasta slag so eru tað nøkur ting sum hava minni góð eg havi havti ein øgiliga fortreð av at okara djopansstolarar ikki hava fingið møguleikar at yvirliva nú verður tær minkaðir niður í tveir eru tveir ein bað seldir og vonir nú feri um jólini og ein liggur tíverri og so er ein eftir í hvalba og einir eftir í survági og tað er øgiliga ófatiliga keðiligt tí teir hava virkuliga í mínari tíð inni her ført nógvar fisk til lands til virking teir hava verið ófatiliga tímagevandi á landi heilt ófatiliga tímagevandi á landi men tað evur ongantíð teir blívu pessaðir ja móti míni vilja men tað gjørdust minni úr bólki eitt ó eisini skuldu niðurleggjast og skuldu koyrast upp í bólk tvey og tað var tí at mann ikki skuldi kunna geva teimum nakar serligar treytir ella tað sum var og síðani hava teir fingið loyvi at silkjan egna sjógv tí við góðum stuðli frá miðflokkinum hevur tað lukkað fólkaflokkinum at rudda út djúpanstrolaraflotan útruddað djúpanstrolaraflotan totalt nú eru tveir eftir og eg hopi at tei yvirlivað men men menn men menn øh vónandi verður tað soleiðisær at tá ið onkur annar kemur framat so fer mann at gera umstøðurnar brúkligar til hasar eg trúgvi at einagrundin er teir at hær eru for kertin ena landin ein av grundini er tann at hevði teir verið plaseraðar onkra aðrasta so hevði teir samsýnuvís havt eitt sindur lættari við yvirlivað men hatta skal altso hesin landsstýrismaðuri ikki taka seg niðrur av tí tað er ikki hansara trupulleikin sum so hitt við t alt hyggistendur er at toskar á føroyabanka og og eg haldi at tað er fínt at gera nakar royndir eg vildi hildið at tað var natúrligt at teir línibátarnir sum ikki eru frystibátar og ikki fara kunna fara so langan veg at teir fingu kanska serliga treytir á føroyarbanka tí at hinir sum kunnu fara til nú nú seta fræðari út í femjiskap og og og tað sama í eysturgkúnlandið at teir sum eru vanligir línibátar at teir kundu kanska havt eitt sindur víðari ræsur at at føroyabanka so kundi verið verið við til at styft um teirra tilveru tilveriga

haldi at hann hevur fingið eina øgiliga ákáyringar í í bæði fjør og í førroari tað sum er tá ið hann í verið ini á føroyskum øki og eg havi ein varhugan av at tað verður ein øgilig gift tá ið vistsvartskjafturin kemur út úr marki tað kemur at vera saktans eina ferð tí samsýluvís íslendar hava ikki fingið nakar íð altjóðatjógv veguri øgiliga lítið samsýluvís verður heilig herurin her so tað kann gott vera at tað blívur for lítið í parti til tað føroysku men men men vónandi er taki eg feili ella vónandi verður tað ikki so hitt at mann a fiskivanligar avtalu hevur í ongland tað er øgiliga kerðiligt tí at tað er tann sikrasti mátin at fáa fatur á makrelia upp á tað er at hava eina s avtalu um makrel við ongland tí skip sum fiska nsjógvi í novembur desembur í januar tær fáa tólv krónur fyri kilo ella har á leið meðan restin av tíðin er fiskama fyri seks krónur so mann kundi fiska klárar segvið at fiska helvtina vónandi sær tað frægari út var eitt sindur skeptiskur síðsta summar við makrelgongdini eg hopi ikki at at at tað verður smann sum tað kanska sá út tá at tað broytist í ár til tað betra vónandi vónandi ger tað tað

hitt at sum eg varða inni upp á at mann mann ikki hevur altso vissu mann viss mann setti nøkur fólk burturav at gera eina greiða fiskivinnulóggóðu skipan sum tingfólk skiltu til dømis tað tað kann gott vera at tað finnast nøkur fólk sum kundu gjørt nakrar greiðar reglar altso eg eg snakkaði við onkran sum hevði í skipið at gera at ho áttaði at skifta okkum skipið út og tað bar ikki til at finna fram til hvat fyri skipið kundi vera hvat skipan kundi skifta til tí at tað varu øgiliga tað vóru øgiliga truplar útrokningar skuldu gerast nú kann tað vera landsstýrismaðurinher at hann kanska hjálpa til at taka hann bøtast eitt sindur um tað men men men men hava eina fiskilóggávu sum so gott sum eingin skiljir tað er ikki gott nokk og eg vóni at okur kunna fram til kanska formaðurin reggr upp til at tað verða sett nøkur fólk sum gera eina skipan sum vanlig fólk skilja altso ikki vanlig fólk tað hava ongan kjansur men tingfólk fóru semtu tað kundu gjørt tað gjørdu einki sum tingfólk skilt tað gjørdu einki um tingfólk skilti hvat ið henda lógin dragaðiteg um tí tað klárar teg ikki at gera somíkið kenji meg sjálvani ikkji annari
takk ja tað var ein
en viðmerking bjørt samuelsen gerso væl takk fyri ja ø eg rokni við at fólk flenna sikkurt eitt sindur tá ið hennika old sigur hetta her við at um ikkji annað tingfólk átti at skilt fiskivinnulóggávuna men eg haldi faktisktat hetta uppá angi tingmaðurin tekur fram nú er eitt tað týdningarmesta vit hava fingið eina lóggáva sum er ein fløkistampur av eina aðrari verð og avbjóðingin blívur eisini eitt sindur í mun til rættartrygd altso tey sum skulu brúka hesa lógina skilja ú ikk eingongulógina og harumframt hevur mann jú útholað nógvar ásetingar tí man fyrst hevur sagt at mann skal brúka ein part av av tilfeinginum til til dømis royndir og so man úttola men allíkavæl stta og hitt brúkast t nakað annað og tað val siga tað er sterkt samsvar ímillum tað sum upprunaheiti var á einum kapitli í lógini og so tað sum innihaldi er nú altso eg haldi omanfyri tvey hundrað ggreinar broytt tað bara síðan hendan lóggávan koma um hon er at spara hálvt annað ára gomul so eg haldi t henrik old tekkur nakað upp sum eigur at verða tikki nógv størri álvara enn tað verður

fyri sínar viðmerking eg haldi tað at so tá ið mann tá ið mann kann koma fram til at a eru hundrað og trýogtjúgu ferðirnar í nóðini sett eitt hundrað og trýogtjúgu ferðirnar sigur mann at mann gevur landsstýrisfólkinum eina heimild og tað kann tað kann vera munur á hvørt landsstýrisfólki er tað kann vera insin at siga fínt alt altíð alt ber til og tað kann vera ein sum sigur einki ber til so stendur mann har og so er tað kanska ja tað tað sum hann snakkar um at út luta út tað sum eg haldi er taðn størsti órættur sum eg gjørdir í føroya søgu nakrantíð tað varð mann settur nøkur tons av uppboðssølu og tá ið eitt trýog fimm átta ár tá i so tey hava verið í nøkur ár í gildi so sigur mann fínt tey sum keyptu tey tey beðhalda tey eg kann eitt hundrað prosent garantera fyri at til dømis aðraarí sum kristian grótin hevði bjóðað tað dupulta fyri tað sum var umboðssølini vist tað visti at úrslitið um trý ár bleiv tann at eg eiri tað dubult ey at bjóða fyri minsta lagi
kanska tríggjar finnastu nógn takka fyri ja takk næstu vøgari
harra formaður í hesum síðst ta sum hennika old nevndi eri eg so sára samdur tbara eitt dømi um at mann hevði so bjóðað is rættindini út í trý áttar rættindi og tað tey bjóða upp á tey høvdu ta ta tíðina so bara soleiðis við einum fingrabresti so siga hon bara núnú aga tatað bara og tað vísir jú tað at ein fiskivinnulóggáva soleiðis sum hon hevður verið rikin hon kann ikki bara vera til stóran skaða fyri fyri allan búskapin hon er eisini ómetaliga órættartrygd móti teimum sum virka í skipanuni sum hetta dømi sum hennik old nevndi og skal eg taka hin táttina upp hjá hendriks old sum er hvussu fløkk lóggávan er tað skal nú siga tað var hon eisini meðan eg sæ s fiskimálaráðharrið men tó ikki so fløkt men tað sum er hent í lóggávuni nú og skuld mann gjørt tað einfalt so haldi eg og tað ljóðar øgiliga groft at siga tað so kundi tað nærum eins væl staðið so kundi eg verið í trimum4a paragrafum har tað stóð at landsstýrismaðurin fær heimild frá løgtingium at gera sum best og hendan lógin fær gildudagin eftir hetta er sjálvandi øgiliga grovt sagt tí tað eru eisininakrar reguleringar í við leiðum og tílíkt tað kundi staðið í men tað er íveruleikanum tað sum føroyskur fiskivinnupolitikkur ella føroysk fiskivinnufyrisiting er blivin til at onkursvegna hevur onkur pástað eg veit ikki hvør eg haldi kanska serjga jakob vestegaard hevur verið fortalur fyri tí at landsstýrisfólk eru vald eru ikki eru ikki tænari hjá fólkinum ikki tænari hjá løgtinginum men eru vald til onkursvegna eftirsínum egnu høvdið at vera kongar á tí økjunum tey fyrisita har síggja vit tíverri eisini á øðrum økjum í døms h mentamálaráðnum og sovíðari í dag og tað er ein tað er in ovurovurstórur trupulleiki tí hvat elvir tað til og eg havi verið egsum sum eisini mín góður partamaður pollareynatigu segði at eg at eg eri sjálvandi øliga ógvusligur í orðum tí at tað er so øliga ógvusligt tað sum er hent og tað sum eg kalli fyri tað stóra ráðnið tað størsta ránið sum er gjørt í føroyum og í hvussu e tað størsta ráðnið sum her gjørt í einogtjúgundu øld í heiminum haldi eg tað kann nokk bara samanberast við tá ið tá ið tey gomlu koliniveldini tóku alt náttúruríkisdømið í afrika í suðuramerika og altjóða fyritøku gjørdi tað tí í mun til okkara búskap er er hetta jú næstan tað sæðsta viður vit eiga sum nú bara við einum fingabresti er endað á privatum hondum og eg haldi ikki at tað er nakar sum hevur ynskt tað heldur ikki tær stóru fyritøkurnar nú sum hava fingið so stórkt ríkidømi at tær eisini mugu keypa alt annað upp í samfelagnum hennik old nevndi til dømis kristan grótunum og hjá martninin teir eg haldi ongantíð teir hava teir hava biðið um hetaher teir teir søgdu teir høvdu nóg mikið áðrenn mann byrjað hækka kvoturnar men hvat hendi so ja eg havi altíð givið ávísum persónum eisini æðruna fyri at vit fóru undir at at hækka okkara makrelkvotum og gera krav upp á okkara part av teimum ferðandi fiskastovnunum í norðatlandshavi og høvuðsmaðurinaftan fyri tað var odnidam árnienn dáma norðskála tað var hann sum byrjaðiat yggja eft hesum her og trýst á politisku skipanina og tað gjørdu mann so fyrs um makrelin síðani hava vit eisini hægt okkara part av sildini og av svartskjaftinum vistu tingfólk vilja hyggja eftir hvat er hent síðani tvey túsund og tíggju so hava vit í politiskari avgerð altso við politiskari avgerð útvega í dagsins kvotu fýrs túsund tons meira av makreli envit høvdu frammanundan fýrs túsund tons árliga meira makrel av svartskjafti hundrað og trýogtretivu túsund tons meira árliga av svartskjafti og av norðravsild umleið hálvfjerðs fýrs túsund tons meira

tað vil siga runtroknað trý hundrað túsund tons av virðismiklum fiski sum makrel og sild og svartskafturin kann eisini fáa eitt upp á størri virði men hvat hendir so hetta var nýtt tilfeingi tey reigaríini sum nú sita og sita so og siga á øllum segdu nei takk tey vil slekki hava hetta her tey mæltu frá at vit hækkaðu kvoturnar tað er tað er skrivliga dokumenterað men tá hevði so tilfeingið varið útvigað og vit hava utan yva gjørt nakrar feilir vit vóru síðanar minnulutar samgongu har man su royndi at bjóða út tí sjálvandi skuli hava nýgja tilfeindi vera atkomiligt hjá øðrum um mann skuldi fáa kapping um at fáa meira burturúr men tá í tvey túsund og tólv gersoð en samgongu a eina kunngerð eina kunngerð har ein politiskur fylgibólkur sigur bara at tit fáa tað og tit fáa tað og tit fáa tað við tí úrslitið er gott nókk gamal í heimaflottan um nakað men tað endaði viú eisini vð teimum stóru hondunum við tí úrslitið øll hesi so siga øll trýðhundra túsun tonsin taka vitð kanska fjøruti túsund tons frá endaðu hjá teimum reiðaríunum sum høvdu verið mest aktivur uppsjóvafiskini framanundan og eg meini at teyhøvdu ikki biðið um

tey mugu biðja onkra annan fiska tær og leggja i fiskiskapin ættist fyri at nú kom lodnan aftur so má man kunda sær at fiska hana og soaikki tíð til hitt hví hví skuldi tað blívahvør var grundin hvør var orsøkin hvat var grundarlagið og vit royndi nú at fáa ein kanningarstjór at kanna bæði tað sum er hent við hesun her vinnulign royndn í verkætlan sum er ein øliga lítil partur og vit onnur øllum tæming men hvat hendi har reint fyrisikarliga men hvat hendi egentia tá mann knappliga segði tað at ein makrelbólkur ella landstýrismaðurin kundi fara atbýta kvotur út hvat var heimildin fyri tí pállarenatekur segði tað í ein framkomnin samfelagið men hvat hendi har løgformaðurin noktaði at seta tann kanningarsovnan at kanna tað so vit mugu gera tðokk án annan hátt um vit fáa eina grein nítjan ella hvat er tí at her er nakað sum hevur gingið fullkomiliga galið at eitt samfelag í vey túsund og tveyogtjúgu góðtekur tað at mann hevur givið einstøkum politikarum

av teimum sum virkaðu fiskivinnuni í føroyum fáa alt hetta her hennik old nevndi so eisini so atvit so royndi við upboðssøluni í fjør og høvdu hevði hevði okkara skipan verið gildi nú so var meira enn helvtin av makrelunum og meir enn helvtina av silduni ogeg haldi eg hevði okna tað rætt einum níggjuogtretivu prosent av svartskjaftunum við teimum kvotunm sum eru nú høvdu verið boðin út tí vit settu an mark og segði alt tað sum er omanfyri at wiska bjóðast út a

og tak var tað sum hendi fýra nætur fyri jól í tvey túsund og nítjan sum eg haldi onkur hevurhug at at breggja sær av tá ið løgtingið broytti hesa her fiskivinnuskipanina sum e langt seina viðugingi slett ikki var nóg góð hon var eisiniein samlig komfrorimilju men sum móast alt hevði aftar í sær tá hendi tað at frádagi til dags so fingu tey trý reyðaríini í barrarshavinum sum áðrenn høvdu bjóðað upp á eitt ára kvotur tær fingu tær ókeypis eitt virðið upp á fýrs milliónir krónur árliga

mann hækkaði á marki fyri sildina soleiðis at tey stóru reiðaríini fingu tjúgu túsund tóns av sild afturat tað hevur eitt virði upp á hundrað milliónir hitta er fýrs mann lutaði aftur út ti línuskip og tað tók nógv undir við selt víðari aftur eitt stórt virði so aftur her er tíð er kallað fyri eit stórt ráðan aftur her hevur mann vit púrasta tilvildarligum avgerðum mótvegis tí føroyska fólkinum og mótvest teimum sum virku vinnuni tikið avgerðir sum fáa ófatiligar avleiðingar fyri samfelagið

sigur gera vitikki eina broyting her so eru virðini savnað á so fáum hondum at vit fáa ta fámannaveldið sum sjálvandi kemur eisini at dominera allan annað alt annað føroysk vinnulív eg veit at landsstýrismaðurin vil ikki siga tað sama sum eg men eg veit athann virkar vin hnn er sjálvur merkta teir stóra fyritøkan blívur so sterkar at tú næstan ikki kan gera nakað tí teir sita eisini á øllum undirligarardørunum tað ver tað sum fer t henda og tí er tað at føroyskur fiskipolitikkur er ikki bara spurningurin øll tað týdningarmigu vikurkiti vt hava havt um at umsita tað burðardygt at vit hava eina eina rættvísa skipan sum hav sleppt framat at at at at fiska og sjálvandi kut ikki eigur tað men tað fær eisini ávirkan á allar aðrar tættir í samfelagnum alt frá bústøðum til bankar til allar undirveitara øll tey dugnaligu vinnusfólkini bæði fiskivinnu og aðrastaðnis sum virka hvønn dag fyri at skapa virðir og tí er tað harra formaður at eg sigi søgan má ikki enda her at ta er ta størsta ráðnið sum er farin fram hví skuldi hesi her reiðaríini sum ikki gongu høvdi biðið um tað fáa hesi virðini sum altso sum bara árliga hava eitt avreiðingarvirði upp á altsor te táy virðinisum koma afturat upp á kanska tvær milliardir og yvir yvir tólv ára loyvir so hava so er tað samlaða avreiðingarvirði í minsta lagi seksogtretivu milliardir men men bara fyri ta nýggja tilfeingið kanska eitt virði upp á upp á einar tjúgu milliardir krónur hví skuldu tað gerast og hvussu ber tað til at ein landsstýrismaður kundi siga tað tað geri eg bara og at fekk undirtøku frá sínum samgongu tað er tað sum eg haldi at løgtinsfólk um at hugsa um hvussu ber tað til at vit hava góðtikið tær og vit mugu fáa faraftur umaftur og vita eftir mínum tykki var tað ikki heimild fyri at gera tað eg havi eisini lutað út við kunngerð altso er forsetar

hvar er tann heimildin og er hon har hvør er so tann fyrisitinarliga grundgevingin fyri at mann tekur eina slíka avgerð sum altso er ótrúliga nógva pengarvernd og hartil mugu vit koma í føroyum vistu tú ikki kuldu fáa tað fullkomna seudralsamfelagið sum pollarenatiggur tosaði um tað er tað er sum tá góðseigararnir býttu í landið í millum sínum í teimum stóru londunum og tey gingu jú arv til teir eftirkomarar og nógv av teimum liva liva av d n uttan
vakandi at skapa einakrónur ja formaðurin fer at gera eina viðmerking til røðaran hann kann siga hvat hann vil á øgs røðararpalli men tað er ein ósigur at átala løgtingsformannin á løgsins røðara pálli formaðurin hevur hildið seg til stýrisskipanarlógina grein áttaogtretivu í sambandi við kanningarstjóra og gjørt eftir tilmæli frá umsitingini løgfrøðini í húsinum er og eg frábiði mær at røðarin átalar løgtingsformann frá røðarpallinum so eru viðmerkingar sámal hannes

høgni hoydal ja takk fyri ta viðmerkingina øhí mína fyrstu røðu tað vísti eg beinanvegin á hvat eg helt skuldi gerast ata vit mugu steðga kepilssøluni manningar skulu iki gjalda at taka slag av teimum autkosi fyri parstódarflotan sum vit fáa eitt grundarlag fyri at heimafiskiskapurin sum levera so nógv til tey laka fáu flakavirki vit hava eftir fara grundarlag og at sjálvandi tilfeingisgjaldið má koma inn til fólkið so tað eru nøkur tøkilig boð var knn gerast men eg veit tað gott tað kann vera svart at tosa nógn men eg fari altíð at fortelja hesær søguna tí hetta e tann grovasta søgan eg havi upplivað í nøkrum samfelag í nýggjari tíð at hetta er farið fram og løgdformaður siga g ikkikann eg ta ikikan átala hann hvar skal hvar ahvar aðrastaðni skal eg átala løgformanni inn her á løtingsis røðrarpalli
hann vildi ikki fylgja kravinum frá tingfólkiðiærjági at hann skal ikki skylda upp á umsitingina hann kundi væl havt sagt sjálvandi kanna vit hettaher ebiði an kanningarstó hava gjørt tað men hann spælir við hesim spælinum soleðis tað ikki verður kannað so mugu bara brúka aðrar millar til at gera tað vorðið framhvasha heldur at eg t ger so vælpotla reyna
tyvú far eina viðmerking ja takk fyri formaðurin ja eg haldi tað sum eg royndi at vísa á røðuni hjá mær var at at brúka feudralsamfelagið sum sum sum onkursvegnar sum ein mynd ella modell ella ella mynd fyri hvussu mann skal skipa at rættar samfelag í tvey túsund og tveyogtjúgu tað er ikki ein nøktandi skipan tí at vit vit ímynda okkum ikki at vit gera mun tá ið vit avgera hvør kann sleppa á sjúkrahús hvør ikki kann sleppa hvør kann seppa at taka eina útbúgving før ikki kann sleppa eg haldi at vinnugeirin má avspegla tað rætta samfelagið sum vit ynskja at byggja upp tað er einasti mátin vit kunma tryggja at øll fáa nøkur lunda at javnbjóðast møguleikar fyri at bjóða heiminum av fyri at bjóða samfelagnum av fyri at bjóða sær sjálvum av vit kunnu ikki køva ter spírar sum máttu vera ella búð í hesum samfelagnum við avoldaðum skipanum sum sum eru alt annað enn uppi
takk fyri
ja eg eri so yra samdur og hóast tað kann jóasvart so altso tá ið slíkst rot rot kemur skipanina sum vit hava sæð her og hetta er farin fram meðan meðan vit etin hava sitað her við við báðir palleraantygvum og hava so kanska rópt upp um tað í summum førum og roynt at broytta men vit tað heva ikki eydnasta okkum og nú standa vit at so verðnan skipan har ið mann hú lagt alt valdið til tey stærstu virðini sum hetta fólkið í slandinum hevur skapt og átt supó hentøkur segði at hað var faært útróðarmenninir sum bard fyri at fáa fiskimarkið út tað vóru teir stóru reiðarnir eisini ímóti og nú liggur alt veðuli hjá nøkum fáum reiðaríum sum eru dugnalig og tað havtað hav ikki gongdið biðið um tað tað er politiskar skipanir um hava gjørt tað og vit góðtaka hvønn dag at ein lansturmaður sigur bara nei hetta geri eg tí tað haldi eg vera rætt ein landsstýrismaður er ein tænari hjá fólkinum ni skólog sita nú ein skilamaður pá nakvar mátar eg kundi sita í morgin so ella sum eg siga ellar mamma míni og ov morgin tað valdið liggur iki ein einstøkun persóni at býta út virðir sum broyta alt grundarlagið undir hvussu tú skalt liðugu virkaðanm samfelagi tað má fylgja lógin íg reglum tað má fylgja fakligum kriterium tað má fylgja rættvísisprinsippum ellai í hvussu er líka prinsippum so øll verða viðgjørd líka og eingin verður viðgjørdur líka í okkara fiskivfinnuskipan tað mugu ver
verer samdum ikki ein tann einasti ein næsti røðari er bjørt samuelsen ger su væl
takk fyri harra formaður h tað er eitt av teimum góðu tingunum haldi eg í sjálfeingislógini sum

so havi eg hug at fara beint aftur til tann ættasta kapittulin sum eg las fyrst sumeitur hvørjar ætlanir eru og hyggja at fremja tí tað haldi eg vera tað mest áhugavert at hyggja frameftir hvørjar ambittijónur hevur mann hvat visjónur hevur manntá mann sitar í fiskimálaráðnum og umsitir ta størstu vinnuna í føroyum harrformaður aftast allaraftastu í kapittul sjey tavil siga teir seinastu reglurnar í hesari frágreiðingini har vísir landsstýrismaðurin til at løgmaður setti hetta vakstrarforrúmið og at eitt vakstrarforrómho ella ein bólkur hevur arbeitt við havi og framtíðini og er komið tilmæli um um umum burðardyggan vøkstur úr havinum og tað hevði verið forferdiliga áhugavert um tað var tað vit kjakaðust um í dag altso hvat hvussu kann mann fáa meira burturúr tí tilfeingi tí ríka tilfeinginim vit taka upp úr havinum sjey hundrað túsund tons ella har á leið til íbúgvarnar í føroyum tað svarar væl til eini tólv trettan fjúrtan tons píbúgva og tað er ein himmalvíður munur á um vit megna at fáa fimm krónur burtur úr hvørjum kilo sum við draga av havsins botnilur úr av grunnum ella um vit fáa tíggjukrónum burtur úr perkilo ella um vit fáa hálvtrýss altso tað er jú ein spurningur um hundrað tals milliónir av muni og eg sakni eisini at mann bangjsmarkar ella metir tær fyritøkur sum hava fingið heseg her men vit mugu kalla tað framígjarrættindi til í øllum førum øgiliga góð rættindi sum tey stóru reiðaríini hava langtíðarloyvir tólv ár sum verða rullandi longd eftir skipanini hjá hesari samgonguni men hvør spyr hvussu nógv fáa tey burturúr tí rættinum tey hava fingið hvussu nógv skapa tey fyri

hvussu sæ teirra samfelagsroknskapur út altso hvat bidraga tey til av arbeiði og virðisøking í landinum hvussu sær út við metingini av hvussu stórur partur av av virðunum fer av landinum tað vita vit jú tað ger lutvíst í øllum førum í summir reiðaríum har útlendingar eru eigarar hvussu sær út í burðardygdini hvussu sær út við at virðis menna hvussu sær út við atfáa nakað burtur úr øllum fiskunum øeisini tí partinum sum í stóran mun framvegis í dag fer burtur allir teir roknskapirnir haldi eg vit mangla og vit mangla at viðgera tá eg føli aftan á øll hesi árini á í løgtinginum har vit árliga hava viðgjørt fikivinnuna at ta fokusið sum burdi verið á virðisøking og tað fokus sum átti at verið á virði á tilfeinginum framvegis druknar í hesum her stríðnum um tonsni og sstríði um hvør skal hava hvat og hví landsstýrismaðurin nevnir sínari frágreiðing hetta við meso pilagisk fiskasløg altso prikkafiskur at fara at gera meira burturúrog hann nevnir eisini reyð æti eg haldi ruttvang at selja inn í hesum reyðjattinum og og og tað er øgiliga spennandi hvøj hvørjar nýggjar møguleikar hevur mann tá ið tað nú stendur so illa til við teimum stovnunum tá vit ikki tosa um uppsjóvarfisk sum jú sjávandi uppsjóvarvinnan er ntann størsti partin av hasum sjey hundrað túsund tonsunum men vistu vit taka møguleikar á okkara egnu leiðum altso har eru tað tvey ting sum eg gott sum eg sakni í einum frágreiðing sum hesari og annað er hví enda vit allan tíðna í hesari støðuni at høvuðsokkara høvuðsfiskastovnar toskur og hýsa og nú eisini eru so illa fyri altso hví blíva teir við at vera niðri í hesum her minsta markinum vit hava vit brúka eisini nógvar pengar prá gransking í føroyum hví hava vit ikki svar upp á um tað er ovirtroyting ella um tað er nú var ein ráðstevna ella tað var ein ein dagur uppi í og til føroyum har mann viðgjørdi fiskivinnuna og har millum annað

og tað vit hava viðgjørt tað nakar ferðir og svarið ú so verið hetta fer mann at kanna mann fer at granska hetta her hevur mann gjørt tað er mann komið víðari hevur mann nakað svar tað svarið er í øllum førnum ikki at finna í hesum tilfarinum men tað eru øgiliga grundleggjandi fyri okkum vit hava bygt upp eina ælivinnun og vistu tað er soleiðis at hon veruliga a ger seg inn á grundstovnarnar serliga uppsastovnin og tað eru nøkur ting sum benda tað í øllum førum í pørtum av av økjunum í føroyum har ið ið parturin av seiði sum er í aluringunum er øgiliga stórur altso hví vita vit ikki betri hesi tingini og tá tað snýr segi um virðisøking avi fiskatilfeinginum vistu veg so hyggja til dømis bala til okkara grannar norra og íslandi kanska nemmast at sammeta við hvussu ber tað til at føroyar sum eru so framkomnar og hava so stór sterk greiðarí og fyrsovið t hava rættiliga sterk granskingarumhvørvi hvussu ber tað til at vit ikki koma longri í mun til at virðisøkja og at at ja í veruleikanum at framleiða hádygdarvørur sum hava ein nógv hægri prís tá ið vit útflyta altso hetta eru sovornir spurningar sum sum eg føli ati eg havi hvussu sjálvsett tær í øllum míni ár í politikki men onnur við og í undanfarnu samgongu gjørdu vit faktiskt eina eina skipan við at mann skuldi fáa hesar her menningardeplarnar kring landið sum arbeiddu við hesum her tingunum altso við gransking við virðisøking við at eg vei iku mnn kann kalla tað fyri nytt ígransking altso tað er gransking sum er øgiliga miðvíst rættað ímóti at kunna víðari menna ella kunna brúka úrslitini og taðr hesi tingini eg gott kumdi hugsað mær vit eisini kjakast um og høvdu í slíkum frágreiðingum altaltso a vit høvdu høvdu nógvleiri vissónir at og hetta skal so vera ein áheitan til tann nýggja landsstýrismannin at at koma við nøkrum ætlanum um hvussu vit flyta okkum vstuvistu vit taka til dømis útróðrarflotan

vit taka útróðrarflotan gjøgnum formannin til fiskimálaráðhið so hava vit eina útróðrarflota sum hevur øgiliga stórar avbjóðingar hvørjar visónur hevur mann fyri útróðrarvinnuna eg kundi sagt allan heimaflotan men fyri at taka útróðrarflotan tí útróðrarflotani er kanska tann sum mann hevur hugsað minst um hann er ikki blivin kann mann siga fingið sær hjálpandi hondina við makrelkvotum sum sum veruliga muna hevur mann ætlanir har um at gera nakrar skipanir sum gera til dømis at góðskur fiskur altso fiskur sum verður landaður sum hevur eina øgiliga høga góðsku fær nógv hægri prís enn tann vánaligi fiskurin vit høvdu jú fyrr sær rakara skipanirnar og og tað hevur mann so gingið burtur frá hugsar mann um at fáa okkurt líknandi aftur í framtíðini hvhvar o tankar hevur man vil manna útróðrarvinnan bara spakulblíðir út ella ynskir mann at at hon verður endment at hon aftur kann lív ga um kring landið og faktiskt eisini vera við til at byggja upp og sameinast við teir nýggju møguleikarnur mann hevur fyri matstovuvinnuni ella fyri matvinnu kring landið og fyri hesaer hádygdarvørurnar sum eg nevndi í áðni hevur mann nakar tankar um tað ætla mann at gera nakað ella blívur mann bara við at at at tosa um tons og tonsabýti og ikki um virðið grundleggjandi snýr hetta seg um hvussu fáa vit størri virði soleiðis at vit í veruleikanum gott kumnu í fiska minni í framtíðini ið meg fáa nógv meira burturúr tað eru teir tankarnar sum eg gott kundi hugsað mær at fyltu nógv meira í frágreiðingum sum hesum og at mann hevði nakrar øgiliga ítøkiligar ætlanir um tað eg má bara siga at vit tosa ikki ov nógv um tað politiskt tá ið vit hava hesi kjakini tað er hendingarferð at at tað blívur kjak um tað so nú landsstýrismaðurin tekur orðið aftur so kundi eg gott hugsað mær hann kanska segði nøkur fá orð um hvørjar ætlanan hevur um um slíkt slíkar ætlanir sum kunnu gera at flyta kann mann siga okkara fiskivinnu og ikki minst eisini kjakið í løgtinginum nógv meira víssygd kjak um hvussu vit menna fiskivinnuna hvussu vit menna framleiðsluna á landið av hátykdarvørum hvørjar ambittiónur hevur mann har og hvat ætlar manna blíva at sbara við einum so einføldum tingum sum at kunna brúka alnan fiskin og fáa altso hundrað prosent gagnnýtt hvønn sterkt sum mann tekurr

øgnihoydal eina viðmerking hetta var sera umráðandi tað sumbjørt samelsen kom inn á og hon nevndi at vit royndu í síðstu samgongu men tað mugu vit eisini viðganga at vit fingu tað ikki upp at standa við hesum her vit ætlað at hava hesar her gransingargelara kring landið og brúka ein part av tilfeinskeldunum til at byggja tað upp men samstundis henda tað jú allíkavæl nógv tað er tað eru nógvir vinnur sum royna at fáa meira burturúr eg nevndi fyrr ídag bara bara norðborg høvdavirkið sjógæti og eg veit at øilja nógv av teimum umsøkjaranum sum hava søkt um í sína tí menningarkvotur og nú vinuligar royndir verkætlanirnir hava bygda á at koma inn á heilt nýggja marknaðir við heilt øðrum produktum ogsuvíðari men tað hevur so ikki eydnast higartil men eg eri sannførd um tað at tað ber til men trupulleikini eru so leingi við kappast um at koma framat hesum her atgongdini at fiska ta har kappingin liggur so varð tað ringt at fáa tann dýnamikkin inn í vinnuna tí kappingin átti at verið um at tann sum fekk allarmest burturúr hvørjum kilo og gagnnýtti alt at tann at tann stóðsi besta í kappingin

bjórs samelsen takk fyri ja eg trúgvi at tað r ein grundleggjandi liður í skal mann fáa størri mennin í høgni hoydal sjálvandi rætt í at tað er hent altso tað er nógv góð dømir um at mann fær viðursókn men poangin hjá mær er egentliga tá ið man tekur tan stóra teir stóru mongdirnar so vita vit ikki um hesin reiðarin fær bara helvtina burturúr kanska í mun til hin í mun til altso visti mann samanberir tær tað er tann roknskapin sum eg haldi vit eiga tá ið vit býta út virðir tá ið landsstýrismaðurin býtur virðir fyri so stórar nøgdur fyri so stórar stór virðir og so ger mær iki ein gong ein ein eftirmeting av jamen hvat hvat fær mann burturúr man sigur bara jamen tú sleppur ava hetta her í allar æður altso tað er ikki serliga rationelt serliga ikki tá ið mann ikki vil taka tilfeingisrentuna inn og tað má vera ein donamikkur visti tú skalt fara í gongd við nýggj hugskot so mást tú havna trúgva upp á tað onkursvegna ber til at sleppa framat hesum tilfeinginum og tí føli eg at hasin parturin má koma inn í okkara ella í tankagongdina í mun til hvussu mann viðfer tilfeingi sum jú grundleggjandi er virðisgrundarlagi ella tað sum hetta landið skal byggja upp á av virðum

hetta við teimum nýggju royndini altso tað tað er ikki altíð soleiðisnar at ati vistan ein fiskur úr handlaðu nóg ofta nú nóg nógv fólk hava havt han á hondina at tað blivur nógv betri av tí oftana verður hann verri av tí tann dýrasti fiskur eg havi nakrantíð verða við til at selja tað er makrelur sum er fiskaður í desembur og januar og hálvan februar og eingin hevur rørt við hann fyr en at fara upp á land hann gevur tólv trettan fjúrtan krónur visti mann er heldigur og tólv krónur vist tað vist taðliggur nøkulunda fyri tí hann er fiskaður í tasongini hvar hann er besturaltso fiska makrel um heystið og landaran norra til dømis eiga japanesahar a ætlar at keypa og hann hyggur at nessarn ikki heldur at verða góðar so vendir hann bara við fyr niðan eftir kain tað er einki við at hann kemur at diskutera við teg um at henn eri bleytur og ogva beinini eru farin og eitt efta her hann vendi bara niðan eftir g sigur ristið kanska at tveraði hasi í høvdinum og so var tað fert tá htta var tað øh hitt tá ið tað so kemur til reyðátuna eg eg má siga at eg krippaðist við tá i eg hoyrdi hetta hr var fiskareyða á te men ókey eg man ikki nóg krókur so kann mann nokk rætta seg eftir tí at nøkur fólk halda tað at at beginna fiska í hinum endan er tað rætta taðer tað er kanska tí at mín holningur er for gamal at mannbeginnar at fiska ítí størru endan av fiski tað sum tar nú er fyrisláa tað er tað at mann beginnar atn fiska tn minni endanum altso føina fyrst o vissu so nakað loypur av so kan mann fiska tað og tað er sikkurt fínt til nútíðarmenniskju at fiska átuna sum sum alt annað livir av alt sum eg havi og fiska tí eg gud her má vit hvussu nógvur sløg av fiskidegi øll relatera til reyðáti upp á ein ella annan máta nú sigur mann fínt nú fær kar fiska reyðátí frikafiskur er nakað sum nøkur livir avat lata hasi t fara tað fiska reyðaáti í suðuri í arktisk arktisk arktisk norðmenninir norðmennir eru allastaðni har sum nakað er og ongantíð betur um mann fei dripið so nógv sum møguligt

teir hava tann trupulleikan tá ið norðmennir fiska reyðátið her norðuri at teir fiskarnir uppi í vatskortuni um summarið og blandað makrel egg saman við sylda yngul og makrel yngul toskayngul alt blandað saman við siga fiskimennir inn á landi verður blandað saman við fiskarí av reyðáti nú siga okra menn at í í bankarennini er eina reinir fiskur og lat okumr bara trúgva tí og tað doyr tað ljóðar núm eitt sindur spesielt tað doyri tá ið tað koma nóg nóg langt norður bankarennina og og og lat taðsu fara lat okkum siga tað at tað doyr og so er tað líka frætt at fáa pumpa tað upp men tað er ein størri uppgáva at fáa pumpastað upp á trý hundrað fann upp up til til eitt annað skip og altso visi mann visi mann beginnur at fiska í tí skeiva endanum eg eg eg meti tað líka sum tað at visti mann kókar knettir til døgurðar so koma trý fýra fólk inn tiappasjúk um mann gevur teimum árum tey eta øll knettuni og hini sum meiningini bar skuldi fáa íi knættuni tey fáa so einki og tað er tað sama við at vist mann fiskar føðina fyrst so verður tað til tað at tey sum skuldu livað av hesi føðini tey fáa væl einki men men hesi klókufólkini biða landi og tey fáa tað sum tey skuldu hava eg eri kanska eitt sindur eymur um føroyabankar nú erðu nú eru tað akkurát trýss ár ella nakrar dagar frásíðuna av eg var fyrsti frá bankanum og eg helt tað var fantastisktat upplivið seg at koma tá føroya banka fyrstu ferð okur finguig bara øgiliga lítið hildu teir tað sum norðoyingarópar fyri fimm tús bund okur ropa fyri hálvtrýss sentirnar á fimmogfjøruti stampin tey hildu tað vera for lítið men tað var fantastiska at støddina á tí fiskinum nú verður eingin eftir tann síðsta fór núr ein dagin av teimum sum vóru við eisini men tað er trýss ár síðani síðan eiti om bankan við við við við parastroling totalt eiti hann og nú er hann spakuliga við at koma fyri seg aftur men hann kann geva nógvar pengar visti mann hugsar seg øgiliga væl um og passar øgiliga væl uppá eg havi einki ímóti tað at nøkur p á standa at tað er fult av havtaski og nei hvat var tað jú tað var havtask haldi eg og skøtaogsðkrambi tað kann gott vera tað kann man fiska av gullini tað er eingin trupulleiki at fiskadag men mann skal fara við virðing fyri tí at at mann kann fiska enn trígtús tóns har eingi smennir skrivaði eg havi lisið okkum sum teir skrivaði beint aftan kríggið teir teir vóru á føroyabanka hvussu fantastiskteir hildu hesin fiskurin var á føroyabank og og og og teir sum framleiddu fisk turran fisk á gorðini teir fingu premji úr úr úr spanii fyri at hava ein fantastiskan fisk sum tæir onga aðrastan fungið og tað var fiskur av føroy a banka so mann skal hava eina viðsar virðing fyri honum tí hann er fantastisk takk fyri
at bjørt samuelsen
eina viðmerkingja takk fyri hennik old fekk jú samtykt eitt uppskot um reyðat uppskot til samtyktar og eg haldi vinnnevndan mæltíð faktiskt til at landsstýrismaðurin tá hevði eina frágreiðing um hesa veiðuna saman við tá ið hann kom við skuldi koma við hesari frágreiðingin sum vit viðgera nú men hennik old vístir á ati reyðæti at tað er jú føði hjá rættiliga nógvum fiskasløgum og tí er tað ikki bara bara at beginna fiska reyðati men minnist meg rætt so var frágreiðingin a hetta tað man ætla fiska í føroyum var reyðaati sum kortini rekur úr norðahavinum og søkkur til bonsu sostatt er meir ella minni deytt ella sum doyr so ætlaði at spyrja hennik old um hann hevur álit á tá ið fólkaflokkurin siti við fiskivinnumálnum at mann klárar at stýra tí og bara veiða burðardygt tað sum kortini hevði doyð og ikki tekur av tí livandi reyðætinum ella um hann ella um han er eitt sindur ivasamur framvegis í mun til tað

akk ja eg eg eg eri sjonfylgiliga øgiliga skeptiskur viðat fiska føði tað er tí tað er ikki bara fiskurligur av reyðáti tað e drúgva vav frúgvandi isini er liðugur av reyð áti tað er ein øgilig rúgva av av av av av av fugliy eg gloymi ikki aftur eit páskaaftan pápi mín eg vóru í fjørutum tað var lítið vað av reyðáti á fjørðunum skotið tveir tríggjar lomiar og tað var nokk til døgurða fyrsta páskadag or so tveir fiskarar til til annað páskadag ikki fimm fiskar sum ein maður býttu út einaferð men tað at tað tað tað eigur at hugsast grundiga um at fiska fríuna øgiliga grundið um tað tað kann gott vera at hundraðtúsund tónsar geg hvørki frá ella til tað veit eg ikki men men royndinar sila okkum tað ev man fingið fatur í og beginnir tað tað síggja okur suður tað stakaði um hundrað túsund tons í arktisk og nú eru teir eina millión tóns ella kanska nærmari tveim milliónum tonsim og tað er so fantastiska gott hetta er øll øll hesi er e eaikki apotekur men men eg høli siga sum gera tað blettur og og so kundu teg føðina tey siga at tað er so fríktiliga viktigt at fáa hesa føina
men mann kann einki skifta tað um við fisk tað ber til at brúka tað føgurta at fáa tær fisk uppá takk fyri ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið árnirskáli
eg fari tahavi ein rúgvu av spurningum øeg fari at konsentrera meg um at siga tað sum eg líkasum ikki náddi í

fleiri ymiskir tættir sum eru eru meindaðir upp á ella ætlaðir til at menna fiskivinnuna vit hava fleiri ymiskar skipanir ein sum hevur verið nevnd her nakrar ferðirnar og sum er ein skipan sum sum blívur liðug sum sum sum endar er tann sum eitur vinnuligar royndir royndir verkætlanir tann sum er paragraffníggjuogfjøruti sum er har sum tað vóru trý høvuðs endamál sum mann kundi brúka hesar kodurnar til sum komu inn í tann pottin nemiliga verkætlaninir til nýmenning og nýskapan og virðirsøking sum var tann fyrsta tann næsta var ítøkilig skipakeyp uttann triðja er ískoytiskvotur tá ið tær øgnar endaligir lagdar um so er g líkasum tann paragrafin elíkasum útspæld í í lógini so soleiði sum hon er nú ø so tað er púra rætt og og tann lógin sum liggur í løgtinginum nú sumliggur í onkrari nevnd og sum skal til aðru viðgerð hon skal nemliga millum annað hevur relatión til hatta triðja punktið sum eru ískoytskoturnar sum skulu leggjast um men vit hava aðrar skipanir eisini í fiskivinnulógini ella fskií lógini hjá okkum øhon tann tann fyrsta ella ein av teimum er tann sum eitur fiskivinnu royndir tann skipanin er ein skipan har sum tað verður avset eitt ávíst tal av króvnum av milliónum sum síðani kunnu lutast út til verkætlanir sum sum eru roknaðir ella erella skulu vera fiskivinnuni at at gagni at frama har sum mann mennir tøkniliga men mann kann stuðla ymiskum og millum annað onkur hevur er verið inni á hetta við at kanna uppvakstrarøkir og fiskivinnuroyndir í ár hava millum annað játtastuðul til onkrar av teimum royndunum sum skal kanna forholdini inni á firðinum har sum uppvakstrarøkið er hjá hjá hjá soyari tað eru grundleggjandi kanningar sum skulu gerast so so tað ganga sikkur nøkur ár áðrenn vit hava nøkur resultatir av hasum

ein ein onnur skipan er tann sum eitur vinnuligar fiskiroyndir og tað eru beinleiðis kvotur sum tað verður søgt

til akkurát í løtuni er ein sakrunda tilsvartkjaft har summ aktørar kunnu søkja um at fáa ein ávísan ein eitt ávíst tansatal til at gera royndir sum skulu menna entin vøruv ellaagomátara ella og teir beskriva sjálvur hvat er teir vilja og fáa og og so hevur fiskimálaráðið ella stovnrin møguleika at luta út í forhold til ta tónsateli sum hann hevur til tær royndirnar sild og makrelur vóru í fjør ávurka víst trý túsund og sjey hundrað tons og nítjan hundrað tons tey tølini er ikki fastsett enn í ár men sildin tað verður nokk ikki so leingi til tað verður gjørt men makendaliga kvotan fyri makrel er ikki fastsett og tí verði tað kann tað ikki gerast heilt enn síðan er eisini ein skipan umroyndarfiskiskap í paragraff hálvtrýss og tað eru fleiri ymiskarroyndir sum verða gjørdar og hetta eru royndir sum har sum aktørar har sumfólk við hugskotum ella har fólk sum síggja møguleikar til at fara undir eitt ella annað innan fyri fiskivinnu hava møguleika fyri at søkja um royndarloyvir og har sum har sum fiskimállaráðharrin kann fara líkasum tum reglarnar annars og geva loyvi til til ávís ávísar royndir í løtuni eru eg veit ikk meg avi fingið øll við men men tað eru fleiri royndarloyvir úti millum annað er eitt royndarloyvi úti um at fiska høgguslokk tað eru fýra royndarloyvir úti til at fiska tunfisk tað eru fimm sum tað stóðu í frágreiðingin royndarloyvi úti um at fiska reyðaæti vit hava eisini onkur onkrar royndir sum ganga út upp á hummara tað er okkurt royndarloyvi til at fiska hummara og tað er eisini okkurt royndarloyvi úti um um at fiska reinkilsi øog tað eru onkrar aðrar royndarskipanir eisini og onkrar sum hava verið í systeminum kanska nógv for leingi sum burdi verið gjørdar til varandi varandi skipanir tann fimta av hesum er tann sum eitur fiskirannsóknir og tað er paragraff einoghálvtrýss sum gevur havstovuni loyvi til at geva loyvi til ávísan fiskiskap sum royndarveiða ella tí at mann vil kanna ávís ting so tað vil siga t tað eru í lógini sum er fleiri ting sum kunnu menna okkara fiskivinnu har sum har sum tað er møguleikar fyri at finna møguleikar t síggja møguleikar og at gera brúk av og gagnnýta teir møguleikarnar sum eru í fiskivinnuni so so skipanin er ikki púra deyð og er ikki púra stirvin sum eg haldi at onkur hevur verið inni á tað at ein at ein fiskivinnu lóg í einum landi sum føroyum ikki verður eitt statisk ting sum fer at vera púra nelt t í ella smíða út í í grót altso tað tað er púra logiskt hetta er ein vinna sum allar tíðirnar broytir seg hetta ein vinna sum allar tíðnar mennir seg og og tað fara allar tíðirnar at lara lógarbroytingar í eini fiskivinnulóg í einum landi har sum fiskivinnan hevur so stóran týdning sum hon hevur fyri okkum diskussiónin sum hevur verið her í dag vísir bara hvussu vítt tað spennir hvussu nógv ymisk menniskju verða rakt av hesum so tað er púra logiskt at vit alla tíðinar fara at laga lógirna hjá okkum til og vit fara alla tíðirnar sjálvandi eg sum sum fiskimálaráðharið at royna at gera lógirnar greiðari og eisini smidligari og lættari at umsita og harvið vónandi harra hennikold eisini lættari at forstanda

hennikold var inni á hesum at tað so fiskimálaráðrurin sleppur so øgiliga nógv hann kann so øgiliga nógv men eg kann lova um tað at landsstýrismaðurin fer altíð at halda seg til lógina tað er mítt t mín fornevnsta uppgáva tað er at handla í tráð við lógina so so tað fari eg altíð at gera vissi ikki so so er tað ein stórur

eitt eitt av teimum tingunum sum tá ið hennikold var inni á hesum at at tað var so torskilt og at mann kundi lesa tað beinleiðis úr frágreiðingini hjá vørn so havi eg eisini lisið tað avsnifkið sumharra hendrik old líkasum refereraði til og og eg havi spurt um hvat tað var sum teir manglaðu at fáa líkasum greiða á ø og tað dragar seg um nakrar fáar kunngerðir øonkrar av teimum eru heilt gamlar og eg skikgu langt síðani farnar út av líkasum funktión mann mann eg sikkur sji en greiðir yvir at teir liggja har í fiskimálaráðnum tí tað er eingi sum brúka tær tað er fiskiskapur sum er forsvunnir og so víðari so eg haldi ikki at tað er stendur so øgiliga illa til sum mann kanska kann lesa út á tekstinum tá mann lesur lesur akkurát tað avsnittið sum sum hennikold reforeraði til arshaldi ikki eg havi so nógv annað at siga e tað er øgiliga áhugavert at hoyra tykkum og mær dámdi serstakliga væl tað sumbjørt samuelsen var inni á tá ið hon var inni tá ið hon var her á á røðrarpallinum mær dámar øgiliga væl tað at mann fokuserar upp á hvat er tað sum vit kunnu gera hvat er tað sum sum gagnar okkum sum landið hvat er tað sum vit vit kunnu fáa nytti av hvat er tað sum kann gera at virðini sum fiskivinnan kann skapa blíva so stór sum yvirhøvur gjørligt fyri okkum øll og fyri okkum sum land mær dámar øgiliga væl ta tannagongdina ið haldi tað er púra rætt at vit gera for lítið av tí vit áttu at gjørt meir av tí heldur enn at brúka so nógva orku sum verður brúkt uppá at togast ella keglast um hvørji ting vórðu røytt í nítjan hundrað og fýraoghálvfems ella tvey túsund og seytjan ella tvey túsund og nítjan ella tað tað hevði verið tað er nógv betri brúkt orka og tað tað
bara siga so er tað nógv meira enn hatta takk fyri har so eru har nakrar viðmerkingar finst høgni hoydal
gersuvælja harrar formaður mær dámdi væl nakar tíð sum orni skoli segði nú tá lansstýrismaður øh eg havi tó nakrar spurningar sum eg vundi hugsað mær at hann svaraði og eitt som vær bera tikið fram tað er hetta um hvat hvørja heimildir eru hjá landstýrisfólkum at býta út tilfeingi og eg fari at spyrja hann aftur í hvørjari lógargrein og við hvørjari heimild at landssýrsmaðuin kann taka avgerð um at siga at nú nú seta vit trý hundrað o fiskidagar á føroyabanka og býta tað út sum egnar fiskidagar til skip hvar í hvørjari lóg
hevur hann heimi til tað
fyrir spurningin eg má siga at eru so ikki so lógarkønir at eg dugi at siga tær prensis hvar handan heimildin liggur men eg má siga at eg eg havi tað álit á teimum fólkunum sum arbeiða úti í fiskimálaráðnum at tey í sínari ráðgeving hava hava ráðgevið landsstýrismannunum innan fyri lógarlinnar karmar og og tað er tað sum eg havi fyri hildið meg til
bjørt saman
esentakk fyri ja altso eitt av teimum tingunum sum eg nevndi ug mína røðu var hetta við at skal man síggja eina menning sum veruliga gongur skjótt fyri seg so skulu tey sum hava tey góðu hugskotinui eisini hava eina ávísa trúgv upp á at tey hava onkran máta at sleppa framat tilfeinginum og har má eg siga at eg haldi at nógvan størsta partin av tilfeinginum er øgiliga fast læstir í nøkur fá loyvir sum mann ikki ein gong setir treytir til at tey fáa ja minim um eitt el annað burtur úr tí tí og tí er eftirlýsttan her hesa vurderingina av hvat fáa tey sum fáa hesar her hesi serrættindini hvan fáa tey burturúr og hvussu hvussu hvussu ger mann rokska fyritav hvussu kunnu vit fyrihalda okkum til tað um te um tey fáa nogk burturúr men eg kundi hugsað mær purt landsstýrismannin hvørjar tankar ger hannsær hvat iðr tað viktigasta hann sum fiskimálaráðheldur skal gerast fyri at fáa kann mann siga størri menning og fáa meira fyri hvørt kilo av tilfeingi sum sum vit veiga takk fyri
ólt
ornaskóli ja takk fyri tað at menna vørur í einari vinnu er nakað sum ikki er serliga nevnt og og nú snakki eg sum sum vinnulívsmaðurin sum hevur havt tað sum forsett tey síðstu tveyogtjúgu árini at eg skal gera fýra nýggjar vørur hvørt ár tað er ein soyðurkampur sum mann skal vera fullstendiga hundrað prosent yvirvístur um í síðsta enda fer at geva resultat visi mann skal koma á mál við tí út yvir tað so krevur tað at mann hevur resursur at seta aftan fyri at tey stigini sum mann tekur í hasari leiðini ikki eru so stór at mann heldur at mann verður koppaður soleiðis havi eg altíð hugsað tá ið eg sjálvur hava ment vørur at hvørt einstakt stig skal ikki koppa meir men at tann samlaða gongdin skal føra frameftir og og hvussu ger mann tað í fiskivinnuni ja eg eg hevði viljað at eg kundi givið tær eitt øgiliga greitt svar men eg má vera púra ærligur og siga eg havi ikki eitt forkromasvar til hatta
ja takk
hennigoldja harra formaður nú var tað ikki soleiðis nær at skilja at eg haldi at landsstýrismaðurin einki skal torir at gera nøkur klæðir men tað tá ið mann mann sær í í í sovornum førum sum tað altso at at lógarsmíðið er soleiðis nar saman skrúva at mann letur altíð landstýrismannin altso tá blívur tað øgiliga til feldigt alt og hvør hann er nú nú kanska hava okur ein sum sigur okur próva allar møguleikar tað kundi verið tað mósata ein sum segði nei okur gera einki øat bidinnavið tá eg komi inn her tað ertað er nakað langt síðan vs tingfólk sóu at mann skrivaði í eini t landsstýrisfólk skalv í kunngerð so fór eitt fólk upp á talarastovnrin sigðir hóhó hvat er hetta fær nakar hetta skal vekk ikki talan gur um tað skal einki gerast ví nakrari kunngerð amtn seta lógina man ætlar at gera ella stendur ta ikki harfrá og og og og og so til at siga sum sum nú er blivið at at tú kann yvirhøvur ikki vordera hvat hvat mann kann finna upp á tað htaer hundrað og tjúgu
ikki jakon
ár formaður eg haldi at tað er ikki rætt uppfatað at tað er til feldigheit hvat verður gjørt tí saman við tí heilmildini sum ein landsstýrismaður fær at gera eina kunngerð so fylgir eg eisini ein lógartekstur við og tað er jú bara partur av einum einum samlaðum líkasum upplaki so so at tað er púra tilfeldigt fyri tað um lógin í dag loyvir landsstýrismanninum at gera nakrar nakrar kunngerðir sum skulu nágreina nøkur ting har eri eg ósamdur við við røðaranum so tað er tað
so er tað pollarin
ger suvælja takk fyri formaðurin nei eg hugsaði bara at trý atrý atir spurningina vivíkjandi tjaldrinum ella tí tjaldrin sum sum næstan ikki er altso tað tað hevur gott að landsstýrismaðurin kundi sagt eitt sindur meira um um møguligan keypssáttmála og mann kannleiga skipið í eina tíð við forkeyps rætti og um mann kann keypa skipið ið rættum og um landsstýrismaðurin ætlar at gera nakað við tað ella um mann hevur slept ætlanini um at keypa nýtt vaktarskip í tjaldridi

takk forjarða formaður vit vit eru ein tjóð sum livir av at hava sum livir av sjónum og tí sum kemur úr sjónum og tí er tað eisini neyðugt at vit hava eina tilbúgving men tað hevur verið neyðugt altíð og tað fer tað framhaldandi at vera so problemið er ikki eitt problem fyri uppstaðið í dag ella í fjør ella næstsíðsta ár veruleikin hjá landsstýrismanninum beint nú er tann at hann dugir ikki at síggja at hann ið skipanini klárar at skaffa teir pengarnir sum skulu til fyri at handla og keypa eitt nýtt vaktar-og bjargingarskip í løtuni so svarið tað einfalda svarið beint nú er at sum støðan er beint nú verður einki skip keypt
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava bið um orðið so er hetta aðalorðaskifti komið at enda og er avgreitt frá løgso er tað framløga tað er bara skal boða frá einum skrivligum fyrispurningi og hann er frá djónum nolsø joensen viðvíkjandi virkseminum hjá politinum í føroyum og hann verður settur ríkisumbon jóhansen tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin einogtretivunda mars klokkan ellivu nei klokkan trettan klokkan eitt og altso í morgin hósdagin einogtretvunda mars klokkan eitt verður tingfundur og tá verða triðju viðgerð aðru viðgerð á skránni tað er triðja viðgerð av løgtsmál nummar áttaogfjøruti uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um talgilda samleika triðja viðgerð av løgtsmál nummar tveyogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um oyðaraíbúður triðja viðgerð av løgtsmálni nummar tveyogfýrs uppskot til ríkislógartelmanlin um at seta gildi fyri føroyar forslag til lóg um endringarrættsplaðilóg forferðurini á lóg forferðina um rættavgiftir so verður onnur viðgerðar uppskot til løgtislóg um broyting løgtslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum onnur viðgerð av løgtinsmáln nummar trýss uppskot til samtyktar ar at gera broytingar í dagpeningaskipanini onnur viðgerð av løgtinsmáln nummar trýogfjøruti uppskot til samtyktar um serstaka vágameting og átøk til fyribyrging av hvítvaski og øðrum fíggjarligum kriminaliteti í føroyum og onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey sum hann eitur sum uppskotið eitur og so er framløga eisini á skránni so hesin fundur lokin